so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fyrsta februar og fyrsta mál á skrá er fyrsta viðgerð av løgtsmál nummar áttaoghálvtrýss tað er uppskot til løgtingslóg um stuðul til ávísar fyritøkur fyri fastar útreiðslur í samband við cvið nítjan og vit skulu biðja um framsøgumenn fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokki johandal fyri tjóðveldi bjørt samuelsen og fyri framsókn bjarni kárason petersenso fær
beini johannesen fyrsta orðið ger su væl takk fyri harra formaður ja hetta er so ein hjálparpakki til til ávísa fyritøkur í samband við ko við nítjan og kann mann so vóna at hetta her verður kanska ein av teimm allarsseinastu hjálparpakkunum í sambandi við koví nítjan og tað verðu so sær at tá ið tilmælini bleiv broytt áðrenn jól so boðaði landsstýrið frá atnáttarlovir skuldu lata aftur klokkan trýogtjúgu og samstundis so boðaði mann eisini frá tí ati at hesar fyritøkurnar ið skuldu lata aftur tá fingu ja fingu stuðulfyrifyri falsútreiðslur og annað í samband við heta her og tað er soleis har at sjálvandi at uppskotið ella tilmælinir søgdu tað at mann skuldi lata aftur klokkan trýogtjúgu og legg mál upp til her í uppskotinum at tað er bert tey ið hava hildið tað tilmælið at lata aftur klokkan trýogtjúgu í ávísum tíðarskeiði herbeint at tað er tey ið fáa rætt tilellla hjálparborgan og í mun til innihaldið so minni tað nógv um tað sum hevur verið í øðrum hjálparpakkum vit hava havt tað minnir kanska nógv um tað sum vit hava havt til ferðavinnufyritøkur har mann eisini hevði til matstovuvinduna og og annað og eisini náttarlívið og tað sum er kanska broytt í mun til seinast tað er tað at nú skal mann ikki skjalprógva mista inntøkur ípp á sama máta sum mann skuldi gera tað nú er tað tað at mann hevur lukkað klokkan trýogtjúgu null null sum mann skal skjalprógva og tað kanska eisini ger tað lættari umsitingarliga hjáhesum fyritøkunum at søkja um stuðul og tað hevur kanska verið ein kritikkur av hjálparpakkunum at at hóast mann fekk stuðul so fór bleiv nógv av tí stuðulunum kanska etin upp av tí at mann skuldi hava hjálpt úti frá frá grannskoðaranum øðrum at at fáa partur av hjálparpakkanum til at finna øll tay røttu kjønin fram til at søkja við so hetta verið lættarar umsitingarliga kannman siga og so hevur mann eisini faktiskt ein stuðul inni fyri grannskoðarahjálp visti mann hevur tørv á tí og har mum so sagt sett á loft á tíggju túsund krónur fyri at fyri at kanska eisini at verja ímóti at hann var ikki verður útnyttað seleis ær at mann kanska vistu et ofta he til dømis fyr tr túsund at man bara øll tøku tretvsund fyritað og so framvegis so eitt summ er broytt í hesum uppskotum í mun til kanska hini uppskotini tað er tá ð mann tosar um hvussu nógv mann fær aftur in tøm í mun til útreiðslurnar so er tað so sæa herpeint so fær mann hundrað prosent aftur fyri ter frøstu útreiðslurnar í mun til at í hinum uppskotunum sum eg havi dugað at lisið meg ram til so so hevur tað verið fimmoghálvfjerðs prosent áður og tað er kanska verið áhugavert at vita akkurát hví mann sigur fimmoghálvfjerðs prosent ella mann hevur sagt fimmoghálvfjerðs prosent og nú sigurman hundrað prosent í hesum førunum hevði koyrt inat veri áhugavert at vita frá landstýrsmanninum ið skal hava orðið her seinni men annars so haldi eg at heta he málið er tað fer í vinnunevndina og er hetta málið sum sagt sum minnir nógv um tey uppskoti vit hava havt fyri og tað er nøkur ting broytt millum annað hetta her við at markið nú er hundrað prosent ogakkhví tað hevði kanska verður gott at fingið at vita hví tað hevi verðir broytt seeis hær og tað skal fáa eina góða viðgerð í vinnunevndini hett her máli
ja takk fyri at koma
jatakk bjart samuelsen eina viðmerking takk fyri ja eg leggi mer ki til her ati hesar herbarrirnar tær skulu ikki dokumentera um tær hava havt niðurgongd í inntøku og og tað er sjávandi fínt at mann ger tað lættari altso at ikki er fór umsitingarliga tungt men vit eru nøkrur sum fleiri ferðr hva víst á ati tað eru fleiri vinnugreinar sum eru dotnar niðir ímillum og vit hava eftirlýst av mann gjørdi á meting av í hvønn mun hjálparpakkarnir hava rokkið tí endamálið sum ætlanin var og eg standi eitt sindur við kensuliga av at mann ger tað øgiliga gott fyri summi men mann blívur við at lata eyguni aftur fyri teimum sum kanska ongantíð hava havt atgongd til at fáa hjálp í vinnuni sum eisini hava verið øgiliga hart rakt av korona tónleikarvinnan kundi verið eitt dømi at mann nevndi her ella keytringvinnan ella okkurt traðjað hevur bein johannesen nakra hóming av um tað framvegis eru vinnugreinar sum eru harðsraktar og koronamenn sum ongantíð hava kunna gjørt nyttu av hjálparpakkunum tí teir hava verið

so er tað beini johannesen ja í hesi skjótt tvey árini so er ta sjálandi nógvar fyritøkur sum eru dóttarnir ímillum og at byrja við so hevði mann hesar skipanin í als sum fevndu øgiliga væl um tvørtur um nógvar vinnugrøinar men tað er sjálvandi nógv sum hava kanska søknað sær eftir stuðuli ella hjálp og tað er kanska serliga sum a hygur til dømis fiskivinnunu so kanska serliga tey sum feskfiskavinnuna og kanska heimaflotin á stór part av tí e verða harðt røktur usmann skal taka okkurt dømi og til dømis tónleikavinnan hevur eisinverð ragt men sum eg skilji á lagnum so er okkurt á veg harbeint meni annars havi eg sum so ikki naka meting av hvussu hart ragt øll eru takk fyriharva
auraður jatakk næstu røðara er bjarni hammer
vælja takk fyri takk fyri harra formaður sum beini ohannesen hevur so gott lýst so er hetta her ein mann kann kalla tað ein hjálparpakki nú landsstýrismaðurin nei nú mn kan siga løgmaður valdi ati geva tað tilmælið aftur at í aftur í ár skuldi ávísar vinnur lata aftur í seinasta lagi klokkan ellivu men tað sum man kanska gloymir tað hetta er eitt tilmæli hetta er ikki eitt krav ella ein lóg sum sigur ella skal latast aftur tí er taðtí er tað nokk um er nakað annað so er tað mest av góð vilja av teimum fyritøkunum at ynskja og velja at lurta eftir løgmanni í hesum førum alktur í hesum førinum so snýr tað seg um ati at mann ynskir at latalata fyritøku og ávísar fyritøkur tað ernáttklubbar og barrur geva teimum ein hjálparpakka sum gevur teimum fastar útreiðslur í samband við kovi nítjan av tað at løgmaður heitti á tey at lata aftur og so hevur landsstýrismaðurin fylgt upp upp á at roynt at fungið hesar her fyritøkurnar at lata aftur klokkan ellivu har snýr tað seg um at mnn kann fáa hundrað prosentir av leiði el hita av tryggingum avskrivingum grannskoðaraváttan í samband við hesa umsóknina sum kanska sum fer at koma og møguligar lønarútreiðslur mann hevur eisini valt at mann kann ati vinnumálaráðið kann fara at deila hesi her hesi heri stuðulsskeiðini upp í partar møguliga tríggjar partar tann fyrsta fráhaldi eg triðji ella fjórða desembur og so til mitt í desembur og so fram til trýogtjúgunda desembur og so fá jólaaftan og fram til eg haldi tað mitt í í í jamiðni minnist meg ræft men men tað sum er við at beinir johannesen vísti á jamen hví er tað so hundrað prosent nú í mun til fimmoghálvfjerðs seinast nakað haldi eg mann kanska hevur gloymt at hetta her bleiv gjørt eisini í fjør og desemburmánaði tað er eingin ivi um at tað er nokk tann størsta mánaðin og mest tann mánaðin sum hevur nógv te størstu inntøkurnar nógv ter størstu á øllum árinum fyri sefyritøkurnar tí vil mann siga at tað sindrið sum tey fáa aftur nú í føstum útreiðslum tað kann yvirhøvur ikki samanberast við tann misson av inntøku sum er í desemburmánaði as tað kann yvirhøvur ikki samanberast januar febru a mars er kanska meira ella minnir deyðir mánaðir hjáhesum fyritøkunum tað hav fingið upplýst tveiri ferðirnar tí vil tað eittanastað vera mánaðir sum vanliga geva kanska eitt hall men inntøkunar frá desemburmánað skula so eittanaðsæð gera gott fyri teir mánaðirnar

tí er tað líkamikið hvat hesar fyritøkurnar fáa aftur í føstum útreiðsluum sum kemur tað ongantíð nær í námoyndini á tí inntøkumissunum og sum tað er eitt annað stað hava havt

sum skilst so var kanska ikki ætlanin at fylgja hesum filmani hjá nógvum a fyritøkunum tað hoyrdi mann í havn men men landstýrsmannin handlaði skjótt við sínum fólki og var úti og greiddi eitt sindur frá hvat mann ætlaði fekst so við væl vild frá fyritøkunum um at alata aftur klokkan níggju tí ati tað var kanska ikki akkurát tað sum mann hevði hug til at fara í gongd við aftur hesi fer í ár men tað snýr seg eisini um álit at landsstýrismaðurin tey halda hað sum tey lova og so víðari frá einum eitt gott nokk er tí er eitt torrins skriv við har sum fáa umboð fyri náttaralívið í havn hevur viðmerkt har verður tað nokk hildið mest tey leggja fokus á okkur lønarútreiðslunum at væntaðar útútður skulu eisini vera galdandi landstýrsmaðun leggur jóvadi upp til tað skal sjávandi vera dokumentera at tey um tað ikki hava betalt tur at tey fara at betala tær og tað er sjávandi skilagott men nakað sum ann kanska ivi um at tá ið vinnumálaráðið royndi at fáa hesa fyritøkuna at lata aftur so var tað eisini tað var man ska ikk siga tey bønaði men tey gjoyndu gjørdu verulig ein innsats fyri at fáa tey at lata aftur fyði at koma við einum góðum hjálparpakka til fastu útreiðslur sum ikki kann samanberast við inntøkumessin yvirhøvur men í hesum lógaruppskotunum so eri eg allíkavæl kanska gott kanska ikki gott men eru nókk nógv háttanir í ha tað eru nakrar háttarnir í her sum sigur at vissitð ikki er fullkomiliga soleiðis sum vinnmálurin leggur upp til so skal tað sjávandi betalast aftur og tað kann hóttast við við við revsitiltøkum og revsing og so víðari er nokk tann tann mátin mann ger lógartekstu smíða upp á tað skal eg ikki siga men mann má sjávandi ansa eftir at eg trúgvi ikki at hesar fyritøkurnar fara at fylgja ein tilmæli aftur trúgvi ikki tí at mann veljir teir tynstu mánaðarnar og eitt hevur mann s ætt mann kann prísa hjá lukkuligan fyri at at náttaralívið hevur fylgt hesum tilmælunum tí annars hevði teg uttan iva fingið skyldina fyri et tann her vannvittiga vøksturin av smittuni sum er komi og tann hesin her heilt eksponsielli vøksturin jáv smittuni sum hevur verið hann hevur so verið meðan í hesar fyritøkurnar hava slatið so tað er so øll í førum ein ein mannkann siga ívei skum ns í ann siga einein skráseting av at tað hevur so ikki verið nøkur smittokelda í hesum førinum í hesum førinum nú er tað farið allastenðs og tíbetri er tað komið hartil at landsstýrið hevur valt at siga at hetta var tað við smittuni at tykur koma o fóru komað víðari men tað er øgiliga viktigt at mann ansar eftir tá mann biður um væl vild at mann ikki fylgir tað upp aftur við hóttanum stutta aftaná tá ið tey hava góðkent

øgiliga viktigt tað er eisini tað r eingin ivi um tað at tað eru onnur sum eru rakt eisini í hesum her millum annað sum fylgir av at hesi støðini er latin aftur so hevur tónleikavinnan mist nógv eingin ivi um tað eisini tey sum undirhalda til keytringfeløg sum hava sum plagar at vera í jólafroku s svíðari tey hava mist nógv og okur hava hoyrt onkran heilt kendan føroyskan kokk sum hevur valt at pakka saman tí viðkomandi ikki fingið endirn at røkka saman tí tað hevur verið avlýsingar omuná avlýsingar og tað hevur ikki verið og hjálparpakkarnir hava ikki verið so spesifikkur at tær hava hjálpt viðkomandi og tað er kanska ein altso kendar keytringsfyritøkur í føroyum sum eru noyddur at lata aftur sum hava bygt nakað upp í nógv ár tað er øgiliga men akkurát nú ja tað er øla harmiligt okur hava eisini meg beinið vara inni á tað favinnunivirkini í føroyum hava altso har hava martnanin simpltin verið stongdur og mann kanska ikki tikið tað við men vónandi síggi ekur ljós fyri endan og vónandi verður tilmælini við endatað við enda tað við tilmælum og hálvum krøvum um at lata aftur fyritøkur og vóna at tað fara at vera bjartartíð fyri framman hesin hesin pakkin er nokk so spesifikkur hvat tað snýr seg um og tað er eittanastað at tað mán má halda fokus á í hesum umfarinum um landsstýrismaðurin velja at koma nøkrum øðrum tað er sjálvandi veit landsstýrismanin at greiða frá um ikki men samanumtikið er hetta ein hjálparpakki okur hava ikki viðtað tað sum ikki stendur í her mann veit ikki nærer mann kann søkja sjálvandi kann mann nokk ikki søkja fyrr enn tað er er fyrr enn tað er fyrr enn her lógin er samtykt men tað er nakað sum landstýrismannin arbeiðir við og ja man mu bara ansa eftir at mann ikki fylgir sum mann sigur for nógv hetta her væl vildi skal ikki helst ikki uppfylgjast við hálvum háttanum men annars er ta sæ tað sum so út til at vera skilagott og landstýrismaðurin hevur arbeitt skjótt og rímiliga gott haldi eisini við at fingið eitt rímiliga rúgvusmikið lógaruppskot sum skal taka taka sum mann siga í broddin av tí stóra missunum sum hevur verið hjá hesum slagnum an fyritøkum takk fyrihar
líka marmar
so er tað jóhannes joensen sum fær eina viðmerking takki harar formaður ja føroyar hava brúkt væl minni pening enn ígrannalondini hava í mun til at hjálpa vinnunum sum hevu raktar á kovit nítjan eg ætlði bara spyrja bjarni hammer nú tá vit viðgjørt í nevndini um um mann ætlar at fara inn og hyggja eftir um tar aðrar vinnur kanska sum hava staðfest stór tap ella hava brúk fyri hjálp um mann tekur tær við ella um mann sær hetta sum tað
seinasta takk fyri
ja eg trúgvi vinnevundin fer at gera tað sum hon kann fyri at hyggja eftir øllum vinklum tað er eingin ivi um tað um mann kann taka aðrar vinnur inn við tað er øgiligani tað er øgiligani trupult tí hetta lógaruppskotið sigur hetta er fyri nakrar serligar fyritøkur sum velja at lata aftur klokkan ellivu tað vakar tað nokk so nógv men eg eri sikkur upp á at at tað koma at fara at koma umboð fyri tónleikavinnuna kanska fyri onkra síni smærri keytringvinnu koma inn at venda hvat er hvat er teirra støða í hesum her tí tað er øgiliga viktigt at mann heldur ikki gloymir tey men fyrst og fremst verður tað sjálvandi hvat hetta uppskotið snýr seg um at mann fer eisini at taka onnur enntað trúgvi eg tí at bæði eg og onnur okur vita av og hoyra tað eisini dagliga um um serliga ktinfyritøkur sum eg havi latið aftur og um eisini tónleikarar og og tílíkt sum hava havt øgiliga trupul korð ta síðstu tíðina tað fari ogat hyggja eftir eingin ivi um tað men eg síggi bara øgiliga trupult akkurát í hesum her uppskotum at fáa tað fletta saman við tað síggi eg vera trupult men at taka tað upp og heita á landsstýrismann fárá
sað víðari tað kunnu kut nokk gera takk fyri harra formaður
eg haldi tað er gott ati landstýrsmaðurin er komin í tingi við hesum lógarupskotum um at hjálpa teimum

nú gjøgnumalla hesaher korona farsóttartíðina hava verið tey sum kanska hava verið serliga harðragt tá tað kemur til at hava set virksemi koyrandi og í hesum pakkanum her tosað oku serliga tað er samheitur sum rigga tvirktekurvirksemi og virkhús virksemi sum er dekkaðir í sambandi við grein eitt stykki trý fýra og fimm í matstovulógini og tá ið mann tosar um hvat mann vil geva av stuðuli her so er tað til fastar útreiðslur og fasta útreislur ikki hjá tykkum tær fevna um leiðið og el og hita tryggingar og fjarsetisútreiðslur og avskrivingar grannskoðanarváttanir og lønarútreiðslur iltey faslu t e ta tímalønti í hesin her

tað haldi eg er sera gott og tað sum eg havi skilt eisini á tí sum ja vig givita frá landstýrsmanninum tað e tað r atað verði sera gott sera góður deologur ímillum vinnumálaráðið og avverandi partar í vinnuni í samband við hetta her málið og eg haldi heta er alar ar vert at siga tað at tey sum eru aktiv viðsvinnuni hava verið óalmindiligani tolin og hava verið sera logalt kann mann siga yvir fri teimum tilmælum sum hava verða stillaðir heitt á frá frá frá landsísis síðu og tí haldi eg eisini at tað er í fínasta lagi at mann her eru við til at tryggja teg at tey fáa dekka tað tap sum tey hava havt orsakað av at tey ikki hava kunnað hildið opið í teimum tíðarskeiðnu sum vanliga eru tey tíðarskeiðini aftanat klokkan trýogtjúgu sum kanska bið driga til eina stóran partar teirra umsetingin og inntøku

fráuttanriksumentamálaráðnum sum umsitur ein ana part av vinnuni sum hevur við millum annað tónleikavinnu og aðragera akkurát hvat tann parturin kemur inn á tar veit eg ikki góðum grundinevn meni eg síggi fram til sjálvandi at tann partin eisini kemur her í tingi soleis at okur kunna tryggja tað at tey sum eisini annars hava verið øgiliga hart ragt sum er tónleikavinnan og kanska kætringvinnan sum eisini bjørðt samelsen hevði spurningur um verða tikin við í samband við hvussu okur kunna dekka tey fyri tað tasum tey hava havt í hesum her tíðarskeiðnum tað verður eisini nevndar nakrar nakrar ásetingar her um hvussu nógv eg kann gjaldast til til hesi fólkini og havi sagt tað at millum annað tað at stuðulin er hundrað prosent av føstum útreiðslum í stuðulstíðarskeiðnum og tað er sum eisini hevur nevnt seg fyri ein broyting ímunti hvat efyri árum hava eg verið eitt legri prosenttal í fimmoghálvfers prosent áðrumn so ein ein bati fyri tey sum haldi eg hava verið í strupulstøðuni sjálvandi verður alt hetta her eftirgingið ogg hildu eyga við og kanna eftirkannað av taks soleiðis at okur ganga út frá tí at tað er tey tøl sum sum koma umborðið við grannskoðaraváttanum verða vera í ordan og og havi verið tann játtanin sum verðu givin í tráð við tað tað varðr eisini sagt við uppskotinum í grann seks at stuðul til grannskoðarnar váttan kann e mesta lagi vera tíggju túsund krónur og tað er sjálvandi gjørt fyri at tryggja tað at mann ikki færi heilda flog við hvussu mann skal hava eftirlit við fráboðanir í hesum høpi og etta ein stór rokning kemur upp upp á kanska meira enn tað grannskoanar váttanina so verðu eisini nevnt tað at stuðul til lnútreiðslur kann í mesta lagi verða sjeyogtjúgutúsun krónur um mánaðin fyri hvør starvsfólk sum arbeiðir íminst fjøruti tímar um vikuna og tað er írótna á arbeiðsmarknaðirvasgjøld fríggjaløn frígjarískoyti og sovíðari sum arbeiðsgevarin annars kat rinda

er tað sum eg nevndi saman við til dømis grandskoarnaváttanina tað skal milu annað forða fyri tað at stuðulskipanin ikki verður misnýtt til at gera og lata inn óneyðugar stórar ella kostnaðar miklar

eg haldi tað ati tað er sera gott at okur hava tikið alturtá tíðarskeiði við sum sum hevur nevnt her eisini og tað verður eisini sagt tað ati tær fíggjarligu avleiðingarnar av hesum er uppskotinum

tann kostnaðin fyri hesa fyritøkuna sum hava lukkað klokkan trýogtjúgu verður mettur at verða varliga mettur at vera umleið tvey hndraðoghálvtrýs til trý hudraðl túsun krónur um vikuna og at mann metir tað ati at galdandi tel og við tann einogtretinda januar so verður tað mett at koma at kosta eitt stað millum eina komma knapp níggju milliónir og tvær komma tvær milliónir men tað er sjálvandi ein meting so tað talið kann sjálvandi verða eitt sindur frávíkjandi og tað fára ug st at síggja til tað tí men landsrsman hevur so heimild til í samband við hesa her lógina at veita tann neyðuga

skal fáa eina góða viðgerð í vinnunevndini og fór sjálvandi at taka relevantar hoyringspartar inn og okur fara eisini at hyggja upp á um tæð kanska eru viðurskifti sum mann kanska hevur avóvart ella miskavin gloymt her nakrar vinnugeið og geira kanska sum mann eigur at umhugsa at fáa dekk har inn eisini í samband viðtap og so munnu ykur síggja hvussu okur koma á mál annars við hesum pakkanum sum eg vóni fer at fáa ena góða viðgerð í vinnunevndini frá øllum flokkum takk fyri harra formaður
síðani er tað bjørt samuelsen fær orðið
fyri harra formaður hetta her er so ein hjálparpakki allarhelstan seinasta í hesum umfarinum vænti eg til hesin her snýr seg um diskotek og barrir tað er tey sum fáa ein hjálparpakka afturat sum er rímiligt tí ati eftir at myndugleikarnir settu treytir fyri ati ella gjørdu tilmæli um at tað skuldi steingja klokkan ellivu og harvið sjálvandi missa ein stóran part av sínum sínum inntøkum her eru nakrar greiðar treytir sum eru væl linari enn tú hevur verið í teimum undanfarnu hjálparpakkunum tað er ikki somu krøv til til dømis kal man ikki dokumentera at mann hevur havt inntøkumiss tað er heldur ikki longur eitt krav at mann ikki kann betala vinningsbýti út tey komandi árini sum tað hevur verið í hinum hjálparpakkunum og soleiðis hevur mann á ymiskan hátt roynt at gjørt tað meira liðarligt fyri landskassan metmanta kann koma at kosta um tvær milliónir krónur so tað er heldur ikki tann risastóra upphæddin og slekki havandi huga at hjálparpakkarnir faktiskt gjørdust bíligari enn mann upprunaliga hevði væntað millum annað so er stuðul til skeinkistøð og nokkklubbarnir treytað av ati at at hesar fyritøkurnar lata aftur klokkan trýogtjúgu og hetta er so sjávandi galdandi nú inntil í dag eru jú tilmælini burtur men hetta er so galdandi við tí tíðarskeiðnum sum hevur verið síðan tey komu í gildi tá í desembur hjálparpakkin fevnir um kann fevna um hun ella skal fevna um hundrað prosent av føstum útreiðsluum teir dagarfyritøkan læt aftur klokka trýogtjúgu og og tær fæstu útreiðslurnar tað er so slíkt sum leiða elhiti tryggingarfjarskifsútreiðslu avskrivingar og grannskoðarauppgerð so hetta er rættiliga væl loftað tað fevnar eisini um fastar útreiðslur altso lønarútreiðslur og tá er tað bæði til fæst og tímalønt og sum nevndi sum eg nevndi jáðni so ynskir mannin at gera tað umsitingarliga lættari og tí hevur mann so eisini linkað fleiri av treytunum onkur annar hevur eisini nevnt hetta her við umboðini fyri hesi skeinkingarstøðini náttklubbarnar til diskutekini at tey hava arbeitt øgiliga væl saman við landsstýrinum o eg haldi eisini at tey skipaðu seg einaferð í fjør við í ein eitt rættiliga

tað harra formaður sum eg haldi blívur eitt sindur ein avbjóðing eg haldi hetta e eitt gott uppskot og egtaki fult undir við tí men eg haldi at tað er ein avbjóðing at vit standa í dag korona hevur herjað í skjótt tvey ár og vit vita at tað eru vinnugreinar sum eru dotnar niður ímillum í hesum hjálparpakkunum sum hava verið um mann hevur akkursum ikki ordiliga gjørt nakað við tað altso til dømis nevnir mann ikki í hesum uppskotinumtónleikarvinna sum í somu løtu eitt eitti skeinkingarstað ella eitt diskotek skal steingja klokkan trýogtjúgu so veit mann at tað rakar eygablikkiliga tónleikarvinnuna tí tónleikarvinnan er ju ein partur av er jú ein partur av hesum tey liva av og tað er ein púrasta av hangu av hesari inntøkuni tey missa kanska hundrað prosent av sínari inntøku hetta kvøldið tí at ofta byrja tey kanska ikki at spæla fyrrennklokkan trýogtjúgu tað kemur so okkurt frá mentamálaráðnum verður sagt og eg fari at spyrja magnus rasmussen landsstýrismann um um tað ber til hjá honum at kunna okkum eitt sindur meira um hvat tað er sum sum kemur til hjálp fyri tónleikavinnuna eg haldi nokk so umráðandi at mann javnseti vinnur og vit hava hesa tíðina í øgiliga langa tíð víst á at tað vóru fleiri fyritøkur sum dottin nir ímillum hjálparpakki eitt var øgiliga góðir fyri tey flestu tí hann gav hesa her als skipanina

tað bleiv sama sindur upp uppá tí tað var neyðugt men tað var ein øgiliga góð skipan men hon vardi jú bara í minns meg rætti í tríggjar mánaðir ella heilt stutt nei við longdu hana við odana i haldda var tveir mánaðir afturat men hjálparpakki tvey og trý har hevur tað verið meiri ivasamt um kanska serliga tveygarin um hann rakt sín endamáli sjálvt um vit í vinnunevndini royndu at víðka soleiðs athann lættari skuldi kunna lofta ymiskum sløgum av vinnufyritøkum

eg havi sjálv og og eg haldi eisini fleiri við mær eftirlýsti alla hesa tíðina at mann ger eina eftirmeting av hesum hjálparpakkunum vit vita at tað vóru nakrar ásetingar í teimum fyrri pakkunum sum gjørdi tað trupult hjá fyritøkum tað var dýrt at fáa gjørt hesi her mann skuldi prógvað inntøkumissun um mann skuldi hava grannskoðararátekning og alt móllum annað men eg haldi at tá ið mann ger slíkar pakkar sumhar mann hóast halvt brúkar skattgjaldaras pengar so eiga mann eisini eftirmeta komu pakkarnir har sum kom hjálpin har sum ætlanin var vit hava fleiri ferðir nevnt hetta her við keytringvinnu keytringvinnan hevur eisini verið ein øgiliga týdningarmikil partur av øllum sum hevur við matstovuvirksemi vinnulív ferðavinni hjálparpakkarnir vóru jú nakrar av teimum málrættari fyri ferðavinnuna men vit vita til dømis at keytringvinnan datnir ímillum vit vita eisini atismærri sovorðnar smærri ferðavinnufyritøkur sum ikki høvdu hesar fastu útreiðslurnar sum tey kundu fáa dekkaði í í hjálparpakkunum heldur ikki blivi loftaði og tað kann mann so siga onkur hevur eisini sagt tað ati at tað var heldur ikki ætlanin at lofta øllum men eg haldi a bara at mann hevur eina uppgávu at tryggja sær at tað ikki bara eru tey sum hava tey bestu talurørini sum eru før fyri at skipa seg kann mann siga við góðum talsfólkum sum sum fáa hjálpina men man mann eisini lofta teimum sum sum vit vita at korona hevur rakt øgiliga hart og har toaltso tilmælini frá landsinsmyndugleikum hava rakt ógvuliga hart og vit skriva í dag fyrsta februar í tjúgu tveyogtjúgu og vit hava enn ikki fingið nakra greining av í hvønn mun komu hjálparpakkarnar og kláraðu teir atatbjarga fyritøkuma í tann mun sum ætlanin var og at bera og at bera hesar ymisku vinnugreinarnar ígjøgnum koronakleppuna vit eru øll evliga fegin um haldi eg at støðan normaliserað so nú sjálvt um nógva okm nokk skulu gjøgnum eitt ein umganga av korona áðrenn vit eru komin heilt upp á slætt men men eg havi virkuligat tørv á eg hopi at lansstýrismaðurn kann siga nakað um tað eg havi virkuliga tørv á at síggja ta arbeiðið sum landsstýrið hevur jú í øgiliga lítlan mun drigið flokkarnar inn í arbeiði við hjálparpakkanum og tí hava vit við haldi bara einum undantaki ongantíð havt innlit í hvat tað var mann ætlaði at gera fyrr enn tað lá á borðinum nú er hetta sjálvandi í stóran mun líkista undanfarnum hjálparpakka men men eg havi framvegis tørv á beini johannesen nevndi eisini hetta her við partar av av fiskivinnuni sum eisini hava vera hart rakt men í heila tikið at mann frá vinnumálaráðsins síðu lýsir hetta væl so løgtingið kann taka tað til eftirtektar og sum politiska skipanin kann gera eina meting av um mann her í seinastu løtu tá ið til dømis mentamálaráðið ogmentamálaráðharin opparst kemur við einum hjálparpakka afturat til tónleikarvinna sum eg hopi verður tað at mann tá eisini brúkar høvi til atlofta afturvirkandi teimum sum mann veit í dag áttu havt verið loftaði á pakkanum men ikki blivur so men samanumtikið so haldi eg at at vit vit fara geva hesum málunum eina ógvuliga góða viðgerð og vit taka undir við skonkingarstøðini fáa hendan hjálparpakkan afturat og kanska landsstýrismaðurin ein triðja áheitan bilan frá frá mínari síðu tað er um mann eisini kann siga nakað um hví mann hevur slept kravunum um at mann ikki skal kunna gjalda vinningsbýtið út í eitt tíðarskeið aftaná og ikki tí at eg trúgvi at tað er so øgiliga aktuelt fyri akturá hesa vinnuna men eg haldi bara prinsippi í tí at hevur mann ráð at gjalda út vinnisbýti so so eigur mann ikki at fáa hjálparpakka frá tí almenna tað er so mín støða tí at hetta hevur ein spurningur um at hjálpa fyritøkum fyri at yvirliva og tað hevði e veri eitt eitt sindur absurd visti mann fór at geka av til dømis banknordikat hjálparpakka men tað hevur so held ik verið aktuelt ná men harra formaður summog
hófóru orðini takk fyri
eygun samelsen eina viðmerking ja takk fyri harra formaður tað er rætt sum bjørt samuelsen vísti á at vit hava fleiri ferðir eftirlýst at mann eisini hevur hyggur eftir hjálparpakka bæði til tónleikalívi sum eg veit misti nógvar pengar til dømis í desemburmánað tey sum arbeiða við tónleiki og undirhaldi og vit hava nevnt keytring vinnuna fyrr eisini so var tað eitt sum helt eisini vera nokk so áhugavert sum bjørt samuelsen nevndi hetta her við at eftirmeta hjálpa pakkarnar um tær koma rætt stað tí mann nú skal mann ikki samanbera okkum við onnur lond men vit hava hoyrt um í hinum norðalondunum at har hava verið ymisk ting sum mann hevur funnið útav við at eftirmeta hjálparpakkanum til dømis at kanska nokk so nógv hava fingið sum hava ella hava útnyttað systemið til dømisa ikki tí eg siga at tað er tað sum er hent her men har hevur mann so tað vísir bara at aðrastaðni har hevur mann eftirmettað tá i mann brúka so nógvar pengar frá landsins síðu at mann so kannar hvar pengarnir fara um tær fara har sum mann er ætlaðtær so at fara tað haldið
tað er rættiliga relva
bjørt samelsen ja ja takk fyri ja tað er júst tað sum eygun samelsen vísir áð og tað er nettupp haldið ein ábyrgd mann hevur tá ið mann ger hjálparpakkar mann so eftirmetir rukku tær sínt endamál og eg trúgvi at øll við sum arbeiði í vinnunevndini vit hava fingið áheitanir frá fólki og fingið boð frá fólki sum hava víst á at tey eru dottirniðr ímillum at tey hava ki tey eru ikki blivin loftaði av hjálparpakkunum sjálvt um vit hava hildið at hetta slag av fyritøkum vælfevnt av teimum ásetingum sum vóru í teimum undanfarnu hjálparpakkunum so so tað haldi eg pá ein máta er ein sjálvfylgja at mann eigur at gera tað og og so má mann handla harúti frá úti frá hvørj niðurstøðan verður men men eg haldi samanumtikið at tað er gott at landsstýrismaðurin er komin við hesum bara hann eisini hugsar um hini sum ikki kanska hava verið á á fundi
tíg úti í landsstýrinum takk fyri ja so er tað bjarni kárason pe
takk fyri harra formaður vit viðgera enn einaferð ein ein hjálparpakka í hesum førinum ja tann hjálparpakkin sum er ein stuðul til

diskotekvirksemi og vertshúsvirksemi tað er eingin loyna at tey seinastu tvey árini so hevur vinnuliga virksemi í føroyum verið serstakliga nógv darvað av korona og koronafarsóttini og og niðurstongsli eftir áheitan frá frá landsstýrinum og politisku skipanini annars tað hevur rakt matstovuvinna tað hevur rakt ferðavinna t hevur rakt náttarloyvi tað hevur rakt flogvinna tað hevur rakt útflutning av fiskavørðum og tað hevur ragt flakavirkini og tað hevu rakt egentiliga allar branskir í øllum sektorum í føroyskari í føroyskum vinnulívi tað sum eg haldi er er serstakligt fyri akkurát hesir vinnuligu aktørarnir tað er tað at teir politiskt hava egentiliga ikki so stóra valvild tað høvdu tey í øllum førum ikki í byrjanini og tað hava tey kanska heldiski generelt tí at náttarlívið verið kanska asosierað við nakað sum politikarar ikki ordiliga tíma at leggja navn til tað er onkursvegna soverin fatan at at náttarlívið og og og náttklubbar og diskutek tað er sovorð onkursvegna sovorðt óærligt virksemi sum hann gjarna vildi helst verið fyri uttan eg haldi millum annað at mann byrjaði tá ið hetta byrjaði tá tók mann tað púra frá skeivum enda av tað bleiv ein sovorðnum hálvgum útskamming av av náttarlívunum serliga tí at tað var ein so stórur partur av náttarlívunum sum sletti hevði ráð til at at lukka niður upp á sama máta sum aðrar fyritøkur tað bar við sær forstóran inntøkumiss meðanútreiðslurnar statvek vóru sera høgar og tað gjørdi at tey føldu seg viðhvørt noyddan til at halda opið bara fyri at fáa tingini at mala runt og eg haldi at hjálparpakkarnir inntil víðari at hava verið so sum so altso tað hevur verið allar lægstu felagsnevnar fyri hvussu mann hevur valt at stuðla ta vinna sum kanska er harðast rakt og sum eisini vinna sum øsum sjálvandi er ein ein gróðrarbotnur fyri fyri smittu sjálvt um egentiliga kann mann ikki siga at tað hevur í náttoralívinum egentiliga visti mann hyggur eftir tí men umstøðurnar og korini í náttórarlívinum gera tað soleiðis at smittutrýsst kann blíva ófatiliga høgt vistu tað kemur a smitta í ein av náttklubbunum og og so framvegis og tað ger jú tað at mann vil gjarna hava teg lukkaniður men tað ber ein sovorðnan øgiligan kostnað við sær ikki bara fyri tær fyritøkurnar men eisini fyri tey fólkini sum starvast í hesari vinnunu tað eru millum annað sera nógv ung fólk sum hava tað sum arbeiði við síðurnar av lesnaði til dømis sum ikki ordiliga hava serliga nógvir pengar at rudda við tey hava kanska eina leiðu at betala eitt barn ella tvey og tey fáa endarnir at røkka saman við at taka nakrir tímar í hesum

barnum og diskotetunum sum sum geva teimum løn fyri arbeiði í nøkrum tímum serligu vikhendini so tað rakar eisini tey øgiliga nógv og tað førir meg eisini til hitt punkti tað er tað at sjálvt umeg hjálpar pakkarnir eru á einari leið í øllum førum við at mann dekkar tær føstu útreiðslurnar so eru tað eisini nakrir óbeinleiðis kostnaðir hjá hesum her aktørunum við at steingja niður tey missa starvsfólkini starvsfólkini missa sítt tilknýti til arbeiðsplássið og gera a tey fara at leita sær onkra aðrastaðni at tjena pengar og tí blívurtað eisini plussliga ein stórur trupulleiki at fáa fólk at arbeiða tí at starvsfólkini missa títt sítt tilknýti til til fyritøkuna so tað er millum annað eisini sovornir har kostnaðir sum standast av at hesi her vinnuaktørarnir verða noyddir at steingja men tá ið tað er sagt so haldi eg ati hesin her hjálparpakkin hann virkar til at vera á einari leið eg haldi at tað er gott at mann setir eitt sindur linari treytir enn mankvat enn hvat mann hevur gjørt eg vil egentiliga heldur at hesir aktørarnir fáa eina krónur for nógv heldur enn eina krónu for lítið tí at nú havi eg tosað við nøkrum av teimum sum virka í hesari branskini og tey fáa hava sera sera trupult í løtuni við at fáa endarnir at rokka saman tí at mann missir inntøkugrundarlagið tá tað er størst tavilsiga í vikuskiftinum og kanska aftaná klokkan ellivu tá ið landsstýrið hevur mælt teimum til at steingja og tað hevur eisini verið niðurstongsil tær periodirnar áv árunum har sum mann hevur hægst inntøkugrundarlag tað vil siga í novembur desemburmánað og í summarmánanum og so hevur mann kunna havt opið teir mánaðirnir har tað er fyri sovit eingin kundaskarði ati servisera tað vil siga millumsesong í um heystið um várið so tað at mann ger munandi linar treytir enn mann hevur gjørt áðrenn tað haldi eg er fínt hetta her við at mann ikki skal kunna vera revsaður fyri at hava gjørt tað rætta tað haldi eg eri fínasta ordan

í hesum førinum konkret so snýr tað jú seg um at mann veitir stuðul til fastar útreiðslur tað er millum annað leiðu el hita tryggingar avskrivingar lønarútreiðslur bæði fastlønt og tímaløvnt tað haldi eg er ordliga gott øh um mann hevur eisini eitt sindur linar treytir í mun til at upplýsa og at mann ikki noyðist at halda aftur við at rinda út í vinningsbýti og so framvegis tað haldi eg er mann kan diskutera um tað er rætt men akkurá hesari branskini haldi ikki at tú kansn ikki samanbera tað við eitt nú stórar peningastovnar sum banknoredik í mun til vinningsbýti eg giti ikki tað er tær somu upphæddirnar talanir um og tey sum eiga hasar fyritøkurnar hava eisini rætt til at fáa sína løn vónandi so tað kann gott verða undanfarna røðara hava verið inni á tí tað kann gott verða t hendan her lógin ikki fer at megna at rúma tað avleidda virksemi sum eg onkursvegna eisini føli eg dott niður ímillum bjørt samuelsen var millum anna inni á tí og bjarni hammer hetta her við at tónleikarar og keytrøðingvirksemi og kanska annað avleitt virksemi sum vit ikki ordiliga hava givið okkum far um tey fáa ikki hesaher somu treytirnar fyri hjálparpakkunum og tað haldi eg eri sera óheppi tí ati tá ið mann sigur at diskotek og nokklubbar og so framvegis skulu lukka jamen tað rakar tey beinleiðis ella óbeinleiðis tí at tey hava sítt inntøgrundarlag við at virka í hesari branskini og tey fáa ongan hjálparpakka og tað haldi eg eri ordiliga keðiligt tí haldi at mann politiskt átti hast lisið saman at fara at tosa um hvussu vit eisini fáa lofta teir partarnir sum onkursvegna innganga natúrliga í hesum vinnuliga virkseminum tað er millum annað keytring og tónleikur men tað kann eisini vera ymiskt annað sum vit kanska ikki hava hugsað um soleiðis her nú so um mann onkursvegna fekktey við eisini tað hevði verið ordiliga gott og tað haldi eg hevði veriða sent tað rætta signalið politiskt og tað hevði eisini hjálpt ø teimum sum millum annað tónleikararnir tí at teysummi av teimum gera heta her burturav og tað er teirra livibreyð om mann hevur onkursvegna politisk frárøða tey hetta livibreyði ella endaneringsrættin í fleiri fleiri mánaðar út av út á teimum tveimum árunum sum hetta hevur staðið uppá so tað haldi eg at mann eigur at gera vónandi fer hete her at vera ein av teimum seinastu um ikki tann seinasta hjálparpakkin sum vit fara at geva hesa vinnuna eg hopi veruliga ikki at tað fer at koma har til at vit fara at kenna okkum noydd til at heita á teimum at lukka niður aftur í so fall so haldi eg at vist tað kemur har til so má mann gera tað upp á hendan mátan mán má sýna eitt ávíst álit og mann má hava lutfalsliga gundstaðar treytir tí at tað at lukka niður líkestailiski meingir sum sum talan er um í hesum førinum tað kostar teimum so ófatiliga nógvir pengar og tað kunnu ikki ganga nógvir mánaðir áðrenn mann verður noyddur til at snara lykilin er øgiliga lágt sum er alt ferð til lønarútreiðslur og keypa vørum tað kostar nógvar pengar og avansan upp á vørurnar eru lutfasliga lítil so tað er nokk so trong kor at arbeiða undir øh og tí haldi eg ikki at mann skal smæðast tá ið mann vil veita teimum stuðul aftur fyri ta ofrið sum tey gera tí tað eri lutfasliga høgt so vit fara so at kaga eitt sinur niðuri í smálutirnar á uppskotinum tá ið hetta fer í vinnunevndina har siti eg sjálvur og eg vóni eisini at vit fáa at rætta upp upp á teir manglar sum eru ikki tað eg haldi hetta sær út til at vera eina heilt góðari leið kanska um mann kundi fungið hetta til at víðka seg til aðrar bólkar eisini sum eru umfataðir av hesari branskjuni tað hevði kanska verið kærkomi uttan eg kann siga tað lógartekniskt ber til øh men eg vóni í øllum førum at tað fer at fáa eina góða viðgerð og eg vóni eisini at teir aktørarnir sum lógaruppskotið umfevnir teir eisini síggja positift upp á hatta ta haldi eg at tey hava givið úttrúgv fyri at tey gera

bjørt samelsen eina viðmerkingja takk fyri eg eg vil eguliga samd við bjarna kárasini altso visti mann hugsar um í tí løtu mann sigur at nú skulu skeinkingarstøðin steingja klokkan ellivu nú kennir hann náttarlívið væl betri enn eg geri men er tað ikki so tónleikarar ofta spæla eisini seinnapart av kvøldinum altso at at tað ikki byrjar so tíðliga altíð við tónleikinum byrja eitt sindur seinni og tað vil siga at at tónleikarvinnan í summum førum liva tónleikarin hundrað prosent av tí teir kunnu forvinna sær við at spæla á ymiskum til veitslur og úti á spæli støvum sovorði er tað ikki neyðugt eisini at lofta teimum sum einari vinnu altso teimum sum hava tað sum fult livibreyð og og so sjálvandi eisini kunnu vera aðra vinnur sum keytringvinna sum kanska verða øgiliga hart rakt tá ið alt varð lukkað niður ats mann heldirki kundi halda privata veitslur ella nakað sum helst men tað liggur sjávandi eitt sindurlongri aftur í tí men heldur tingmaðurin ikki at mann hevur eina eina ábyrgd

takk fyri harra fórmaður kanska útgreina hví eg veit ik so nógv um hesa bransjuna tað er ikki tí at mann er dagl til gestirin netúrliga eg havi arbeitt nokk so nógv í hesa bransjuna eg havi arbeitt ógv í náttarlívinum so eg haldi meg vita eitt sindur hvusustong saman eg haldi atnettum sum bjørk samel sisen sigur so er tað typisk grundarlag fyri at hava tónleikar inni á hesi ymisku estapasimangunum tá ið tað er fíggjagrundarlag fyri tí tað vil siga tá i man roknar við at taðeru nokk á kundum til at betala tónleikarin av tað er ikki allir dagar í vikuni tað er tað og velgja allir mánaðir í árinhum h at tað er tað og tónleikar generelt uttan at siga tað er meginreglan tey spæla til dømis á midnátt byrja tey at spæla og vistu lukka-klokan ellivu jamensíis grundarlag fyri at hava tónleikar inni tí at tað eru ikki líka nógvir kundaráðrennklokkan ellivu tað er bara eitt dømi og eg haldi eisini at av tí sama skulu tey sjálvandi blíva loftaði tí at nógv liva av hesum her fulla tíð og tey sum liva av tí hálva tíð ella gera tað sum eitt lítið tilskot til teirra til teirr høvuðssinnutøku tað haldi eg eisini at tey eiga at
at bláa loftað er so ella so
helgiabramsenja harar formaður nú nevndi bjarni kárasom petersen et her við eit ja hvusu leingi skuldu vit hava hjálparpakkar also hvussu leingi semur ett at vara og tá ið seinasti pakkin var fyri tá varðin sjálvur landsstýrismaður átti uppskotið og tá nevndi eg tað at eg bæði vónaði og væntaði hettað bleiv tann síðsti so koma eg sjálvandi eitt eitt upplop í korona aftur tríggi mesin afturat men eghalitað r øgiliga umráðandi at at vit hava fyri eyga at at sovorðir ting sum hettar tað er eitn undantaksstøða og spurningur er hvussu leingi kann ein dnstøða vera undantaks støða nú korona koyrti iki eitt tvey ár fyr ella seinni mugu vit barat siga soleiðis han sær samfelagið út í dag at so mugu vit laga okkum til at um korona helvir framl ikki tað vita vit ikki men men heldur tað fram so muguvit laga samfelagið til at hetta er tann nýggi veruleikin og som kunnu ikki blíva við at koyra við undantakssdøðum tí halda hetta er gott at vit biginna hugsa um at at at nú mugu vit hugsa aðran vegirvi hvussu blvi við at koyra við við kreppuloysnum
tí at ein kreppa er ein avmarkað tíð takk fyri
bjarni kárason gersuvæltakk fyri harrrar formaður tað er púra rætt mann gjørdi het her tí tað tí at mann var í undantaksstoðu og eg haldi sum útgangsstøði at við sekudasgarðin fyri hesa her vinnuna minkar og at mann fær ikki forðiga endarnar at røkka saman jamen so man má tillaga seg tað skulu allar allar branskir í vinnulívinum fyri at halda seg til men akkur í hesum førinum tá hevur landsstýrið egentiliga ja aso mann fekk sær so eina heimild í matstovulógini men egentiliga uttan lógarheimild sum gjørdi at mann ikki kundi gera krav upp á kompensatión ella endurgjald fyri at áleggja teimum at steingja niður tá hevur landið frátikið teimum nærðingsrættin og tá haldi at vit hava eina ábyrgd at kompenserað ø um korona fer at elva til at fólk fara í býin minni framyvir enn tey hava tað verður náttarlívið noyttila fyri at halda seg til tað útloysir ikki nakað hjálparpakka men tá ið landsstýrið ella almenni myndugleikin heitir á ella ella ella biður hesir aktørarnir um at lukka so haldi eg at mann hevur eina ábyrgd av at veita teimum
kompensatión onkursvegna takk fyri ja so er tað bill justinussen sum fær orðið
roknað við at hendan samgongan skuldi fara at brúka nógva orku upp á at arbeiða til framan fyri náttarlívinum og diskutekum og barrum og sovíðari og eg kenni væl landsstýrismannin og eg eitt kann í hvussur siga at hann er ikki tann sum hevur slitið gátturnar niður á náttklubbum diskotekum og barrum ogtí haldi eisini mann kann siga at hetta uppskotið hetta her hevur ikki nógvir vinaðu kenningarpolitikk at gera vissu nakar skuldi vissu nakar skuldi havt tann tankan men hetta vísir at at tað er ein ein samgonga sum sum fevnir broytt og tað er vítl i veggja og høgt lofti í hesari samgonguni og sjálvandi skulu vit taka ábyrgd av teimum átøkum sum vit gera í sambandi viðko við nítjan og hetta hevur tey átøkini sum nú tey tilmælini sum eru sett í verk hava so havt avleiðingar fyri hesa branskina og tað bleiv teimum lovað at um tey vilja vera ein partur av at bæsa smittuni við t lata aftur klokkan trýogtjúgu so skuldu tey fáa ein hjálparpakka og tað er tað lyftið sum magnus rasmussen heldur við at leggja hetta uppskotið fram og eg haldi at hetta uppskotið væl snikkað saman og tað hongur væl saman eisini hvat viðvíkir logikkinum í uppskotunum eg haldi at tað er skilagott at býta

upp í fjúrtan dagar í senn tí so ber tað til hjá teimum sum hava valt í onkrum førum ikki at fylgja tilmælinum ti tey kanska hava fólk sið noydd til at hava opið at fáa stuðul fyri ein part av tí tíðini

og at tað er sum so ikki eitt eitt uppskot sum koppar nøkrum broskepti visu vit hugsaðu um tey eykajáttanaruppskotini sum eru komin út úr heilsumálaráðnum hesi seinastu tvey árini so er hetta her ja mann kan kalla ta pinots í útreiðslum liggur upp ímóti tveimum milliónum har á leið og tað haldi eg kann hetta hjálpa teimum sum eru sperd av tilmælunum so er tað ordiliga gott og tað verður greitt frá í uppskotunum hvat stuðulverður veittur til og tað eru til fastar útreiðslur sum fevna um leiðu el hita tryggingar fjarskiftis útreiðslur avskrivingar grannskoðaraváttanir og lønarútreiðslur til fastlønt og tímalenst starvsfólk í stuðulstíðarskeiðnum eg havi ein lítlan iva og tað er tað orðið sum eitur avskrivingar tí avskrivingar eru ikki ein útreiðsla í pengum tað er eitt og tú hevur tvey sløg av avskrivingum tú hevur skattiligar avskrivingar tú hevur roknskaparligar avskrivingar tey tølini fylgjast ikki altíð og avskrivingarnar standa ikki altíð mát við støddina á fyritøkuni men sum oftas gera tær tað og tær standa nokk so ofta eisini mát við aftur gjaldingina av tí íløguni sum er gjørd og er tað tað sum liggur aftan fyri hetta sum eg giti tað er so er tað kanska rætt av vinnunevndini at í hvussu sverði hugleiða um um tað er rættari at brúka afturgjald í staðin fyri avskrivingar tí tað kann vera at tað kann vera at tað er munur á og eg trúgvi at landsstýrismaðurin meinar við afturgjald tað vil siga at fastar útreiðslur tú hevur tú hevur tú hevur lán sum tú skalt gjalda aftur og tú betalir so so nógv um mánaðin ella um hálvár ella hvat tað er fyri at gjalda lánini aftur men tað erikki vist at tað svarar akkurát til avskrivingarnar

haldi eg at ja nú havi eg onga tíð harra formaður tí at eg misti framsøgutíðina hjá mær men eg haldi t samanumtikið so haldi eg at uppskotið er eisini væl avviga taks hevur eftirlit við teimum lønum sum verða golnar eisini um tey ikki hava goldið lønirnar so syrgi taks fyri at ansa eftir at tær verða golnar tá ið tey hava fingið stuðul til tær og grannskoðararváttaninir har eru eisini eitt ávíst mark sett á soleiðisnar at tú ikki kanst spola upp eftir grannskoðarváttani so eg haldi at uppskotið er øgiliga væl gjøgnumhugsað og tað er tað altíð tá ið tað er hesin landsstýrismaðurin sum hevur við tað at gera og tað eri eg bara feginum

jabjórt samelsen fær eina viðmerking ja takk fyri eg haldi gott at at hetta landsstýrið hevur fjálgað nógv um barrir og og diskutek eg haldi heta r tann triðji hjálparpakkin til teirra og og hann hann er øgiliga góður hesin hjálparpakkin í mun til vismann samanber teir undanfarnu tí mann minkar krøvini um mann mann dekkar lønir eisini tímalønir ikki bara teir føstu lønirnar j munandi strangar við tann fyrstu men sotí er mín spurningur eisini biljustinusen hvat við teimum sum vit vita eru dóttirnar ímillum til dømis tónleikararnir sum hava mist sítt liviðbreyðið í somu løtu mann sigur at hesi her útistøðini skuldu steingja klokkan ellivu tað kann eisini verða vit hava nevnt fleiri fyri keytring vinnuna vit hava nevnt smærri vinnufyritøkur í ferðavinnuni tað vóru ú ferðavinnun hjálparpakkar í fjør hvat við teimum hvar eru líkasum tit sum eru í partur av samgonguni hava tit fingið nakað yvirlit yvir eftirmeting av pakkunum og og øllum teimum sum vit vita í dag ikki eru blivin lovt
tí
billiustinusen takk fyri fyrispurningin eg haldi at tað eru rætt at gera ein hjálparpakka til tey sum eru dottir niðr ímillum tað burdi verið ein hjálparpakki gjørdur sum sum fevnir yvir øll økir fyri sovítt tí tað eru altíð nøkur í samfelagnum sum ikki passa inn í eina rammu sum verður løgd sum sum til dømis í hesum førinum og vit hava prøvað at gjørt hjálparpakkar til tónleikarar og til fólk innan fyri undirhaldsbranskjuna og sovíðari men sum ikki hava søgt tí at tey hava ikki fólk seg at passað inn í teir hjálparpakkarnar men allíkavæl eru tey dottin niðri ímillum listafólk og onnur tí haldi at tað hevði verieitt gott hugskot tá ið bjørt brúkar akkurát hatta har heiti at gjørt ein generellan hjálparpakka sum fólk sjálvi fingu høvi til at prógva at tey vóru dottin niður ímillum og at ein landsstýrismaður fekk til umtil uppgávu at umsita tað at móttaka slíkar umsóknir og at lata stuðul í út frá tí tí tað er eitt tað er eitt ávíst tal av fólkum sum eru dotnar ímillum og sum ikki passa inn í nakra
givna rammu sum er løgd fram ja takk so er tað landsstýrismaðurin
ja framsøgufólkini hava umrøtt hetta uppskotið hendan hjálparpakkan eg haldi eg fara takka teimum fyri eina eina sakliga viðgerð og eg haldi samanumtikið kann mann siga at tey tey halda at hetta er á góðari leið sjálvandi fer hetta málið í í vinnunevndina har mann kavar eitt sindur gybbrenir í og og færi hoyringar og so víðari eg kann siga hvussu hetta málið byrjaði tað var soleisnar at løgmaður kom fram tíðliga desembur og hevði ymiskt tilmæli og eitt eitt tilmæli varð tað sum hann nevndi náttaralívið tilmæli um at tað skuldi verða stongt eftir klokkan trýogtjúgu á kvøldi

og sjálvandi tá ið tað handlar um tað sum eitur diskutekvirksemi og verúsvirksemi so so hevði tað við tað økið at gera sum eg umsiti og tí tók eg mann kann siga tann tann bóltin bara beinanvegin og eg kann siga tað at mann hevði stongt við lóg við matstovulógini nakrar ferðirnar fyrr men tað var ikki hesi ferð nú er tað eitt tilmæl sum sagt so so loftaði hesum bóltinum og vit fóru beinanvegin at finna út av hvussu vit skuldu gera hetta arbeiðið fingu so samband við við umboð fyri vistu tú kalla tað fyri náttarlívið sum so líkasum kundi tosa aftureftir við sítt bakland um tað sum vit tosaðu um og hetta gjørdu vit beinanvegin og komu so sama kvøldið kann mann siga til eina semju at umboðið fyri náttaralívi segði at vissi pakkin kemur at innihalda hetta um hetta so varð tað mett at náttaralívið fór at taka undir við hesum pakkanum og tað er so tað mann kann siga sum stendur í í lógaruppskotinum tað verður spurt eg haldi tðvar beini johannesen sum spurdi um hetta við fimmoghálvfjerðs prosent og og tbr fimmoghálvfjerðs prosent hví hví nú hundrað prosent og tað var nemliga ein partur av hesum her og tá ið mann líkasum er komin til tað at mann tilmælir at náttaralívið skuldi hava stongt so so er tað ikki ov leysa loftið tað var jú eisini eg haldi g ikki eg geri farsóttarnevndini órætt tá eg sigi at tað var tað var ofta fokuserað upp á hettaher við náttóralívina kanska smittuvandin var rímliga stórur har so vildu vit gera alt fyri at at gera tað soleiðisnar at hes tilmælini i kundi fylgjast nú skal eg ikki skiljast um atat alt sum kanska náttúralívi ynskti ella alt sum vit kanska kundi hugsað okkum bleiv soleiðisnar tað var eitt gottsamskifti rættiliga gott samskifti ímillum vinnumálar og umhvørvisvinnumálaráði og umboð fyri náttaralívið og tá ið mann so var komin til hetta sum nú eg felt niður í eitt lógaruppskot tað var sjávandi ikki lógaruppskot beinanvegin tá men teir tættirnir eru her og og so væl sum sum eg haldi tað ber til at mannhevur fingið tað lógarfest ella niður í eitt lógaruppskot tað sum mann var bleiv samdur og so hevur eftirtíðin víst at eg haldi man kann siga tað at náttórarlívið hevur tikið væl ímóti hesum her og í heila tikið fyriki at siga hundrað prosent tikið hesi tilmælini til sín og so vildi eg vegna landsstýrið eisini lovað at at koma við einum hjálparpakka so skjótt sum møguligt tá ið tingið kom saman hafta hetta var jú beint fyri jól og tað er tað vit hava arbeitt framóti alla tíðina og nú er so uppskot til hjálparpakkan her beint

verið onkrir spurningar sum eg hugsaði kanska atat svara uppá tað er hetta við æ eg eg haldi at bjarni hammer sum spurdi nær nær ber til at søkja nær ber til at søkja lógin verður vónandi samtykt rímiliga skjótt ta seyma tingið nær hon og samtykt so skal ein kunngerð ein kunngerð gerast so tað tekur nakrar fáar dagar og so ber til at søkja so tá ið lógaruppskotið er samtykt so er kunngjørdin gjørd hon er kanska longu ávegis men sjálvandi kannmann ikki gera hana fyrr enn fyrr enn alt er er samtykt tað sigur seg sjálvt so tað skuldi verið skjótt aftaná eg vil siga nakrar fáar dagar aftan á at lógaruppskotið er samtykt at mann kann søkja men tað er ein kunngerð sum skal smíðast til tað eg haldi bjarni hammerhann greiddi rættiliga væl frá eisini um hetta her við at hetta er vist vet kalla tað fyri hásisong hjá náttarlívinum hjá barrum og og skonkistøðum og tí er eingin ivi um at tað er ninntøkumissur nokk eingin ivi um tað og tí fór mann eisini kanska frá hesin her fimmoghálvfjerðs prosentunumog upp á hesher hundrað prosentini so nevnir bjarni hammer at eg eg haldi hann nevndi at tð tað var kanska itt sindur keðiligt at tað stóð ein so ein hálv hóttan í endanum men eg haldi at tað sum liggur í tí tað er tað tá ið tað eru stuðul og pengar frá landinum so so hevur mann tá til seinast ofta hvhvussu hetta skal ganga fyri seg og tað tað er bara ein ein partur av prosidýrini tað skal so ikki skiljast sum sum ein hálv hóttan meni og so verður hvat hvat hvat kostar hetta her og so er tað verður nevndir pengar og tað er altso ein leyslig meting og so sigur mann jamen hvussu er mann komið til hesa metingina og tað er út frá tá ið mann hevur gjørt hjálparpakkar fyrr men tá vórðu eisini hotellini uppií og so hevur mann gjørt eina meting visti mann hála tað burturúr og tí tí er metingin rættiliga leyslig og tað stendur eisini í uppskotinum og tað stendur eitt tal frá frá einari komma átta fimm til tvær komma tvær tað er altso ein ein leislig meting hesin pakkin er øgiliga ella rættiliga isoleraður og handlar um tað sum hevur við náttarlívið at gera tað hevr verið nevnt um tónleikarar fleiri ferð og eg haldi at bjørt samuelsen spurdi at hon hevði kunnað ynskt sær at hoyrt hvat lá í tí tað sum eg kann siga tað er ikki so øgiliga nógv men eg kann siga tað at ein ein hjálparpakki er á veg og tað verður frá jenisa rana í samband við tónleikavinnu og kanska okkurt annað eisini so tað verður ikki bara hetta tí at vit vita eisini tað at tað eru onnur sum hava verður ragt grannskoðrarváttanin hevu verið nevnd og tað pljóðist eg ikki at leggja nógv afturat og so er onkur nevnt hetta har orðið nei ja hatta talið sjeyogtjúgu túsund tað er heldur ikki tikið úr leysum lofti tað er í samband við eg haldi at tann fyrsta hjálparpakkan tá ið als var uppi í at mann hevði eitt tal sum var har á leið so eg haldi at vit hava hvussu roynt at gjørt hetta lógaruppskotið umsitingin hevur roynt at smíða tað eftir tí avtalu púra eftir tí avtalu tig hvussu endamálið sum vit gjørdu tá beinanvegin í desembur o sum sum landsstýriðsum samtykti tað e eisini býtt upí hesa r í tíðarskeiðinum tí tað var soleiðisr at løgmaður kom út og segði at tilmælti hetta her fyrsta tíðarskeiðið frá tíggjunda desembur til til trýogtjúgunda desembur og so fýraogtjúgunda desembur til triðja januar so vit hava hildið okkum til hasi

tað var ein hvussu onkur annar spurningur eg bjørt samulsen spurdi hetta her við við vinnusbýtnum við vinnusbýtunum har hava vit sæð soleiðisnar upp á tað at landið hevur biðið fyritøkurnar um at fylgja almennum tilmælunum í eitt avmarkað tíðarskeið sánei tað er tað vit vit biðja fyritøkurnar missa allan sín umsetning afturfyri dekkar landið útreiðslurnar sum feløgini hava nú er tað sum hin plagdi at siga har inni úr runavíkini set nú fyri ha altso um nú tað er soleiðisnar at tilmæli er broytt aftaná fáa ein lønandi rakstur og kunnu skapa yvirskot og harvið gjalda vinnusbýti so hava tær allíkavæl borið eina útreiðslu av at hava fylgt almennum tilmælum hetta eigar tær at fáa endurindað fyri ha tað er líkasum tað sum liggur í tí so er eisini eitt annað vit hv havt havt fyri eyga t tað er tað at hetta skal kunna umsita smidliga og tað haldi eg sær út til at vera rættiliga góðar leið og tað er altso taks sum sum hevur verið fyrr inni á bananum í slíkum málum sum kemur at hava umsitingina og eisini eftir liti so tað skulu vit vera trúgv í at tey viðurskiftini verða í ordan hetta málið fer so í vinnunevndina sum teg boða frá og sjálvandi verður boð eftir landstýrismanninum at koma til hoyring so so kemur hann tað fegin
takk fyri
bjørt samelsen viðmerking takk fyri ø eg haldi at hetta er ein góður pakki tiltil barrirnar og diskudiskutekini og landsstýrismaðurin eisini greitt frá hann er havt fund við sæ umboð fyrihsær vinnuna og tey eru komin til sattis og tey hava eisini fingið nøkur av sínum ynskjum útfríai men tann týdningarmesti spurningurin sum eg setti landsstýrismanninum tað er hetta við at eftirmeta hjálparpakkarnar og loftað teimum sum tívís ikki eru blivin loftaði tí landstýrismaðurin argumenterar eisini fyri at nú hava ymiskt longt niður upp á grund av einum tilmæli frá myndugleikunum og taka vit hesi tvey árini við korona so er tað ein røð av fyritøkum sum hava mist alt sítt inngrundarlag serliga smærri fyritøkur vit hava nevnt keytring vinnuna fleiri ferðir og so tónleikavinna sum eru í dottin kjumbsniðr ímillum tí tað onkursvegna ikki pakkaðu inni passaðu inni hsí pakkarnar tey eru eisini dotnir ímillum tí tey hava fylgt tilmælunum og ikki skipað fyri teimum tiltøkum og
heldur ikki hava kunnast
magnus rasmusen ja takk fyri harra formaður tá ið tað er verið tá ið vit tosa um eftirmeting so sum eg havi skilt so so hevur tað ikki verið mnn kann siga skrásett eftirmeting ella ella hvussumann kann kalla tað men mann hevur brúkt tað sum man hevur mann hevur lært av teimum fyrru hjálparpakkunum tað sum ikki var so gott so hevur mann tikið nakað við av tí ha og sum eg siga hetta er eitt rættiliga konkret ella isolera og eg eg veit væl at tað e onnur s sumlíkasumtónleikarn verði nevndir og har sum eg sigi har har har er nakað og eg veit ikki hvat annað er í har men tað er óalmindiliga ringt at raka akkurát á og onkur hevur fólk sinni dotnarnir millum og sovíðari nú hava tað verið nakrir hjálparpakkar so hatta er nokk so nokk so trupult men hjálparpakkarnir hava hvussu altíð verið gjørdir við tí fyri eyga at lofta so væl

helgi abransenja hara formaður hetta hur vivíkjandi vinningsbýti tá tá ið ta fyrru pakkarnir bleivu gjørdr el la fyrstu tá hevði mann slett ikki álints av hvussu st hvussu teir upphæddin fór at vera og mann var et sindur bangin fyri at onkur heilt stórur aktørur fór at søkja og otí bleiv mann sindur bangin hvat nú vísti tann aktørurin ella teirr aktørar fór at býta stór vinjingsbýti út beint aftaná so fór tað kanska at skapa eina øsing tí var mann it sindur bangin fyri tí eg trúgvi ikki at hetta er tann stóra vandin tí at her fáa nakrir nakrar smærri fyritøkur kanska besta føri tað mista inn aftur so eg dug ikkiat sígja tann vandin so stórur men tá að kemur til tónleikarar so er tað soleiðisnar at summir tónleikarar liva av tí tað er vinnumál aðrir teir spæla meirela minnir stuttleikara tað eru kanska meira mentamál nú skilji at jensarana kemur við a uppskotinum tær fyri eat spyrja landsstýrismannin um um ta uppskotið um mann veit um um tað eisini fer at fevna um báðar partar bæði tey sum hava tað sum ata
ítriv og tað sum liva atto takk fyri
magnus rasmussen takk fyri harra formaður til at ta síðsta so skilji eg teg p á tann mátan ja og til hetta við vinnusbýtunum til hetta við vinnusbýtunum so so trúgvi eg helgi abramsen er eisini púra rættur í tí at tað var ongar stórar upphævdur í í í hesum meðan akkurát sum helgi abramsen evnir at tá ið teir mansigur fyrru hjálparpakkarnir sum umfataðu stórar fyritøkur vóru á á breddanum at tá hevði mann tað fyrivarnið og kanska betri berættliga men mann hev sum valt í hesum førinum sum eg nevndi ikki at taka
tað við takk fyri
so er tað edva jacobsen takk fyra hara formaður ja tá ið tað var at hesin her hjálparpakkin kom í lag so hugsaði eg tá tí tað var øgiliga nógv upp á venda við korona og tað var hensera ørkymlan runt um hvussu hettað fór at vera tá tá haldi eg tað tað sum var gott er tað at mann mann fekk eina eina semju við partarnar og og kundi av tí sama handlað øgiliga skjótt og og fekk sett í verk tí tað bleiv líkasum lagt upp til at mann fór allíkavæl opið tá at koma órógva í so so tað var øgiliga gott at at landstýrismaðun handlaði skjótt har og og tað so bleiv lýst at at tað bleiv einki allíkavæl og tí man tíman hevði funnið eina semju og tí hugsi eisini tað er ymisk sum vit hava snakkað um eisini og jens a rana kemur nokk við onkrum men men tað mann kanska eftirmetir og hyggur eftir tí nú vísta seg kanska at tað verðu ein endi vónandi á hesum mann kann aldrin siga aldri men men at mann so kanska bæði mentanarnevnd og vinnunevnd hyggur eftir ja sumt er vinna er tað so nakað annað sum hoyrir undir margnus rasmussen illa
hevði eg gjøgnum tá ið heita nú fer tað
formaður ja hetta hetta bleiv nokk so knappligt tá í desemburmánað og tað skuldi handlað skjótt og vit handlaðu skjótt og høvdu sum eg havi nevnt fyrr eitt gott samskifti við umboð fyri náttarlívið og tað bara mál og tað sum nú liggur her tað er tað sum vit avtalaðu tá og sum bleiv samtykt í landsstøðu tað er sum at sita stutta stuttasøgan og eg kann endurtaka tað eg havi sagt tað fyri onkrum portali at eg vil rósa teimum sum sum vit mann kann siga forhandla við og náttarlívini at tey tóku
so væl undir við hesum takk fyri ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðað um orðið hetta orðaskifti er enda og hetta málið varður beint í vinnunevndina o vit fara bara beinleiðis til næsta mál og tað er fyrsta viðgerð av løgsmál nummar trýoghálvtrýss uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um aling av fiski við meira tilbúgvingarætlan fyri slopnan alifiski skalt biðja um framsøgu men fyri fólkaflokkin beinir johannesen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin johandal og bjørt samuelsen fyri tjóðveldið biljust sinussen fyri miðflokkin og bjarni kárason petersen fyri framsókn fyrst fær beiner johannesen orðið
gersuvæltakk fyri harra formaður ja vit hava viðgerðar broyting í løgslógun um aling av fiski og er hetta her í sambandi við tilbúgvingarætlan fyri slopnað alifisk og er tað so sær at tað er at tað er kanska eitt sin hevur verið ógreitt hvør hevur ábyrgd av at taka taka aftur slopina án ælufisk í áðum og og eisini tær hevu ta verð ógreitt hvør ið skal gjalda fyri hesa tilbúgvingina og tí hevur tað verið tørvar á greiðari reglum fyri hesum her og tað er líkasum hetta her tað ið hetta her uppskotið skaltryggja við lógar uppskotinum verður settverð so skotið upp at sloppin alfisk hann skal takast tá ið nei tá i jú landstjóralæknin hevur tikið avgerð um tað og ætlanin er so tað at ein tilbúgvingar ætlan skal gerast sum landstjóralaknin saman viðalufeløgunum gjøgnum havbúnaðarfelagið skulu gera og er tað so sær at tey ikki veru samd um eina tilbúgvingarætlan so so heimilagi hetta erheimylla heta her lógar uppskoti landstýrismannin sjálvum at gera eitt uppskot og í í hesum uppskoti verður tað eisini settásett hvør skalhvør hevur skyldu av at gjalda tá ið hon tíleggur tilbúgving fer fram og verður tað sambært hes uppskotinum so verður tað at tað verður álagt alivufeløgunum og kann tað so beinanis aftur til eitt spesifikt alifelag so er tað tað sum skal gjalda fyri hesa tilbúgvingina og mann kann siga atsøguliga orsøkin til at hetta her uppskotið kemur tað er eitt mál sum eri aftur í tveytúsun og átjan veini eg har ið eg sloppin alufisku varð slopnin niðan gjøgnum áir og var tað so sær var tað harbeint t mann at mann kundi líkasum komi til hesa her ósemju ósemjuna um hvør átti ábyrgdin av hesum her og og tað tað er so gott at mann kemur til hesa her mann kemur her til at mann hevur eitt lógar uppskot sum skal greitt siga frá hvør hevur ábyrgd tí at tað er oftan so sær tá tað kemur til tilbúgving bæði sjógvi í landið at tað er eitt sindur ógreitt hvør hevur ábyrgd av ymsum altsoofta ar tað kaska land kommuna og og so framvegis altso hvør hevur ábyrgd av tilbúgvingini og og tað er ikki gott tá ið nú tosar man alulaks men eisini tá tað er onnur tilbúgving at tá ið mann skal so einafer setast verk hvør so hevur ábyrgd av henni so tað er eg haldi gott at mann fær greiða hesum og burdi mann eisini farið víðari og fingið greiða fleiri málið tá tað kemur í tilbúging og hygg mann so eftirummælunum av hesum lógaruppskotinum so er tað so sær athetta er verður væl móttikið hetta er uppskotið her tó so er tað ein viðmerking frá bóndafelagnum har ið har taða metir frá bóndafelagnum athetta uppskotið ger seg inn á lunnini hjá jarðareiðanum at mann ger inn á teirra rættindi og herpeint so er tað so sær atumhvørvisvinnumálaráðið er ósamt í tí tulkingini sum bóndafelagið hevur og hevði tað verið áhugavert tá ið hetta her uppskotið fær vinnunevndina at mann eisini tók teir inn og líkasum fekk greiða hvat er tað hendan her ósemjarin snýr seg um so at mann fekk lýst tann partin av tí men al sum so sum heild so haldi eg hetta er eitt gott mál at mann fær líkasum avgreitt hvar tilbúgvingin hoyrir heima og at mann fær at avgreidta øll tey ivamáli sum havi verið runt um hetta her so
og hetta skal fáa ein góða viðgerð í vinnunevndini takk fyri harna formarja takk fyri so er tað bjarni hammer sum fær orðið
ja takk fyri harra formaður takk harra formaður tað eg nemiliga orsøkin til hetta her uppskotið tað er tí at tað hevur verið ógreitt ella óll man ska ikki siga hvussu leingi men øll fornnum eina tíð at hvør hevur ábyrgdina av at taka upp aftur slopnan ælilaks og tað er í áðum í onnunum serliga og tað er soleiðis at hvussu kann mann fáa hendur á henda er ælilaksn áðrenn hann kemur líka niðan í vøtni tí tað vísir seg og tað verðu eisini víst á her at tá teir eru slopnir niðan í í niðan í vøtnuni so er tað nærum ógjørligt at fáa hendur á júst tí ælilaksm aftur tá verður tað blandað saman og tá skal man út næstan at tá er tað hepni hjá vanligumlaksa fiskarum at fáa hendur á hesum hetta her snýr seg um at hevur mann staðfest eitt at nógvur ælilaksur ella ælivaksur yvirhøvu í sloppum úr einum ælu brúki at mann kann handla skjótt mann kann sleppa út beinanvegin eitt annað fyri at forða fyri í munninum á onnum ella mann fer inn í sjálvar onnar og renna fer at hendra teimum tað er tað er sum so endamálið við uppskotinum tað er simpulin fyri at forða fyri at alilaksur ikki blanda seg við eitlanastað tann vanliga laksin sum er í onnum tann sum kanska síluvágifelagið setur út soleiðis at læksta stamman ikki verður skeglað meira enn neyðugt er tað er eingin ivi um at tað vildi altíð vera trupult at koma tý hundrað prosent til lívs men at í her haldi eg er í øllum førum eini eini rætt leið at ganga í hesum førinu hevur lagt upp til at tað havar jørt eina tilbúgvingarætlan har sum landslæknin og havbúnarafelagið saman gera eina tilbúgvingarætlan fyri slopnan alifaks alilaks í faktiskt í onnum tað er tað tað snýr seg um og har verður lagt upp til at alifeløgini sum hava fingið loyvi at ala laks í føroyum tey skulu hava eina felags ábyrgd ikki eina ábyrgd bara á teimum økjunum tær u virka men eina felags ábyrgd um at rinda tær útreiðslurnar sum eru við teimum tiltøkunum sum verða gjørdar tá ið hendan ætlanin verður gjørd og tað er serliga vis ta er lat okkum siga t tað sleppur ai rúgva á laksi út eitt annað stað te má konstattera og tað er ein yvirsáddur um hvør eigur hendan ælilaksin tá kemur hetta her inn at so kann tað blíva soleiðis at landslarismannin tekur eina avgerð um hvør skal betala tað aftur tað kann gott vera at mann hyggur eftir hvussu stórur ali brúkini so tekur tú at tað størsta betalið mest o ta mynsta betalir minst altso ein libýtislykil eftir ú støddini á teimum einstøku librúkunum og tað altaná líka er skilagott tá ið mann hevur valt at ala ella hevur fingið tann framí hjá rættim sum ali brúka av í føroyum tað eru nøkur heilt fá sum sleppa at ela laks í føroyum og hendir et her um mann ikki kann konstatera hvør hevur ábyrgdina av at laksur sloppin út jamen so verður tað ein tílík ætlan sum verður skrivað í hesar tilbúgvingar ætlanina o tað virkar tað virkar skilagott men sjálvandi er tað staðfestkvur eigur avlagt sum tað r eingin ivi um at eta her alibrúki sum eigur hann ja men soø ta eingin ivi um at viðkomandi skal fáa hana uppaftur sum skjótast og viðkomandi skal gjalda fyri tey inntrivi sum verða gjørd um tað so onnur sum koma uttanífrá sum skula royna at fáa ællagsin tiknan upp so skal hetta einstaka alivyrgið betala tað tí tað er eingin ivi um at tað er viðkomandi sum hevur ábyrgdin av hesum ællaksinum harra formaður eg minnist sjálvur tað er tað er faktiskt eitt ár síðan í dag halda var februar í februar í tvey túsun og einogtjúgu tað var ein stormur sum ofta er í føroyum og sum gjørdi tað at ælibrúk í øllum frðum ær suðuri í froðba og hvalba fóru illan tað slapp ein øgiligur rúgva at avlak seg út og hann doyði meginpartin avinum nógv av teð doyði í ali ringunum okkurt skednaði og slapp út og tá sáma veruliga hvussu nógvir laksur er í teimum ringunum tað var deyður ælilaks allastens í atrengjfáksfjørðui og í ørðavík og allastaðnis í flótagi runt froðba eisini og eisini í ringunum men tað sk tað skal so tað var eingin ivi um at tað er kanska komið brotið ymsastaðni men tað skal eingin ivi vera um ati alibrúkið tað ælibrúki sum hevði ábyrdina av tí tey fóru inn og arbeiddu í døndrift við at fáa ialifiskið tiknan upp fáa tað gjørt malið til fóðor ella til slógv tað sum kundi gerast og eg veit hvat restinin endaði men tey arbeiddu í í dagarvísi nátt og dagfyri at fáa fyribyrs tað eittannastað a náttúrukatastrofuni sum tað kundi verið eitlanastað vist ta bara lag og daka runt tí tað var eg veit ikki vussu nógv tons men eg haldi at tað vóru yvir hundrað tons av av alifiski sum sum doyði í tí storminum sum var men tað er gott alibyrgini í føroyum eru sterk í dag tey hava eisini eina ábyrgdarkenslu virka tað sum um og tey hava eisini fíggjarliga orku til at seta nógv inn men har sum ivi er um kann tað so ikki støka upp tí er tað sjálvandi gangi út frá vónini hjá landstýrismanninum og eisini okum her at hendan bøætlanin skal taka hæddfyri har sum ábyrgdin ikki er so verður tað tikið upp og okur fáa fyribyrst ein læðrari náttúr katastrofu ella ella hhvahvatman kan kalla tað ø tað er tað tá tað sum er í hesum tilbúgvingarætlanum kanska við øllum tilbúgvingarætlanum so snýr tað ikki um at handla skjótt so tað tað hvussu skjótt kann mann handla í føroyum í hetta leggur upp til at visu laksur staðfestir at fara á veg í ein læru á so kann mann fara inn beinanvegin inn eitlanastað á annað mans ogn og fáa og virka inn í einum øki sum mann ikki hevur rætt at vera á og tað hevur so bóndafelagað í øllum førnum at tað etur innind ta s tað er innindman mann gangur inn á teirra inninti tað betíðir at tai man hitta ferr mann fær nøkur særstøkar treytir sum fylgja við tá ið mann keypir ella eigur eina sína egnu ongd at man kann ikki bara koma inn á tað men hetta her lógaruppskotið leggur upp til at mann sær burtur frá tíð men tá tað er sagt so eru føroyar so eru føroyar so mikið lítlar at eg trúgvi at eindan her tilbøgingari ætlan má taka hædd fyri at áðrenn mann líka loypur inn og og kanska fólkveit ik nógv kanska fá fara inni at búleikast inni á annamansogn so trúgvi eg at mann fráboðar og tað rokni við ikkiveru nakar trupulleiki at finna útav hvør eigur hesa her jørðina haronnkring so at mann fráboðar bøndur ella privat fólk sum eiga tað at okur fara inn har okur noyðast inn nú fyri at fyribyrgja at laksurin ikki kemur niðan í vøtni tað trúgvi eg ikki ver ein trupulleiki kanska tá mann hyggur beint í tað so kann mann skilja bóndafelagið at teir eru eitt sindur altso skula tey koma inn til okum uttan nakað tað tað tað trúgvi eg ikki tað verður eg trúgvi tað vera eitt anna stutt og gott samskifti at tey sum eiga ogna a kunna at vera við og fylgja við visu tað skuldi vera neyðugt men samanumtikið so so er hetaher altíð gott at mann royna at fyribyrgja at tá ið tá ið vanlukkur ella henda katastrofur vildi ikki kanska kalla tað men at mann hevur eina ætlan tað er eisini ein trupulleiki ofta í føroyim man hevur sjáldan eina ætlan fyri at skaðin er hendur men her roynir mann su a koma pa forkant og samanum tikið harra formaður so so virkar tað skilagott men okur fara at fáa teir relevanti partarnir inn í vinnunevndini og fáa at útgreina veruliga altso hvat hvussu stórur er trupulleikin hjá teimum sum halda at tað er er ein trupulleiki kanska tað ikki er hein so stórur trupulleiki ella kanska mann kann finna eina loysn ella eina semju sum øll kunna liva
takk fyri mánaðin
hennikold eina viðmerkingja harra formaður eg eri samdur bjarna bjarna hammer um at tað skal gerast skjótt av men at av tilbúgvingarætlaninum og so fráboðan og annan slíkt tað minni meg eitt sindur á at ein útlends skipi tilá nólsoyarfjørður fyri nøkrum árum síðani e misti eitt sindur av tungolju klokkan átta um kvøldi og so fór tilbúgvingin í gongd dagin eftir og bleiv so samd um ellivu tíðina av fyrrapartin sum fór tey at leita eftir oljuni og hon var vekk olja vekt totalt vekk ønøkrar vikur aftaná fundur ein neva inni á múðvoy men lat taðsa fara men hetta dragar seg um her og nú nakað skal henda hergnú og so nyttar ikki at snakka um um tað er hvør feløgini eru sum skula koma inn í bíligadi eg haldi til dømis at mann kann hava eina straksk ætlan sum mánn setir netfirri enn á ein á sum er útsett fyri at at at laksurin fer niðan og oyði leggur strammina sum man eftir einari lítlari løtu steingir áin av við netið netið so eingin fiskur sleppur nið

ja takk fyri hara formaður jú sum hennik old sigur ativ bara halda fokus á tað netið sum atn setir fyri munnan tá er tað ikki eigarin sá ver tað aftur bygdin sum eigur sum oftast so tað er heldur einkin trupulleiki sum tað mene men jú jú tað er eingin ivi um at mann sk bera skjótt at og ikki hvussu snakkað um alið laks hvør hevur ábyrgdina á hvør eigur ettað ikki so hava okur so hava okur trý ali feløg at velja í so eg trúgvi ikki at tað skal vera tað tað heilt stórastóra kanningararbeiðið at finna út av hvør hevur ábyrgdina av síðstu eg haldi tey flestu í føroyum hava eina ábyrgdarkenslu gvar hendur við náttúruni og tað tað trúgvi eg øll hava so tað tað haldi eg
hat eg skal nokk hatta skal ikki skilja okkum takk fyri formaður
harra formaður eg haldi tað sigur seg sjálvt at alilaksur ikki er ein partur av lunnindunum hjá jarðareiðarunum tú kann heldur øvugt siga at alilaksur er ein innvasivur fremmand vera sum kemur inn í eina visskipan tað er einki sum tala fyri at tað er lunnindi hjá jarðeiðaranum hitt er tað at tá tað snýr seg um tilbúgving tað snýr seg um at handla skjótt sum bjarni hammer eisini vísti á altso sløkkiligur fer ikki inn í samráð við bøndunim visær eldur í av teirrara jørð mann fer inn um ann sløkkir eldinum so avroknar mann aftaná visti neyðugt tí skilji eg sletki
sikritikkin sum bóndafelagið kemur við takk fyri
nei um menn skilur kritikk ella ikki men mann má í øllum førum lurta eftirhonum í øllum førðum her tað hvat tð hendir á degnum tað er tað sum tað er og tað er eingin ivi um sjávandi ælarlaksur er eitt heilt serligt taðtað er sum ein ein eg veit ku man kalla tað eitt eitt keðiliggjá oman yvir heima sum skal fóðrast alla tíðina tað flestu laanir hava nokkhava sum sleppa út hava har var ringar dagar men ha er púra samdur at sjálvandi skal mann handa skjótt men okur kunna ikki gera annað haldi eg enn sjálvandi lurta eftir teimum sum hava hava spurningar o og krittiskar spurningar og hvat avgerðin verður
onnur takk fyri mær síðani fær jóhan dahl orðið
ger so væl eja takk fyrh formaður eg haldi at undanfarni framsøgufólk hava væl viriliga greitt frá hvat ið hetta málið snýr seg um í samband vi eina tilbigingarætlan og hvussu man skal skipa fyri tá ið ið alirlaksur sloppi n út úr librekum og fer niðan í í árir løkir og hvussu mann áleggur ælarunum sum hava abbyrgdina av av sínum snalaks at fáa fatrast í laksnum sum er sloppin út og eg má geva onkrum av viðmerkjaranum eg haldi fav henikold púrastær eftir tí at tað hjálpir ikki at mann skal gjøvnum eina rúgvu av vinsudansunum fyri at fáa góðkenningar tá okur standa í einari støðu sum er eini ein ein keypsstøða nærmast og tá má handlast og tí er tað øgiliga viktigt haldi eg at mann í lógini sum landsrmaðn eisini skjitur upp her fer inn og ásetir hvussu okur skjótast møguligt kunna fara inn og fyribyrgja atat hesin her alifiskurinkann koma inn á vøtnini og har við blanda seg við vanligan annan laks sum kanska r eru ikki kinetiskt lígra samanset sum sum tann aldrlaksurin tað hava verið nakrar viðmerkingar sum landstýrsmaðurin hevur tikið til eftirtektar millu annað frá japannafelagnum og hann hevur eisini tikið fingið fingið grønt ljós kum at siga frá fiskimálaráðnum um tað sum er farið fram og so hava okur pá sama máta frá síðlavaðafelagnum gott ná ligur ít undir viðmerkinumtil lógaruppskotið navnið havbúnarfelagið niðast men tað er alfsá síðvfelagi sum eisini tekur undir við og mælir til at mann tryggjar atlaksin ikki kemur niðan á vøtni men samstundis heita teir á myndugleikanm um at at tað minst møguliga mun órógvar kanska tað virksemið hjá sínavfelagnum sum er á vøtnunum í sambandi við við við við við fisking og so víðari og tað trúgvi eg eisini tað verður gjørt meni so er tað sjálvandi bóndafelagið sumeisini verðu nevnt frammi í almenna rúminum sum hevur gjørt vart við at mann gevur seg inn á á á á teirra á teirralunindir har har má eg siga ein ting ar so okur hava eina lóg sum sum er frá frá nítjanhundrað og sjeyogtretivu um um um vanlip og og og og og tað sum kemur og eg haldi ikki at okur eiga at eisini sum landsmaðvurn sagt at at taka atlit til at til at spyrja ein bónda ella ein festara um um mann skal inn at at syrgja fyri at at fáa orðningsi tingini sum eru ein ein ein kreppistøða her nú tað er sum onkur annars segði eisini at er eldri enn húsin sum við manski spyr eiðarin um mann skal fáa loyva at stykjadaga so so fer mann inn og stykkjureldina so tað er tað sama sum er galdandi her ha tí er tað gott at mann hevur fingið fta amboði í lógina haldi eg sum sum ger tað at nanskalæknin saman við ella eigarunum av av al hapannafelagnum gevur tað ena tilbúgvingarætlan sum sum sum púra greitt ásetir hvussu farið verður fram og hevur ábyrgdina og hvør skal gjalda og tað er tað man ger í hesari lógin her so at eg skal ikki leggja so øla nógv annað afturat hesum lógini her tí at eg haldi et tað er hetta er øgiliga einkult igt greitt og okur fara í vinnunevndini at geva hesum málunum eina góða virðiliga viðgerð takfyri ha formaður
ja takk so er tað næsturhøvari og tað er bjørt saman
takk fyri harra formaður sum framsøgufólkini higartil hava víst á so er hetta ein broyting í løgtingslóg um aling av fiski við meira og sum snýr seg um eina tilbúgvingarætlan tá ið laksur sleppur sum hann hevur gerið javnan tað er eingin orsøk hjá mær at fara inn í detaljuna í uppskotinum tí tað hava undanfarnu framsøgufólkini gjørt men eg vil gjarna byrja við at spyrja landsstýrismannin um hann altso um myndugleikin fær hevur eitt yvirlit yvir hvussu stórur hesin trupulleikin er tí tað frættist javnan og tað er als ikki altíð at tað kemur fram í almenninginum men tað frættist javnan at tað eru aluringar har alifiskur verður sloppin og onkuntíð kann mann fáa tað fatan av at henda avbjóðingin er rættiliga stór er eingin ivi um at tað er tað ein stórur aluringur og allur laksin sleppur so er tað trýstið sum liggur á síðla stovnarnar hjá okkum og tann natúrliga læksa stovnin eøgiliga stórt og spurningur er um tann skaðin ikki í stóran mun longu er hendur so ein spurningurtil landsstýrismannin í hvønn mun veit mann í hvønn mun fær mann fráboðan í hvønn mun kennir mann umfangið av hesum soleiðis eg til merkis at umhvørvisstovan hevur verið við til at gjørt hetta uppskotið munandi beturi hen tað var umhvørvsstjovnurir nemliga mælt til at landsstýrismaðurin fær hesa heimildina til at seta tilbúgvingarætlanin í verk hóast tað ikki verður semjað og havbúnarfelagið sum er felagið hjá ælaranum og tey sum kenna eitt sindur til alivinna at vita at havbúnarfelagið eru ikki nevendvíst altíð samt um alt tað eru tríggjar stórar alifyritøkur í føroyum í dag og tann eina fyritøkan er øgiliga øgiliga stór hevur øgiliga stóran part av kanska eittstað millum ja eg giti upp móti fýrs prosent av biðim massavnin av framleiðsluni í føroyum í dag

tí kundi eg eisini gott hugsað mær spurt landsstýrismannintá i man so sigur at feløgini skuldu betala altso tá ið mann ikki kann staðfesta hvør eiður slopna fiskin vist mann kann staðfesta hvør eigur enn so er tað tann alifyritøkan skal tú skalt gjalda men í teimum førum har mann ikki kann staðfesta tað so skuldi ta gjaldið felag verður tað so eftir einum býtisliki ligli í mun til stødd til dømis tað kundi bara verið áhugavert at hoyrt men eg haldi at tann ásetingin um at mann skal hava semju við havbúnararfelagi áðrenn landsgjá læknin kann seta tilbúgvingarætlan í verk tað haldi eg ikki rætt altso eg haldi tað er ábyrgdin hjá landslæknaembatinum og tað er so eisini soleiðis uppskotið ljóðar nú so hetta var ein góð rætting sum bleiv gjørd haldi eg aftaná hoyringina eri øgiliga samd við eg haldi tevr hennik old sum nevndi eina viðmerking at tá ið slíkt hendi so skal tað handlast her og nú og tá nyttar altso ikki fyrsta skula fara at fáa semju við ælararnar og síðan fáa semju við bøndurnar og síðan fáa semjum við onkran draga fyri at sleppa í gongd tað ber simpulten ikki til mann má hava e ilbúgnvari ætlan sum sigur at eygablikkiliga man fara at vita at lækstur er sloppin so setir mann tiltøk í verk og um tað so krevur at landsstýrismaðurin tosar eitt sindur meira við bóndafelagi fyri at vita um mann kann hava eina eina eina semju um tað tað tað veit eg ikki tað landsstýrismaðurin hevur í minsta lagi eitt beini í búnaðarvinnuni sjálvur so tað veit hann sikkurt hann dugir sikkut væl at tosa við bóndurnar men tað haldi e ikki kann vera til diskussión altso tar má ikki blíva nakað stríð um at nei nei nú sleppur túikki niðan í hasa áina av tí at tí hetta er la hitt altso tað tað tað haldi eg sigur seg sjálvt eg haldi ati hetta við slopnum alifiski er ein avbjóðing sum vit ikki hava sett nóg nógv orð á politiskt eg haldi eisini at støðan í firðinum í føroyum við tí øgiliga øgiliga masivu æling vit hava ein alivinna sum skapar hesum landinum nógv arbeiðspláss og nógvar inntøkur men sum eisini leggur stórt trýst á umhvørvi og hetta er so ein partur av tí umhvørvisliga trýsstunum at mann risikerar at nógvur laksur sleppur og tí kundi eisini hugsað mær at vita um mann p á nakran máta nú herdi mann eitt sindurkrøvini til umhvørvsliga í tí alilógini sum undanfarna samgonga fekk samtykt við pául mikkelsen var landsstýrismaðurin tá men eg kundi gott hugsað mær um um landsstýrismaðrin kanska kundi nýtta hetta høvið til at sagt nakað um um mann arbeiðir í størri mun við bæði at tryggja at hetta ikki hendir líka lætt men eisini ati um mann í dag hevur atso sindur komin eitt lítið sindur longri við at hava eitt yvirlit yvir hvørji umhvørvsligar avbjóðingar eru hvussu stór dálkingin er frá

eg tað er ikki so oliga nógv annað at siga til hetta uppskotið annað enn at eg haldi at tað e eitt gott at landsstýrismaðurin kemur við eg hald er øgiliga gott at landsstýrismaðurin kemurvið hesum uppskotunum men eg haldi eisini neyðugt at landsstýrið arbeiðir við at tryggja at hetta slekki hendir eg veit gott í einum landi sum okkara har veðrið er sum tað er so er tað øgiliga trupult at at tryggja tað ongantíð nakrantíð hendir men eg haldi tað er umráðandi at mann hevur fokus á ísær vinnuni ati at tey krøv sum kunnu setast til fyri at fyribyrgja tað hendir eiga at verða sett og eg haldi vit vita øll at ein orsøk til at alivinnan í dag er so stór og sterk og og og lønar seg so væl og ber so nógv til hetta landið av bæði arbeiðsplássum og inntøkum at tað eisini er tí at mann langt sum leingi aftan á nógv nógv ár fekk krøv sum sum gjørdi at mann í nógv betri mun í dag smittufyribyrgir enn mann gjørdi fyrr meni eg skal bara leggja afturat harra formaður at vit fara o vinnunevndini at viðgera hetta her hjalla vit fara sjálvandi eisini at tosa við við teir áhugaverdu partarnar í hesum her men eg kundi gott hugsað mær at landsstýrismaðurin sigur et lítið sindur um hetta við við í hvønn mun mann ger att arbeiði fyri at binda fyri hetta kendur tí at tað er ein katastrofa g tá ið tað er hent so fær mann i mann fær ikki savna inn aftur hundraðda túsunda talsa laksum tað tað ber ofta slekki til men mann kann so royna at samla teir sum fara upp í í áirnar og og sum sagt sum á tajog henda ega blikkiliga so kanska landsstýrsmaðurin eisini kann siga et lítsindur um tað hvussu skjótt hann sær fyri sær frá tí hann fær fráboðan um at nú er laksur sloppin tilsperrir og annað kann verða sett í vøtnuni so so laksurin ikki fer upp og tá eg havi nevnt tað so veit eg gott at tað er ein ávís árstíð eg eg minnist eg haldi frá kann ikki passa teg frá seint á vári tilúti gjøgnum summarið og kanska eitt sindur úta heystið at at at laksurin ella í øllum førum tá seint á várið um summarið át laksurin fer upp so

nær hesi tingini henda men ja eg vænti at vit í vinnunevndini fara at hava
eina góða viðgerð av hasum málinum takk fyrija takk so er næst at røða bill justinussen ger so væl
ja takk fyri harra formaður landsstýrismaðurin hevur skotið upp at tað verður gjørd ein skipan fyri at fáa fatur í slopnum alifiski og at og hann grundgevin við at reglarnar í verandi støðu eru ógreiðar og at tað í í teimum førum hvar tað ikki kann beinleiðis ávísast hvør hevur ábyrgdina av tí slopna avlifiskinum so so hevur eingin í veruleikanum ábyrgdina og tí hevur hann sett eina grein tíggju a upp í lógina annars um æling av fiski og eg vil siga htar e eitt sindur eeitt sinduróvanlig lóg upp á ein máta ívið ta at landsstýrismaðurin fyrst ásetir at tað erlandsgjóralæknin sum avtalar við havbúnarfelagið eina tilbúgvingarætlan fyri slopnum alilaksi og avtalan skal góðkennast av landsstýrismanninum men um so er at at landsdjóralæknin ikki fær nakra avtalu við havbúnarfelagið um eina tilbúgvingarætlan so er tað landsstýrismaðurin sum skal áseta reglur um tilbúvingarætlan ei eitt sindureeg vil eitt sindur sjáldsam máti at lóggeva upp á haldi eg tí at altso tá ið mann ásetir ting við lóg so gongur mann út frá at tey sum umfatar av lógini tey halda seg til lógina og men í hesum førinum sigur hann at visti tey ikki halda seg til lógina so gera vit baraokkrt annað og tað er tað at landsstýrismaðurin so sjálvur skal áseta eina tilbúgingarætlan sjóvandi eg skilji væl logikkin í hesum at tað kann vera eitt sindur trupult at áleggja landsgjórarlæknanum at ger eina avtalu við havbúnarfelagi um eina tilbúðarætlan tað kann verða trupult at koma fram til eina semju um hesi viðurskiftini og tí liggur hin greinin aftanfyri og kanska leggur trýst á serliga havbúnarfelagið um at vera við í at gera eina semju við landsgjórðarlæknin undir øllum umstøðum so er tað ælingin sum kunnu vit siga sum kemur athanga upp á slopna laks og mann kann siga at tað er tað er allarhelst rímiligt og tað haldi havbúnafelagið eisini hevur tikið undir við og so er sjálvandi bara at vóna tað at mann fær eina eina skilagóða tilbúgvingarætlan sum ger tað soleiðinar sum eisini verður víst á at mann fær fatur í fiskinum áðrenn hann ger for nógv um seg og áðrenn hann kemur niðan í vatnini at mann so skjótt sum mann uppdagar at tað er fiskur er sloppin at mann so setir tilbúgvingartiltøk í verk fyri at fanga fiskin áðrenn hann sleppur alt for langt niðan í áirnar tað er tgangið út frá tað eru nøkuru umtað soleiðis nær tað verður hugsað og í hvussu verður vísur havbúnarfelagið á at tað verður trupult at fáa fatur í fiskinum tá ið hann er sloppin heilt niðan í vøtnini ja eg haldi at tað er hvussu ver rætt at gera hetta soleiðis at mann fær tamarhald á hesari støðuni tí tað er tað tað kemur meir enn so fyri í við teimum viðurskiftum sum vit hava í føroyum so kemur tað meiri so fyri at fiskur sleppur úr nótunum og og tí má mann hava eina sovorðna tilbúgvingarætlan at tað e ikkiumfatandi uppskot men eitt rímiliga ítøkiligt uppskot sum ger at teir partarnir sum vara av hesum vita hvør teir uppgáva og ábyrgd er og atnú skal tað henda
takk fyri formaður ja takk sovorðið fyri
so er tað eini viðmerking tyð er etva jacobsen ger so væl takk fyri hara formaður ja tað sum tað hevðui sagt eitt ítøkiligt uppskot kanska ikki so so rúmt uppskot men í nógvum førum tá ið ástendur tá slíkari slík ting henda so er tað øgiliga ofta brúk fyri eisini at tað skal handlast skjótt og eisini bæði frá myndugleikasíðu men sanniliga eisini frá teimum finum sum vara av tað kann eisini gott vera tað at at líka so æ at nógvur laksur kanska er deyður til dømis av einum tiløðrum í ringum og tá tá hevur tað víst seg og tað hevur mann hevur mann ein faring av at teg veri øliga iobieokratiskt system at viðsetað hendir fríggjadag aftaná klokka f4a so kanst eg gantla ikki handla fyri mánaðamorgun tá ið kontórur opni hann og tá tað ber ikki til tí fiskur sum doyr hann skal til heildar upp úr nótuni beinanveg tí tað kemur eina sór stívoyd í og tað tað má arbeiða við hann skal brúkast til nakað har er eisini týdningamikið at tað vera forstáilsir fyri hesin her fyri tann kontórin sum høvu tað við at gera at tú kanst handla

jatakk ger sovæl biljustinussen ja takk fyri ja tað er rætt sum edva jakobsen vísir á at tað er ein avbjóðing hjá vinnuni sum arbeiðir fýraogtjúgu sjey trý hundað og fimogtrýss dagar um árið at hava við eina almenna skipan at gera sum hevur upp á aftlatingartíðir kontórtíðir eg veit ikki hvørjar ætlanir ella hvat er í gongd í so máta sjálvandi eg finnast bæði vakttelefonir og og annað gott innan fyri hesi økini men tað er ein avbjóðing generelt hjá pørtum av vinnulívinum at tað ikki altíð ber til at fáa fatur í ábyrgdar persónum sum hava við slík viðurskiftir at gera tað er so eisini nakað sum landstýrismaðurin eigur at hava í huga tá ið hann tá ið hann fyrisitir sítt málsøki at kanska gera nakrar skipanir meir laðarligar og atkomuligar hjá vinnulívinum fáa samband við tey sum
sum var av hjá tí almenna ja takk so í dag bjarnin conasom petersen sum ori júrt so væl
takk fyri harra formaður viti vit viðgera eitt uppskot sum snýr seg um tað er hetta her við at tað eri ikki heilt greitt hvør hevur ábyrgd av at taka slopnan alifisk í áðum og at mann vil gjarna hava greiðar reglur hesum viðvíkjandi tað er soleiðis í dag at loyvishavar vis tað kann staðfestast at tað er teirra fiskur sum eru sleptur at teir byrgdast fyri hesum men í teimum førum har sum mann ikki kann staðfesta hvaðani alifiskurin kemur ja men so vil mann gjarna hava at loyvishavara ella ali feløgini at tey onkursvegna hefta suldariskt og tað haldi eg er eitt gott hugskot o eittgott uppskot tað onkursvegna hoyrir til ta meginregluna vit hava havt við føroyskari alivinnu í mong harrans ár at tú hevur tamarhald á tí lívrunnatilfarinum og at ælararnir standa til svars fyri teirra framleiðslu og alilaksi og ali fiski htað er kanska akkurát tað sum hevur verið garantur fyri sesersøguna av føroyskum føroyskari aliframleiðslur at mann hevur koyrt eggini í fleiri kurvar at mann ikki blandar tey ymisku tá ymisku laksnir saman og at mann onkursvegna hevur hond ið hankað við tá lívrunan tilfarið og hvar bæði frá byrjan til endan í framleiðsluketuni í veitingarketuni og í hesum førinum so tað sum eg beitt merki í tað er at mann vil gjarna hava havbúnaðarfelagið ger eina avtalu við landsjóðarlæknan og um ikki so skal skal landsstýrismaðurin gera eina tilbúgvingarætlan við kunngerðarheimild nú veit egikki akkurát hví mann hevur valt at seta tað saman upp á hendan mátan so tað kundi eisini bara verið at havbúnarfelagið og landssjórarlæknin í felag góvi landsstýrismannin eitt tilmæli og so var tað í kunngerð so siga altíð eg skilji ikki ordiliga hví mann hevur valt hendan her strukturin men lat tað fara øh tað er nú einaferð soleiðis at tá ið tá ið ælilaksur sleppur sum vit hava sæð fleiri dømi um bjarni hammer var inni á tað sum hendi í suðuroynni fyri einum ári síðani jamen tá handlar tað um at kunna reagera skjótt og at hava eina tilbúgving klára tí at tað eru hóast alt framleiðsla sum fer inn í eina natúrliga vistskipan og tað kann hava nógvar nøgiligar avleiðingar fyri umhvørvið og tí lívrunna tilfari sum er í tí umhvørvinum í vistskipan øh og har haldi eg sjálvandi ati tá ið tað uppstendurat ælilaksur sleppur og hann fer út í áirnar og er á veg niðan í vøtni jamen so skal mann verða skjótur til at kunna forða fyri tí tað krevur sjálvandi at mann ikki neytúrliga noyðist at spyrja nakran eftir fyri at kunna avverja ta náttúruvanlukkuna um mann kann kalla tað tað í nevnd eisini í viðmerking til bjarna hammer í áðni at atso vist tað kemur eldur í eini hús so fær sløkkiliga ikki av biðið um loyvi frá húsaoyarunum um ella fær í samráð við húsaarnum mann fær í gongd beinanvegin og tær ósemjurnar og tað sum eg ikki er avklár jar um tað orðnar mann aftaná vissu tað er neyðugt nú er alilaksur ikki ein partur av lunnindini hjá jarðeiðarunum tað er tað er ein framleiðslu vøra egentiliga alibrúka framleiðsluvøra tað er ikki villur laksur tí hoyrir tað ikki natúrliga undir lunningunum ella innløguni hjá einum festara ella einum bónda øso hóast eg kann gott skilja viðmerkingarnar hjá bóndafelagnum so so so haldi eg eisini at atlandsstýrið hevur rætt við at víkja frá og ikki taka tað til eftirtektar tí eg haldi ikki at tað skal geraste galdandi í hesum førinum øh sumaftsum árum ø nú hevur mann nú hava vit verið nokk so nógv inni á uppskotið eg veit iki um eg havi hug til at leggja so ræðliga nógv afturat annað enn tað at eg haldi at tað er fínt í mun til at mann gjarna vil hava framhaldandi tamarhalda di lívrunnatilfarinum sum avlaksur er men eisini at tú megnar at ábyrgda tey sum hava forvolt hendan skaðan at tey ábyrgdast tað gera tey longu frammanundan í dag men í teimum førum mann ikki kanst staðfesta at tað er frá einum ávísum alufelagi jamen so heftir havbúnarfelagi ella allir øll alufeløgini suldaris tað haldi er fínt eg haldi at tey tað hoyrdi sjálvandi natúrliga til at tey bera tann kostnaðin og at tað ikki er skattagjaldarin sum skal rinda fyri ati alilaksur sleppur so tað var tað sum eg hevði at siga í hesum umfari eg vóni sjálvandi at hetta er fer at fáa eina góða viðgerð í vinnunevndina
og hatta vóru orðini takk ja takk so er tað magnus rasmussen
og er far at takka framsøgufólkunm fyri mann sigur teirra viðgerði av hesum her málinum nú tað er til fyrstu viðgerð hetta málið fer so í vinnunevndina har ið ið mann fer at eitt sindur gypri niðurítav og og sjálvandi kalla sikkurt onkran inn fyri at fáa málið lýst so væl sum møguligt fólk eru samd um at tað skulu vera greiðar reglur um hetta her og og tað er tað ikki og tað her hendan her hetta lógaruppskotið ella broytingin til lógina er eri komin í tingið eg fari at koma inn á nøkur av teimum sum sum hava onkur hevur sett onkran spurning un onkra viðmerking hetta her við altso ein ein tveir røðara hav hilduð hett veraeitt sindur sjáldsamt at fyrst roynir mann semju við sykki so so kemur landsstýrismaðurin líkasum aftaná og og hví er tað og eg haldi faktiskt at tað er slett ikki so galið at vissu nú mann sigur vinnan ikki finnur út av tí sjálv saman við djóralæknanm mann ikki blivu samdur so má onkur siga ígjøgnum tí at hetta málið má loysast at tað kundi verið gjørt m onkran anan máta tað tað tað dugi ikki at siga men mann mann ger alt fyri at mann finnur út av tí sátt semju við stykki so so verður tað landsstýrismaðurin sum sum má sker ígjøgnum sjálvandi í samráð við landsdjóralæknan tá ið mann veit hvar hesin alifiskurin stavar frá so er tað sigur tað seg sjálvt at tað er tað alubrúki ella alifelagið sum skal gjalda men vis ikki so so verður tað ein ein skipan og tað verður ein ein býtislykil sum landstjórarlæknin fer at koma við og tað kann so vera í mun til hvussu hvussu stór tøkan er ella um æluloyvi tað skal hvussu vera ein skipan soleiðisnær sum sum er í mun til ali feløgini tosað eitt sindur um hett her við við bóndafelagnum havurhuga at gera onkra viðmerking til tað eg varð eisini spurdur í í útvarpinum í gjár hetta við lunnindum alilaksur lunnindir tað haldi øgiliga nevnt at svara uppá tað tað kann tað ikki vera hetta her alilaksur sum í vegin aluringi og tað hevur ikki nakað við lunnindir at gera soleiðsnar sum eg havi skilt tað u sum eg havi lisið mær til hvat lunnindi er so hitt um at í samráð við jarðreigararnar tá er mítt mítt sjónarmiði soleiðisnær sum tað verðið ført fram hetta skal tað skal handlast skjótt og hetta er brádliga íkomi og hetta fyri at minka skaðan tí hesin alifiskurin sum er komin í ein munna uog á veg niðan gjøgnum á ja vit vita ikkium hann er smittu við sær hann kann vera sjúkur og og tí kann hann oyðileggja viðskipanina ella tað lív sum er har og tí haldi eg tað at mann má handlar skjótt eftir brádligu íkomu og hann fer ikki forhandlingar við teir sum vara av jørðini tá ið tað er sagt so eru forholdini so smá í føroyum at eg roki rokni faktiskt við at mann ringir mann veit at har er ein bónd ella jarðeiari og sigur g veitst hvat nú fara vit oog so so eru boðini komin men tað má ikki vera soleiðisnar at at jarðeigararnir kunnu siga nei til at mann fer at minka um ein ein ein skaða sum kann blíva so í sum eg sigi viðurskiftini eru smá í føroyum at atta hatta verður faktiskt eingi trupulleiki men men eg haldi at vit skulu halda fast við tað sum stendur í í lógini ella lógaruppskotinum tað hevi eg mælt til í hvussu tað verður tosað um hetta her við altso hvussu stórur eru hhvushvussu stórt er hetta málið hvussu nógv sleppur út og er hetta er hetta ein stór avbjóðing hetta er ikki bara ein avbjóðing í føroyum hetta er eisini í øðrum londum og tað er soleiðir at tað er fráboðanar skylda til heilsufrøðisligu starvsstovuna og heilsufrøðiliga starvsstovan hevur eitt yvirlit yvir tær fráboðanarnar og tað havi eg ikki man siga her hjá mær men men tað verður fráboðað og tað skal fráboðast tað er soleiðisnar at tað verður arbeitt eftir strangastu norskum standardi fyri útgerð tað vil siga tað at mann hevur ta sterkastu bestu útgerðina sum er fyri at tryggja seg og og so hevur mann eisini ymiskar eftirlitsskipanir og tað er eisini soleiðisnar at ælarin tann sum taðn sum eigur ælibrúkið hevur ein stóran áhuga fyri atta ikki skal henda tí hendir tað at laksar sleppa út ein partur ella hvat er so betýðir tað tað eitt eitt verri úrslit hjá hesi fyritøkuni og tí vil ælarin ella eigarin gera alt fyri at tað ikki hendir men sjálvandi so kann tað vera ódnarveður og og tað kann vera man sigur skaði á onkrum slag eitt annað sum er nógv ment nú tað er tað at at tað siti og fóðra eeinari skrivstovu ug mann hevur viteo altso tú to sært yvirflátuna tú sært niðuri í hálvaringin so sært niður á botn tað ber øgiliga væl til at fylgja væl við í dag munandi betri enn bara fyri fáum árum síðani og mann sær eisini man sigur út yvir aluringarnar vissi nú ein fær skaða ella hvat tað skal vera men sjálvandi henda óhapp tað kann sjálvandi vera av illveðri so víðari men men mann hevur ta bestu sterkastu útgerðina man hevur seg norsku standardnir og alifeløgini sjálvi royna at gera sítt besta til at tað ikki skal henda tí ati tað hevur alifyritøkan onga indressu í tí tað kemur í seinni enntað kosta alifyritøkuni eg haldi at hatta eeri líka sum tað sum eg havi hug at siga men sjálvandi hetta kemur í vinnunevndina og ivist tú ikki í hetta farið eina góða viðgerð og eg brúk fyri at landsstýrismaðurin saman við onkrum embatsfólkum kemur í nevndina so er hann fúsur til tað takk fyri
takk
so er tað viðmerking frá henrikold ger so væl ja takk harra formaður ja eg eri púra samdur við landsstýrismannin altso tað sum eg nevndi tð í áðni tað sum e er er umráðandi tað er tað at at tingini henda skjótt s ja laksuri nú er eg uppastur ov en um vatni nærmast og laksur hevur tann eginleika hann ger øgiliga skjótt av og síðl kanska eisini altso okur fangaðiótal a síðluni sum óu teir tað var ikki soleiðis som hføruy at fundast áðrenn eg fór at fanga síl um um um hvussu mann skuldi bera seg at tí í stóð mann og svava uppi í teimum ja so fekk mann einki síl so einkí var tað un nú er tað soleiðisnar at tað er ikki allar tíðir av árinum heldur at síl og laksur fara niðan áirnar so mann at mann hevði eitt system sum sum sum mann kundi steingja fyri netið o ovarlagi í standa áin sum sum eru útsettar og so kundi mannbrúkt hattað aftaná hvat er tað hevði verið øgiliga øgiliga stórur firimunur vað sikkrað sær at teg ikki pp
beinanvegin tað var tað sum eg
ja takk gerstin valdmansovpsen ja takk fyri til viðmerkingina frá hendri goldson so eri eg føroysk samdrigið her tað snýr seg um at minka skaðan og gera tað so skjótt sum møguligt og sjálvandi skal mann gera tað við skili men mann kann ikki fara at forhandla áðrenn ella hugsa um at ringja til við seg nógvir eigarar mann mann handla skjótt men sjálvandi brúkar man litt tað tað eigur mann altíð at gera og sum eg nevndi henni í áðni at tað verður nokk so at tá ið mann fer avstað so so boðar mann nokk frá men tað er ikki so at mann fer at spyrja um loyvið um eg kann fara í hasa ánna men mann boðar frá og brúkar
vanliga fólkaskikk takk fyri ja takk næstu røð verður ellivu
jaabsen ger so væl takk fyri harra formaður eg haldi hetta er sum tað hevur sagt eit ikki eit stórt uppskot men tað er eitt eitt gott uppskot tí at tað tað setur nakrar greiðar reglur yvfyri hvussu mann skal handla o tað sum fekk meg til at taka orðið tað var at hugsa eitt sindur um hetta her ati sum landsstýrismaðurn inni eisini tað er hetta her við at handla skjótt tað hevur ofta víst seg ati tú veitst ikki nær tú møtir avbjóðingum og og tær kunnu vera tey týspun hvar ið tú ikki fært fatur í øðrum sum kundu havt indressu í hesum her og og tað sum akkurá verður sagt í hesum her at visti mann skaln fara í samráð við eitt nú jarðareigara í hesum dømi tí tað kom eitn viðmerking frá tí tá tíðin fær at hugsað um tað so kann ta vera avbjóðandi í samband við at at ein mamkan siga ein vanlukka er hend og og tykkum hol eina nót og fiskur eru sloppin út so er mann kravið at kunna handla skjótt bæði myndugleikar men so sanniliga eisini teir sum vara avverkætlanin altso vinnuvirkini sum eiga hendar laksin teir sita eisini ofta í kanska í sínari støðu og og hava trupult við at at fáa handla og tað er viktigt at mann fær forstáilsi frá eisini frá myndugleikum bæði frá heilsufrøðiligu myndugleikum umhvørvismyndugleikum at mann hevur møguleikar at handla øðrvísi í undantaksstøðum nú er tað her í samráðu g nú er hetta her fiskur tilbúgvingarætlan sambandið slopnan fisk tað sum eg eisini havi hugsa um tað eri sum eg nevndi í áðni tað er eisini tað tú kanst tú kanst eisini hava aðrar avbjóðingar innan fyri títt virki tú kanst hava av egnm til æðrai orsøk so høvdu kanska deyðan fisk í ein einum tveimum ringum ella illa fleiri ringum og tað kann eisini vera upp á í týspunkt hvar ið tað hendir seint enn fríggjadag tá er tað øgiliga biogratiskt og tungt visti tú ikki kanst handla fyri mannamorgunin tað ber st ekki til so tá er eisini viktigt at mann hevði eitt stað at hendvenda seg tí hatta er hent meira enn eina ferð at tá ið mann so er tvungin til handla í slíkum støðum so følir mann at mann handlar ikki ordiliga eftir bókini men mann er noyddur tí tað standa tíggjutals milliónr virðir upp á spæl og mann kann ikki bara siga at tað eigaa at vit lata ra vit lata baravera ringunum til vit bíða tveir dagar tí tá er tað vónleyst at handla handla fiskin hvørki at fáa han upp á landa og heldur til at brúka hann til nakað so tað er tað eg haldi hetta kann ganga eitt sindur báðar vegir og hugsaði bara at landsstýrismaðurin eisini kann hugsa um tað við síniri við síni ráð sum eru undir tí tað vísir seg ofta at vit hava vit hava nakrar stovnar og og teir kunnu vera ómetaliga stirvnir at handla tá ið mann veruliga stendur har og og og klokkan fimm fríggjadag man mann fær bara ein automatiskan telefonsfari sum sigur tíverri vit eru farin í í í í til hús og verða aftur mánamorgn klokkan tíggju akkurát handan telefonsvararin kann mann ikki brúka til alt hann kann vera øgiliga góður tá mann tá mann so veit hvussu hvussu støðand er men vist tú stendur við við fiski fyri tíggju tans milliónir kanska hundrað milliónir sum standa til at fara fyri sjeyti illa at tú ur hevur mist hann tá tá er ein slíkur telefonsfarið ikki til at handla upp við hetta er sum slopnan fisk tað kann eisini vera onnur onnur ting hvar eg haldi ati bæði avvarandi myndugleikar og og vinna kunnu hava greiðar reglar at arbeiða eftir tað var bara líka eitt ískoyti til tað sumlandsstýrismaðurin kanska kundi hugsað um tí at tað vísir seg ofta vera eitt sindur tungt at handla skjótt tað bísta seg ofta og tá ið mann so hevur kanska varar av hesum her tilfeinginum og og eigur hendan laksin og skal handla vegna vegna fólki vegna arbeiðsfólki vegna virkið og fyri at kunna brúka tað og kanska mala at og brúka tað til tað sum tað skal visti tað seg er nakað sum ikki er á lívi har tað lívið farin í á nakrar heilt aðrar avbjóðingar tahetta uppskotið er um men eg eg hugsaði barat nevna báðar vinklarnar aftur viðhvørt so er tað gott at fava greiðar reglur og tað er eisini gott at fáa forstáilsi fyri tí sum hann skal arbeiða við tað var bara ein einein lí
til viðmerking til hetta máli takk fyri harra formaður ja takk so er ikki fleiri røðarar til hetta málið og málið verður beint í vinnunevndina næsta málið á skrá tað er løgtingsmáli nummar fýraoghálvtrýss tvytúsn og einogtjúgu og tað er løgtinsmáln m broytinga í løgslóg um starvsfólkaviðurskifti og annað hjá sjófólki tað er rættindi hjá sjófeilki ísambandi við sjórán sjúkrarøkt og annað og formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin ertað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin e ta henrikold fyri tjóðveldi erta bjørt samuelsen fyri miðflokkin er ta biljistinussen og framsókn er tað bjarni kárasum petersen so fær beinir johannesen orðið ger so væl
takk fyri harra formaður ja hetta var so uppskotið um viðvítnnd hjá sjóólk og er tað so sær at tá tað kemur tilhetta her instalóina hjá okkum so royna vit atat fylgja altjóð av krøvum og í hesum broytingunum sum mann mælir til í hesum førum so er tað so sær at tað eru tveir sáttmálar mlcsáttmálin og il osáttmálin sum mann vil gjarna gera nakrar broytingar í sum mann sum mann klárar at uppnáða øll krøvini sum eru í dag mxcsáttmálin tað er viðvíkjandi starvsviðurskifti meðan l el o sáttmálin er viðvíkjandi samleikaskjølim tað eru so siglingarbøkur og annað og tað e r sosær at tá tað kemur til c sáttmálan so er tað fyri einum góðum ári síðani som sær at tað komu nýggjar reglur í gildu altso altjóða og tað eru tvær broytingar í hasum førunum og tann eina er viðvíkjandi hvat fyri rættini til sjófólk hava tá tað kemur til tá tað verður tikin gíslar tað er nn tá ta eru stii og at tað er vápnað ran og sovorð umborð á skipum at hvat fyri rættindi tey hava tá og tað er millum annað tað at tey hava rætttig løn allatíðina meðan tey skulu koma út frá tyritílíkum og eisini tað atreiðaríið betalir heimreisluna heim til bústaðin og mann kann kanska eitt sindur undrast á at vit seta s tílíkarreglur í verk her í føroyum men mann skal minnast til tað at bæði føroysk sjófólk og eisini skip undir føroyskum flaggi oftani eru í sigla við økjum har ið har tað er vandin fyri sjónrarnar og onnur og at tískil er tað eisini gott at vit eisini tryggja teimum rættindin vistu teir skuldu koma út fyri tíleikum tað vónar mann sjálvandi ikki uttann næsta er so broytingar í mun til sjúkrarøkt hvat fyribroyhvat fyri rættindi mann hevur í samband við tað uttan triðja av broytingiú tað er tá tað kemur til el osáttmálan tað er viðvíkinum siglingarbøkur og har er tað so sær at tað frameftir er tað sjófólkið sjálvt ið hevursiglingarbókina undir varðveitslu meðanmeðan mann er umborð og har er tað so veruligt so sær at tað er skiparin sjálvur ið hevur tað og so kann meg líka sum spyrja hví mann broyta hetta sjálvandi tað feri at fylgja altjrð á krøvum men so kans an spyrja hví tað er soleis aðrastaðni umum tað er soleiðis hær at skiparir kanska ikki virða tað at at geva siglingarbøkurnar aftur ella hvussu tað kann mann so spyrja um meni eg haldiat hetta uppskotið er nokk so beint fram í so máta at mann ger høvuðs sakliga kanska tríggjar broytingar sum har mann skalhar mann roynir at fylgja upp á tey altjóðarkrøvini sum eru innan fyri rættindin til okkara sjófólk og tað taka vit fult und við og hetta

verðin er blivið soleiðisnar nú at saman skrúva at sjófólk koma út fyri tey mest ótrúligu hendingar runt um í verðini og fær mann nóg langt vekk frá føroyum so eru tað kjansurinir fyri at mann verður útsettur fyri bæði eitt og annað munandi størri enn her á leiði hjá okum tíbetur eru okurt vælsignaðir við her her um leiðir at mann sleppur frá at hugsa um at blíva randur ella soleiðisnar

tað at mann hevur greiðir viðurskiftir á starvsfólkaviðurskiftunum rættindir hjá sjófólki tað er jú fínt og og og sum beini johannesen eisini var inni á við mcsáttmálanum og b og tað er rættindir hjá sjóðfólki táið kom út fyri altso esjúk ella ella ella ella ella sendast heim ella noyðast at fara heim ella uppafturverri ta ið tá gangur heilt galið ø tað at mann hevur øgiliga greiðir viðurskiftir øaltso fólk verða rand verða sett føskt og stongd inni og hvat tar nú einaferð koma út fyri at mann so kann ella er sikraður í tí perioduni og eisini syrgja fyri at mann taiman einafertað leysrættur at mann fer heim ferð betalta uttan atkoppa øllum so tað er hetta er fínt hetta e við tingini øher er um rættindið hjá sjófeilgi í sambandi við sjórán og vápnarán

og og hvussu tað skal berast at í við í heimferð

sambændi galdandi lóg so eru sjófólksjófólk tryggjaði dleggjandi fíggjarligu viðurskifti hjá hjá sum tað verður sagt her mótivegis reiðara ásett er at reiðarin hevur skyldu til at tryggja viðurskiftini viðkomandi rindan av løn til sjófólkið altíð er í lagi harumframt hevur reiðarin annað skyldur til at rinda útreiðslurinar sjúkrarøkk og fría heimferð við uppihaldi har millum annað stendur eisini at í í lógini at skipanin kann sigast upp men tó hevur hann ikki loyvi mann ikki loyvi at siga hann upp meðan hann situr í eini varðhaldi ella tikin og stongd ir inji ella hvat ar nú einaferð hvussu einaferð hesi her fólkini verða sigati nú trý man neistani ikki at at omen okur uppliva til dagliga sum fylgja við í preskini at fólk verða viðfarin og verða rend rand og og og koma út fyri sovornar merkiligar hendingar nú havi eg verið tá ið kreppan var ppá dar ringastsu so vórðu okur nærmiast tvingaðir til at fara aðrasta nógv vórðuð niðuri í cenigal sum eg eri lagt vekk her frá og har lá markið til mara otania enn okur fingu at vita frá agentun ela tann sum var umboðsmaður at at ikki at fara nærri inn tíggju fjórðingar frá maritanska markini tú í meira otania en ráddi illa ráddi ikki men har var einki høpi í nøkrum viðurskiftum og fólkja altso te tey hevði viðurskiftir sum mann helt tað var vaktarskip ter vóru málaðir sum vaktarskip og og fólkini vóru ílatin sum sum tey sum tey sum rúktu markið og og og tey sum viðurskiftini og so vóru teir á so ronsmenn tá teið kom til stykkir og og legði at og spældi at tær vóru at teir

men tað var altso røðarar og og tí fekk mann boð um at halda seg vekk frá markinum nær og ikki komum eraðt av

so eg haldi ati at tað man sker ordilig út í papp hvussu viðurskiftini slskula vera øh tað er tað viktigasta hitt at siglingarbørgar rópa tær fyri tað ma at svera sjófarpsbókin at hon skal vera hjá hjá mhjá manninum jálella persónurum sjálvum tað er sor alt í lagi eg veit ikki ordiliga altso nú er tað soleiðis at mann gangur ikki so øgiliga nógv høgt upp í hvar mann goymir hikki forskelja tingini borðin í skipið og tí hevur tað oftani verið at tar liggur á einum tryggum góðum stað og so liggur tað har til mann einaferðheg brúk fyri tí aftur men her er tað so tað at skipanin kann ikki hava og tað er møguligt at at viðurskiftini broyta so nógv at at at at tað er besta at viðkomandi hevur sína sjóførsbók í sína egnu varðveitslur tað tað tað kanska kann mann siga er er er er er gott øh hetta er altso ikki galdandi fyri fiskiskip og tí tí er tað so mest tað mesta mann mann mann kann koma uppliva av tí tað er altso langt vekk frá føroyum so eg haldi at tað er tað er fínt at mann mann hevur hisi tingini upp uppá uppá pláss tað var eisini sum eg onkuntíðhavi lagt merki til ella gjørdi vart við fleiri ferð frammanundan men tað er so ikki við hesum uppskotunum men fyri tanski kann mann nevna tað at mann mann hevur brúktbroytt heitini av fólki altso at sjófólki hava fingið nýggju heiti at ein ein persónur verður róptur fyri skips atstøðarði ófulltikin skips atstøðurði hevði altso landsstýrismaður skuldi fingið eg veit ikki hvussu nógvar stjørnur mann kann geva hvussu nógv ar eta mann kann geva tað veit g ikki ordiligat men vissu hann kundi fingið tað broytt ein dekkari aftur ein óroyndur dekkara ella ein ein ein ein vanligan dekkara at at rópa ein ungan mann eg eg minnist taðeghaldi tað verða skipaður í gøtu at tað skrivað í sjófarpsbókini hjá einum manni tað sum standa ófulgin tað segði hann beinleiðis tað noktaði hann at skriva og tað gjørdi eg eisini eg helt ikki at mann kundi fara at skriva at ein ungur maður er ófulltikin tað er so resusfult sum nakað kann vera men mentað hevur so ikki beinlais við hetta málið at gera men men hetta er so viðurskifti hjá sjóðfólki kanska kanska okur okur fáa smju um at broyta tað einaferð í tíin men sum sagt at starvsviðurskiftin hjá sjófólki altso nú er ikki talan um nú er ikki talan um fiskiskip tey eru fín og tað at fólk verða hildin gísli sum tar verður nevnt her í grein nítjan í sambandi við sjóráðnum ella vápnar rán er starvsavtalan galdandi alt tíðarskeiðið tá hesin verður hildin gítsli sama er galdandi hóast starvsavtalan fer úr gildi í tíðarskeiðnum ella um ein av pørtunum hevur boðað frá uppsøgn millum annað kann skipanin ikki sigast upp meðan hann situr í eineinum sovnur sjófólk h rætt løn og aðra samsýning sambært starvsavtaluni viðkomandi kollektiv sáttmála ella aðra samsýning sambært føroyskari lóggávu alt tíðarskeiðið tað verður hildin gísli og tað er øgiliga fínt um mann hevur skorið hetta út í papp at hesi viðurskiftini e eru eg skal ikki gera nógv meiri burturúr enn tað at siga tað at eg haldi heta e eit fínt uppskot og at tað er gott at mann fær hetta er u svornur ting sum mann kanska ikki hevur hugsað so nógv um fyrinógvum ári síðani tað mer gjørdi hesa lógina at at at tað blívur dagligur kostur at fólk verða ramd men men tað er altso ein veruleiki vit skulu koma nóg langt vekk frá føroyum at at sjófólk verða útr

ger sovælja takk fyri frú forkvina hetta snýr seg í sovorðum drekkum um dagføringar av mc somarin leypur konvensjum avtaluni sum føroyar ern parturav og á føroyskari lóggávu soleiðis at tað er samsvara tað er soleiðis at í hesum lóggávuni so eri eru ávusar reglakomir afturat sum hava millum annað við við sjóráðn at gera tað at at sjómenn verða verða tiknur og endað í kanska nógvar mánaðar og og kanska summar ár í einari støðu hettar ikki sleppa heim orsakað av at skipið er í kapraði og so víðari og tí hevur mann í lóg í samband við mac ásett tað at teir kunna fáa er tryggjaði tað at teirra sáttmálið starvssháttmáli er galdandi so leingi sum teir eru undirhesum her varðhaldum ella etiknur á hendan hátt og fáa løn í eitt ávíst tíðarskeið eisini frameftir aftaná at teir koma aftur otað haldi eg er sera gott at mann mann henda hátti í altjóða lóggávu í í konvensiónum sum hesara her tryggja tað atisjálvfólkini fáa hesar sømdirnar og at eisini okur sum partur av hesum hesi avtaluni at føroyar eisini við hesum uppskotinum koma at brúka tær altjóðar skyldur sumi eru settar í verk í samband við mc sáttmánna eitt annað ting sum eisini er viktigt at fáa dagført og og upp á pláss tað er hett her við sjúkra røkt og sjúkrahýri í samband við sjófólk og har varðr eisini í hesum her uppskotinum ásett tað at reiðari skal rinda útreiðslur til sjúkrarøkt og sjúkrahýri og annað í upp til minst sekstan vikur eftir at sjálvfólkið er blivin sjúkt eftir komið til skaða og her er eisini talan um tað at mann broytir orðaljóðið samsvarandi mcsáttmálanum og tann broytingin sambært uppskotini verðust ikki mett til at gera ta stóru broytingarnir annars altso og so er tað eitt annað sum eisini verður nevnt her tað er í sambandi við skips pappírini dagbøkar at at at sjófólkið sjálvt kann hava tær í varðveitslu tá teir oyru umborð sum tað er í dag so r tað soleiðis at tað er oftani skiparin skipsstjórin sum hevur pappírini í varðveitslu sjónvarpsbøkur og annað men eftir hesum herlógaruppskotinum so verður tað eisini gjørt tað at tað er manningin sjálv sum ella persónur sjálv sum hevur hesi tingini undir hond so verð tann nevnt nakað eisini umt mcsopmanin vanliga er mest galdandi fyri fyri sjófólk við handilsskipum hann er ikki galdandi fyri sjófólk við fiskiskipum og har er mann eisini inni og ger nakrar tilleigingar soleiðis at tann sum eitur i l o hundrað og átta hon er galdandi fyri sjófólk við fiskiskipi og við eisini tær broytingarnar tí gjørdar í reglunum soleiðis at atí sambandvið esar heði siglingarbøkurnar at at tað hava rætta soen sum e evðinevnt árum at til eina kratí skal vera í varðveitslu hjá sjófólkinum og í samban við hoyringssvarini so kann g sigast tað at tey fegilinis hava verið eru blivin hoyrd millu anað reiðarfelagið ikki hava nakrar viðmerkingar til tær broytingarnar so hetta her lógarverkið er í veruleikanum ein dagføring ein ein ein forbetring av av at teimum tingunum sum eru annars í dag galdandi har føroyar falts ikki ur havt tær dagføringarnir gjørdar og tð er tað er fremr mann so við at leggja seg l hetta løgtingslógaruppskotið fram soleiðis at mann herfrá og víðari hevur dagført lóggávuna sum hon er í samsvøra við við msc sáttmála okur fara at geva hesum málinum eina góða viðgerð í vinnunevndini og taka tæ tey fólkini til hoyringar sum tørur
takk fyri frú forkvina ja takk næsta røða er bjørt samuelsen
forkvinna takk fyri sum allir undanfarnu framsøgumenninir hava víst á so snýr hetta seg um ati dagføra lóggávuna fyri sjófólk og fáa innført tær broytingar sum eru gjørdar í mvc sáttmálanum altso merithaim loypur conventiin frá tvey túsund og seks og il á o sáttmála hundrað og átta um samleika skjøl sófósins sidentitidokument konvensin sum er heilt aftur frá nítjan hunrað og áttaoghálvtrýss hetta eri haldi eg ikki so øgiliga nógv at sjálvandi skulu vit í vinnunevndini finna út av um tað er nakað serligt vatikki leggja merki til her sum vit átti t hildið serligt eyga við men eg haldi grundleggjandi at hetta er væl frágreitt hvat tað snýr seg um tað eru reiðararnir taka nøkur ting upp her hvar teir spyrja um hetta við fiskiskipum og eg haldi at jóhandal var akkur inni á tí altso teir spyrja um hetta nú eisini er galdandi fyri fiskiskip og tað er kanska tí at í summum førum eru reglur bara galdandi í handilsskipi í øðrum lagi fyri fiskiskip meni meni vinnumálaráðið svarar nokk so greitt atieg haldi eg fari bað at siga tað sum mhvørvisráðið vísir á ati tá ið føroya reiða felag viðmerkir hetta við uppskot til broyting í grein tretivu stykki tvey at tað eigur at gerast greiðari hvørt ásetingin eisini fevnir um fiskiskip sum svarar umhvørvisvinnumálaráðið atað henda grein hevur síðani løgtingslóg koma í gildi áttaogfýrs fevnt um bæði handilsskip og fiskiskip og sum partur gildissetanini á reglum í mc sáttmála í tvey túsund og ellivu varð orðingin í grein tretivu stykki tvey samstundis broytt tá varð ásetingin eisini broytt samsvarandi orðáljóðnum um í mlc tvey túsund og seks uttan at fiskiskip blivu undantikin mett verður ikki at ásetingin eigur at verða undantikin fyri fiskiskip eftir grein trýoghálvtrýss tá ásetingin altíð hevur verið galdandi fyri fiskiskip samstundis sum talan ikki er um nakrainnihaldsliga broyting og sjálvandi kann mann altíð diskutera tá ið tað snýr seg um sjórán og gýslatøku og so frameftir um tað er hvussu relevant tað er fyri fiskiskip so tað er ikki tað er ikki púra irrelevanttann viðmerkingin men altso samanumtikið so er er tað soleiðis at teir nýggjastu broytingarnar í hesum her ml csáttmálanum um rættindi sjófólksins sum er sum verður útsett fyri sjóvráðni og tað er ein ógvuliga viðkomandi spurningur fyri handilsskip ella fyri vápnaðum ráðni tær blivu samtyktar á sumri tvey túsund og átjan og broytingarnar komu altjóða í gildi í desembur tjúgu tjúgu og tí skal eisini føroysku lóggáva vit eru jú partar av hesum sáttmálunum og okkara okkara sjófólk virka eisini undir treytunum hjá altjóða ja altjóða fakfelagnum fyri fyri sjómenn og tað er sjálvandi rættiliga viðkomandi fyri okkum sum sum sjóvinnutjóð ikki minst eisini at vit hava fasst so vit hava nógv skip skrásett ír fass tey eru eisini fevnd av sáttmálum altjóða sáttmálanum fyri skip sum eru í handilsvinnu og eg haldi akkurá hetta her við at tú kann verða tikin sum gýslu um tú siglir á fjarleiðum og og og og íveruleikanum hevur tað verið soleiðis at at tú kanst missa tína hýru og tú kanst missa tína nógvar av teimum treytum tú hevur í tínum sáttmála um tú situr leingi sum gýslu tað visti ikki av at mann ikki var tryggjaður tað vildi hildið at mann var men tað er mann so ovbert ikki og tíbetur er tað ikki nakað vit hoyra ofta um at føroysk sjófólk koma í slíkar støður men vit vita væl atpiratarí altjóða ráð ella ráðn úti í altjóða sjógvi ella í í ífarvætninum langt burtur frá okkara leiðum eru rættiliga vanlig og tað er nógv føroysk sjófólk sum kenna til tað sum sigla við langvara skipum at tey hava tunga verju umborð fyri at verja seg ímótirstjóranum og vit hava eisini akkurát hoyrt um esær donsku sakina við har eitt av teimum donsku verjuskipunum hevur tikið nakar av hesum her sjóravnarum upp og ein gøla eg stæðist burtur úrtí men tað e skal ikki fara iná eg eg skal bara a siga at sjóðveldi fer sjálvandi at seta seg inn í í smálutirnarí hesum uppskotinum sum er eitt sindur eitt sindur tekniskt og vit fara at viðgera tað væl í vinnunevndini og geva landstýrismanninm orð upp á at við

takk fyri frú forkvina ja hetta er eitt uppskot sum ikki hevur nógvan politikk í hsær kunnu vit siga hetta er ein dagføring av nøkrum skipanum sum frammanundan er galdandi meni okkurt er komið afturat s við fyrsta eygnabragd so undraði tað meg ati at mann yvirhøvur skuldi viðgera rættindini hjá sjómonnum tá ið teir verða fyri sjóráðni og verða tiknir til gísla tí tað er jú tað fyrsta sum hendir tá ið tú verður rændur og tikið í gíslu tað e tað at tú hevur einki rættindi tsigur tú verður lastur inni í einum rúmi og uttanfyri stendur ein hermaður ella ein gýslarænar við einari byrsu og hann hugsar ikki nógv um hvørj rættindi tú hevur og tað nyttar heldur einki at lesa rættindini hjá tær upp fyri onumvísunum tíni identitetspappír og annað tað leggur hann sektin á hvør tú ert og hvørj rættindi tú hevur men tað er jú ikki tað hetta snýr seg um hetta snýr seg um at tú mótvegis reiðarínum sum tú siglir hjá hevur nøkur rættindi sum tú ikki skaln missa orsakað av at tú og títt skip hava verið útsett fyri ráðni og tað er sjálvandi tað kann jú blíva aktuelt vit hava havt føroyingar eisini sum hava verið í tí støðu at teir eru afturhildnir og hava verið verið burtur í langa tíð og ikki slopnir ikki eru slopnir heim so tað kann absolutt verða aktuelt fyri føroyingar a koma í slíka støðu og føroyingar eru allastaðni tað eru nógvir føroyingar sum eru ovarlaga á brúgvum hjá nógvum reiðaríum kring heimin og tað eru eisini føroyingar sum sum sum sigla í økjum har sjóráðn eru eru gerandiskostir næstan tað hava nógvir nógvir føroyingar siglt út fyri somalsku strondini við merkskipum millum annað og hava verið verið við eisini til at siglt undan og hildu sjórarnara burtur so atta er avgjørt viðkomandi og tað er gott at vit eisini kunnu vera partur av teimum altjóða avtalunum sum vit hava undirskrivað tað er ú eisini við til at halda justits her heima landi tað at vit hava tikið undir við slíkum altjóða avtalum tað er tað sum landsstýrismaðurin sum ger her hann dagførir nakað av hesum og tekur hettah inn afturat og tað er eisini tað sama galdandi tá ið sjúka rakar og annað ja so er rættindi at halda uppi sum eru tryggjaðir í hesum altjóða avtalunum sum vit eru partar av so tað er í stuttum tað og tað hava undanfarin framsøgufólk greitt væl frá og eg kenni ongan sum ki ikki kundi funnið upp á tikið undiri
í hesum her takk fyri frú forkvinna ja takk næsta
væ fyri proforkvinna ja tað eru poslitivar røddir um hetta her uppskotið eg haldi onkur nevndi her ikki nógv politikkurísin er hvussu a ikki flokspolitikkur kann mann siga og sum tað verður nevnt hetta her er tað at vit hava vit hava meldað okkum upp í altjóða samfelagið og tikið undir við ymiskum sum vit halda skilagott og vit hava eisini staðfest egg lo sáttmálarnar sum tað verður nevnt her mlse og hetta her er so ein partur fyri at fáa tað dagført vita er soleiðis at tað verður kannað av til at so liva vit nú upp til tað sum hesi sáttmálanir siga og so aftaná eitt eftirlit so kanska tær verður víst á at her her er onkur ting sum vit nú eiga at dagføra tá ið hendir ngoldin nevndiiata her um stjóran og biljustinussen vórðu eisini inni á tí at føroyingar hava jú verið út fyri ísnir teirra sigt kanska við donskum handilsskipum tað stendur í uppskotinum ella í viðmerkingnum til uppskotið at kanska sannlíkinder fyri at føroskip enda har sum sjóran er og eg kanska ikki so stór men men tað kann vera so skjótt tað er so eisini at danir hava fyri ein hálvum ári síðani sendu teir eina friggatt niður í gnæarbukkuna spernsnari og tað var e fyri at verja á donsk handilsskip so hættisligt er tað har vesturafrika og har verða jú skip rand og og menn ella fólk tikin til gísla og hetta her hendan frigattin hevði ikki verið leingi har fyrr enn hon hon bleiv rættiliga virkin og tað hav vit lisið um í fjølmiðnum hvussu tað gekk so hetta er hetta er ikki langt frá okkum um tað ikki eru føroysk skip beint nú so eru føroyingar við serliga tí danska handilsflotanum tað eru tríggjar reglur sum ella viðurskiftir man broytir og tað er verið greitt væl frá her og tað fyørs so ikki endurtaka men tað hevur nakað við við starvsviðurskiftini hjá okkara sjófólki at gera soleiðis s i at tað verður bótt um eg havi líka hug at nevna tað síðsta tað er efta er áseting um siglingarbøkur sjófarpsbókin sum dóttar vur nevnt at nú skal maðurin ella kvinnan hava tað mann sigur sjálv staðin fyri skiparin í samband við akkurát tað tá ið vit tosað um ta tilmæli so bleiv eg kunnaður um at helda føroyska sjófarpsbókin hevur onkrar avbjóðingar tá i mann er í russiskum havnum so tað havi eg biðið tey í umhvørjisvinmálaranum hugt eitt sindur nærri uppá um um mann ikki kann fáa fáa tað loyst u onkran máta soleiðisnar at eg veit ikki akkurát hvat tað er sum ger tað men men eg veit onkran sum hevur skift yvir til eina danska sjófarsbók fyri at sleppa undan trupulleikum so tað hevur nakað við at hær sum eitur iðalosháttmála nummar hundrað og átta at gera tað verður so knarri uppá og tað tað er ikki í í hesum pskotinum men her eru tríggjar dagføringar sumi eg haldi tað ljóðar sum øll her tinginum sum havt orðið framsi fólkini síggja rættiliga positift uppá so hetta skal nokk fáa eina góðu postu av viðgerið vinnunevndini taðeisini
takk fyri
takk ein viðmerking frá helga abramsen ger sovæl ja frú forkvinna nevnir landsstýrismaðurin tað at sannlíikin fyri at føroysk skip koma út fyð hesa støðuna er kanska ikki so stór sokn eg hugsa itt sindur um het her at vit hava nógv skip sum er skrásett undir fass og so kemur spurningurin hvat er u føroyskt skip eg veitkk um landstýrsmaðurn dugir at svara tað her og nú tað skal g ikki for langa av honum heldur men men hugseit sindur um hata ar vøroysk skip sum er skrásett í fass kemur út fyri til dømis sjóráðini hvør er tað so sum hevur ábyrgdna er tað ar tað føroyski myndn
til hvør er tað takk fyri tað
takk landstýrismaðurin ger sovæltakk fyri frú forkvinna eg haldi tað er nokk so vanligt at man ikki veita at svara so sigar mann tað er ein góður spurningur eg eg eg veit eg veit ikki heilt men tað stendur í uppskotinum sum eg nevndi at sannleiki fyri at at føroyingar koma ella føroysk skip koma út fyri hesn er ikki so stór eg veit ikki egeri so púra samd við tí tí tað kann vera so øgiliga skjótt og visti ær hesi her fastskipini so so sigla tey jú rættiliga víða eg hevði bara fyristilt mær uttan leggja høvdið á blokkin at at fastskipini verða líkasum koma undir tað
føroyska takk fyri takk fyri so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og løgtingsmál nummar fýraoghálvtrýss tvey túsund og einogtjúgu tað verður beint í vinnunevndina vit fara so víðari í skránni sum er punkt fýra á skránni í dag løgtingsmál nummar seksoghálvtrýss uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um dagpening vegna sjúku við meira longt tíðarskeið persónsskarði til sjávbodna trygging dagpeningur í sambandi við framskundaðar pensjón og útsóttapensjón og annað og eg skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað uni rasmussen fyri javnaðarflokkin eygun samuelsen fyri sambandsflokkin edva jacobsen fyri tjóðveldið hervør polstóttir fyri miðflokkin steffan klein poulsen fyri framsókn ruttvang og tann fyrsti at røða tann fyrsti framsøgumaðurin verður uni rasmussen ger so væl
nú er hetta mál nummar seksoghálvtrýss sum vit skulu hava fyrstu viðgerð av og her eru fleiri ting í einari lóg sum ikki hava so nógv endiliga við hvørt annað at gera men her eru fleiri góðar broytingar

tað eru eini fimm ymisk punkt

í samband við at verða heima og passað

bera brek ella hava álvarsliga sjúku ella ella onnur sum eru undir sjeyogtrýss ár og hava álvarsliga sjúku ella fingið álvarsligan skaða sum hava brúk fyri at vera passaðir heima og her eru broytingar í samband við

so hetta er fyri at forbetra nøkur ting á tí økinum soleiðis at

mann kann siga kann forsvara seg hjá hjúnaðarfelagi at vera heima og og passa makan at eg ikki endiliga skal mann kann siga loysa seg betri at mann biður ein ein annan í familjuni verða heima og og passa makan hjá einum men at tað líka gjarna kann vera makin sum er heima og fær veiting eftir almannalógini og so ja tað næsta punktið tað er so eisini meira av tekniskum slag at javnstilla framskundaða pensjón við við fyrititarpensjón í mun soleiðis at tey verða javnstillaði har í mun til hvat fyri møguleikar tey hava í dagpengaskipanin og sum eg havi skilt á lagnum so er tann broytingin soleiðis at í verandi støðu rakar tað ikki nakran persón so hetta er meira av tekniskum slag fyri ja mann kann kalla tað at at lukka eitt hol sum sum kann misnýtast í hesum so tað er tann eina broytingin har men so er tað ein mann kann kalla tað nokk so stór og og góð broyting hvar mann broytir møguleikan at fáa

fáa dagpengar aftan á fjøruti vikur at hava verið sjúkur í fjøruti vikur

tað at mann kann fáa upp til fjøruti vikur tað er av einum tólv mánaðarskeiði men tá ið man broyta upp til tveyoghálvýs vikur tað er so av einum skeiði upp á átjan mánaðir men broytingin er eisini tað at mann kann í serligum førum fáa fáa tað longt visti er sjúka sum

so fær mann møguleika at leingja tað soleiðis at mann finnur út av hvønn veg tað ber ella visti mann er undir viðgerð sum mann gongur útfrá ferr at broyta tað soleiðis at aftan á eina tíð so so fer mann at kunna koma aftur á arbeiðsmarknaðin ella fer at blíva frískur aftur ella tað vísir seg at tað gongur hin vegin soleiðis at mann hevur tann møguleikan at at mann ikki detta niður ímillum í verandi støðu er tað nakrir persónar sum detta niður millum sum eg havi skilt er tað kanska serliga fólk við krabba mín sum koma illa fyri fyrst av tí at tey hava álvarsliga sjúku men so eisini fíggjarliga tí tey koma í eina sovorliga støðu at tey ikki kunnu fáa veiting frá tí almenna tí tey

og so eiga tey okkurt sum tey skulu brúka áðrenn tey kunnu fáa meir so tað vil siga at tey skulu mest sum einki eiga fyri at kunna fáa veiting tað er óvirðiligt eftir míni metan at tey skuldu koma í eina sovoriya støðu tí dámar mær ógvuliga væl hesa broytingina

er tað eisini broyting í samband við dagpengar til til tey sum eru komin upp í pensjónsaldur men fhava útsetta pensjón at tey eisini skulu hava møguleika at fáa fáa dagpengar men har eru eisini ásetingar við treytum

visttay gera sjúk og fáa dagpengar og sjúkan sær út til at kunna blíva varandi soleiðis at tey ikki kunnu koma aftur á arbeiðsmarknaðin so skal mann fara yvir í at fáa pensjónina aftur heldur enn at forseta við at fáa dagpengar tað er ikki meiningin við tí at mann skal kunna útnytta tað ella hvussu mann skal kalla tað at hava útsetta pensjón og og so fáa dagpengar í longri tíð inntil mann so kann fáa tí útsettupensjónina sum er hægri enn vismann fær pensjónina beinanvegin men hetta er fyri at kunna fáa dagpengar eina styttri periodu visti mann gert sjúkur í tí aldrinum men hevur útsetta pensjón og gma væntar at koma aftur á arbeiðsmarknaðin so eg haldi hattar er eisini ein

so hatta er bara galdandi visti mann ikki fær pensjón at mann kann fáa tdað pengar og so er tað hetta her við

við stjórar í smáum feløgum at nú fer mann at gera møguleika at tekna sær trygging har tað eru nøkur fá fólk í einum felag sum mann sær at tað kann vera ógvuliga trupult fíggjarliga hjá einum hjá einari lítlari fyritøku at kunna gjalda løn til ein stjóra sum blívur sjúkur í longri tíð so let mann upp fyri tí møguleikanum at tær smærru fyritøkurnar kunnu tekna sær trygging á sama hátt sum tey sum eru sjálstøðugvinnrekandi ella tey sum hava partafelag og eru einsamøll so so gevur hetta møguleika til onnur smærri feløg eisini og har har hevur mann ein formil inni í í mun til dag fanga skipanina hvussu nógv mann skal kunna betala út í lønum fyri at kunna fáa part av hesum í verandi støðu ligrar nokk um eina komma níggju milliónir er greinsamn fyri felagið skal betala í lønum at stjórin skal hava møguleikarn at kunna fáa dagpengar tá ið hann ger sjúkur frá fyrsta degi so eg haldi her eru fleiri góðar og og viðkomandi broytingar sum ikki koma at kosta so øgiliga nógv men kunnu vera øgiliga viktigar fyri nøkur fá fólk mann gongur út frá at tað fer at kosta so sirka hálva aðru millión upp á eitt ár fer kanska at hækkað eitt lítið sindur tey fyrstu árini av tí at tað kannska vera fleiri sumfara at koma undir hettar her við útsettari pensjón men tað verður hann nokk ikki tey stóru tølini mann gongur út frá tað fer at broyta so sirka hálva aðru og lógaruppskotið skal koma í gildi frá fyrsta apríl er ætlanin og t eru pengar settir av í ár til til hesar broytingarnar so so tað verðu ikki nakað við at tað skuldi bjóðst nøkur eykajáttan til í ár fyri at kunna gjøgnumføra hetta her
takk fyri
ja takk fyri elsbett mersetis gunnestóttir ein viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður og takk fyri eina greiða røðu ja una rasmussen akkurát hetta sum røðarin nevnir hett her við at hetta kemur at vera gott fyri nøkur fá men tað er so heilt tað rakar so heilt øgiliga hart hesi fólkini hesi fáu fólkini tíbetur tá ið tað rakar vit hava nokk lisið vit nokk fleiri sum hava lisið um onkran útróðrarmann sum koma rættiliga illa fyri sum ikki verða fevndur av skipanini tí at hann var stjórin og hetta við at eitt lítið felag skal kunna betala lønina tað er lættari sagt enn gjørt tí ati viðkomandi er ein partur kanska av einum útróðrarbard og er mansiur eeri líka aktiv sum hinir tí eg haldi eg at tað er gott at hetta kemur upp á pláss eg haldi eisini at uni nevni nemliga hetta her at hetta eru nøkur fólk
men hetta rakar harttakk fyri uni eitur sjálvandi uni rasmus
átingi unirasmussen ger sovæl takk fyri ja tað er akkurát tað tá i tað er eittfelag og tað kanska erið eini tríggir ella fýra persónar sum sum arbeiða í hesum felagnum ella kanska eiga tað og og arbeiða saman so blívur tað tann eini persónurin sum stendur registreraður sum stjóri og av tí sama hevur tann persónurin ikki rætt ja ætlaði almindiligheit at fáa dagpengar á sama hátt sum hinir tríggir persónarnir vs e eru ýa so eg haldi hat tað er gott at mann skal kunna tekna eina slíka trygging og hon kostar trý túsund og tvey hundrað krónur um hálvari er ætlanin sum eg skilji og og so tað dekkar inn aftur longu aftan á mann eg hava fingið dagpengar kanska í eina viku ella har
takk fyri takk fyri og so mong vóru orðini tann næsti at røða verður næst
næsta røða verður eykum samuelsen ger so væl ja takk fyri frú forkvinna til viðgerðar er uppskot í uppskot um forskelja broytingar í dagpengalógini dagpening vegna sjúku sum vit í javnaðarflokkinum eru positiv yvirfyri her eru nakrar broytingar vit hava sjálvi havtáður havtlagt broytingaruppskot fram um um hetta her við stjórum og minni fyritøkum og langtíðarsjúku og eisini nakað við starvsmonnum tey uppskotini tey hava so ikki vunnið frama her í løgtinginum men nú kemur so eitt uppskot her frá landsstýrinum sum inniheldur fleiri av teimum tingunum tað sum tað so ikki inniheldur tað er so etta her við starvsmonnunum tað verður nevnt nakrið hoyringsskrivinum tað skal eg koma aftur seinni men tað uppskotið fer javnaðarflokkurin at leggja fram aftur hetta uppskotið her snýr seg um fimm broytingar í dagpengalógini har mann sum tað fyrsta flytur tey sum fáa hefta her við endurgjald fyri mista arbeiðsinntøku í samband við ansing av avvarandi tað verður flutt frá hesari lógini yvir í lógina um almannatrygd og tænastur tað er tað eina taðn næsta tað er at framskunda pensjón verður javnsett við fyritiarpensjón í hesari lógini tað triðja tað er so tað við langtíðarsjúku at mann loyvir leingir dagpenningatíðarskeiði tað fjórða tað er at tey sum hava útsetta pensjón fáa rætt til ella sum útseta sína pensjón velja at gera tað fáa rætt til dagpenning og tað fimta tað er so hetta her við at mann byggir upp á verandi ásetingar um stjórar í smærri feløgum sum hava nakað av arbeiðsmegi afturat sær at tey fara at verða fevndur av tryggingarskipanini vistu vit taka hetta her við mistu arbeiðsinntøkuni fyrst at mann verður fluttur frá dagpengalógini yvir í lógini um almannatrygdog tænastur so er tað soleiðisnar at almannalógin um almannatrygdogtænastur hon ásetti at mann kundi fáa at mann kundi fáa samsýning ella endurgjald av hesum her eftir hesum her við at ansa ansing í samband við ansing mista arbeiðsinntøku í samband tað var áðrenn í sambandi við mista arbeiðsinntøku í sambandi við børn sum bera brek tað bleiv so víðkað í ella við varandi sjúku tað bleiv so víðkað til persónar við seinheilaskaða sum vórðu yngri enn sjeyogtrýss ár visti mann ikki hevði tað ikki høvdu nakað pláss til tey stovnspláss og persónar sum vóru yngri enn sjeyogtrýss ár sum sum vildu ella sum er doyggjandi heima og orsøkin til at tað seinna kom í í lógina um almannatrygd og tænastur tað var tí at tann skipanin sum mann hevur við at ansa eldri og óhjálpinum heima sum liggur úti hjá kommununum hon hon fatar um tey sum eru sjeyogtrýss ár og eldri og tað var ein lóg sum nakað ein skipan sum kommunurnar umsita tí valdi mann so at seta hetta í lógina um almannatrygd og tænastur øh og har er tað so í dag soleiðisnar at tá tað eru tvær lóggávur sum geva rætt til løn undir sjúku so er tað tann í hesum førunum dagpendingarlógin sum skal troytast fyrst áðrenn mann fer yvir í lógina um almannatrygd og tænastur tí tað er jú altíð so við uppjalsveitingum og sovíðari tað sum fyrr var forsørn at mann skal troyta allar aðrar møguleikar fyrst og upphæddin er so er so hægri lógini um almannatrygd og tænastur og tí heldur mann tað at mann skal siga at tað er tann lógin sum skal yvirtruffa hina sum mann skal siga upp á tann mátan øh so er tað hettaher við framskundaðari pensjón tað er jú ein skipan sum líkist akkurát fyri te á pensjónini sum bleiv gjørd við pensjónsnýskipanini har mann segði at fólk sum trý ár áðrenn tey blivu sjeyogtrýss viss tey vórðu uppútslitin á arbeiðsmarknaðin so kunnu tey søkja um framskundaðar pensjón og skuldi fáa tað fyri málsviðgerðin skuldi vera sjótari og alt eftir her enn fyritíðarpensjón tay tað var nokk so leingi tá og að tey skuldu so koma inn í í fyritíðarpensjónsskipanina øhog í sambandi við fyritíiarpensjón er tað jú so at tey sum fáa hægstu fyritiarpensjón tey fáa ikki dagpengar vegna sjúku tí at dagpengar vegna sjúku fær man teiman er á arbeiðsmarknaðinum og tey sum hava hægstu fyritíarpensjón verða mett til at hava á lítlan og ongan arbeiðsførleika og tí fáa tey so ikki ha so at hetta her snýr seg faktiskt um at tey sum fáa fær man framskundaðar pensjón og hon er hægsta fyritaa pensjón so fær mann ikki rað til rætt til dagpengar so tað verður javnsett so er tað hetta her við langtíðarsjúku sum eg haldi eru tað tann størsta broytingin kann man siga í hesum her uppskotinum sum er nakað sum sum vit hava manglað leingi góða ordiliga skipanir fyri tey sum verða langtíðarsjúk tí at hetta her við fjøruti fjøruti vikum tað veit mann serliga kanska tá tað er krabbamein at at tá er mann ikki liðugur við við viðgerðina og mann veit heldur ikki um kanska um mann er førur fyri at fara út aftur á arbeiðsmarknaðin tey fólkini eru í dag ella hava verið nokk so illa fyri tá ið tey detta út úr dagpeningaskipanini og tí vil mann so her leingja ta so at at mann kann faktiskt vera í dagpeningaskipanini inntil te staðfest um mann kann fara til arbeiðis ella ikki og eisini tað at hesi fólkini tey kunnu hava tørv á at fara stigvíst aftur til arbeiðis ikki at fara til arbeiðis beinanveg aftan á eina viðgerð mann skal hava eftirviðgerð og sovíðari at mann kann fara spakuligani til arbeiðis so tað haldi eg er ein øgiliga góð broyting at hon kemur ø og her er ein talva í her sum vísir at í tvey túsund og átjan vóru ta áttaogtrýss fólk sum duttu út úr dagpeningaskipan tá tey høvdu fingið dagpening í fjøruti vikur og har sær mann so at inntøkugrundarlagið hjá teimum aftaná var var soleiðisnar ati áttaogtjúgu fólk fingu játtað fyritiarpensjón og tíggju fólk fóru í arbeiðsbúgving sambært lógini um arbeiðsmtiltøk og níggju persónar fingu fyribils hjálp eftir forsargarlógini og fimm persónar høvdu onga ella aðra heiltlága inntøku og fimtan persónar fóru aftur til arbeiðis og har kann mann sum tað eisini stendur í kanska hava varhugan av at tað er kanska væl sannlíkt at at onkur av hasum her fólkunum eru farin ikki hava endurvunnið sín fulla arbeiðsførleika men tey av fíggjarligum dáðum eg havi verið noydd ella kend seg noyddan at fara til arbeiðis og tað vísa eisini hoyringsskrivini bæði frá krabbamainsfelagnum og eisini frá ráðgevingini fyri føroyingar í í danmark at at hetta her er ein týdningarmikil broyting sum sum hevur verið tiltrongd leingi at hon kemur tí at hesi fólkini ikki altíð hava rætt til forsorg ella uppjalsveiting og so fáa tey so detta tey niðurímillum og tey eru kanska í sjúkraviðgerð í einum niðri í danmark ella aðrastaðni og hava nógv annað at stríðast við og so fáa eisini missað tey so fíggjarliga grundarlag so tað er sjálvandi øgiliga gott og gleðiligt at tað at tað verður rætta upp nú so er tað hetta her við stjórin í smærri feløgum har bleiv tað gjørd ein broyting í tvey túsund og seytjan ein varislig broyting tí at faktiskt er tað mær vitandi ikki nøkrum norðralandi at arbeiðsgevarar kunnu tryggja seg pá hendan mátan tí at mann væntar vanliga eru sovorðnar reglur um dagpening vegna sjúku og sovíðari fyri løntakararnir tí at arbeiðsgevararnir vænta mann kunnu fáa sær løn úr sínum egna felag ella hvataer at tmavia man er arbeiðsgevarar so hevur mann eisini ráð áafíggja dagpengar soleiðis hevur tað verið í norðralondum mær vitandi men í føroyum hevur mann so havt hetta her við at arbeiðsgevarar kunnu tekna sær eina trygging og tað gjørdi mann so eisini hesa broytingina í tvey túsund og seytjan ati at tað vóru stjórar í egnum felag sum sum høvdu bara helst ikki høvdu onnur í í í starvi enn seg sjálvan ella bara eitt sindur av leysari arbeiðsmegu afturat og hetta varð gjørt sum ein byrjan til at tryggja stjórar í minni feløgum tí at tað eri jú eyðkendr í føroyum avt vit hava øgiliga nógv lítil og kanska ikki so fíggjarliga sterkt feløg í føroyum sum klára hetta her at fíggja sjúku hjá arbeiðsgevaranum tað brýtur eitt sindur frá mynstrunum kann mann siga í okkara grannalondum og tí kom tað so tá og nú byggir mann so uppá og víðkar hettar við rættin hjá stjórum og tað haldi eg eisini er gott og so tað haldi er fínt at mann kemur við tí so at samanumtikið kann mann siga at her eru her eru nógvar ella fleiri øgiliga góðar broytingar í lógini og tað sum hoyringsskrivin frá krabbameinsfelagnu vísir nemiliga á heta hetta her við at teimum er starvsmaður og er sjúkur aftaná ta mann verður vanliga uppsagdur tá teir hundrað og tjúgu dagnir eru farnir og tey ynskja at tey koma undir dagpeningaskipanina tað er so ikki tikið við her men tað er so eitt uppskot sum javnaðarflokkurin hevur gjørt og sum eg haldi verðið framlagt í dag ella nú ein av døgunum so at tað fær mann so høvi til at taka støðu til aftur tá men mann hevur so ikki valt at hava tað við í hesum uppskotinum men javnaðarflokkurin fer at geva hesum uppskotinum eina eina góða viðgerð í nevndini og fer at taka undir við upp

takk ein viðmerking frá elsbet mersetis gunlestóttir ger sovæl ja takk fyri harra formaður eg minnist væl í tvey túsunog seytjan t í hendan lítla broytingin var fyri í trivnaðarnevndini s tað sat eg sjálv har og tá minnist eg at mann segði at mann byrjaði varliga og so hevur mann tikið træin upp tí at mann trývir næstan ikki sínum egnu oyrum tá ið mann hoyrir um ein útróðrarmann sum er komd illa fyri tað at hann er stjórhúsinm ella í hesum felagnum ja men soerðhans ikki fevndur av sjúkradagpengunum so har mátti mann í gongd við tað og tað er so við í hesum her uppskotinum og røðarin nevnir hetta starvsmonnum ehar kann eg upplýsa ati tað er nakað sum mann fer at arbeiða við men akkurát sum støðan var tá so so var tað soleiðisnar at tað kravdi meir tað kravdi meir og tí valdi mann at gera hetta beinanvegtakk fyriha
ja takk fyri hoyrað
ger so væl ja takk fyri viðmerkingina ja at tar við starvsmonnum eg veit at tað er eitt sindur meira umfatandi javnaðarflokkurin hevur brúkt nokk so nógva tíð upp at arbeitt við tí eisini tí at tað var eisini frammi tá í seytjan átjan at mann hetta hevur við viðurskift nýggja starvsmonnum í forvold til dagpengaskipanina og eg hugsaði tá at mann burdi gjørt ein eina nýskipani har mann har mann kanska hugdi eftir dagpengaskipandi og tíð hjá starvsmonnum og ov líkasum kompineraði tey tingini tí at har eru forsellig forsellig góð ting í báðum skipanum men eisini ting sum ikki eru góð fyri løntakararnir í í báðum sum mann kundi havt gjørt eina nýskipan sum tað eisini verðið nevnt hesini her uppskotinum men hetta hetta er so tað sum mann hevur við nú og at har við útróðrarmonnunum haldi eg sum eg nevndi í byrjanini er øgiliga gott at tað kemur tað tar rakar øgiliga hart hesar smáu fyritøkurnar tá ið onkur verður sjúkur og ikki fær sjúkradagpengar so sjálvandi eiga við
tittat hava tað við takk fyri frú forkvinna takk fyri
fyri frú forkvinna ja sum tað longu sagt so er uppskotið er um dagpegning ganga sjúku long tíðarskeið persónsgarði til sjálvbroyna trygging dagpening í sambandi við framskunandi og framskunandi persjón og útsettar pensjón tað dragar seg um fimmfaktiskt mest av uppskotinum er um fimm broytingar tær eru sjálvandi longu greiddar nokk so væl orsøkin til uppskotið er ttað innriheldur fleiri ymiskar broytingar og sum uni rasmussen eisini var inni á so eru allar tær broytingarnar ikki so samanhangandi mansigur samla men men tær gera ein góðan mun á hvør sínum øki tað er ikki so nógv tengdar at hvønn hvørja aðrari talan eru bæði um broytingar sum betur um rættin hjá borgaranum og konsekventsbroytingar við aðrar lóggávu soleiðis at tær lóggávurnar arbeiða betri saman tað eru fimm í høvuðsheininu um fimm broytingar sum tað longu sagt og og eg haldi tað eg hyggur eitt sindur eftir teimum broytingum sum verða gjørdar nú so eru tar veruliga til fyri at styrkja enn betri um vælferðarøkið fyri ati líkasum styrkja hettar her at gera nakrar broytingar har sum tað veruliga hevu er eftirspurt spet mersetis sgunlesdóttir sum eisini vær lanstýriskvinna vit tosaðu onkuntíð um hetta her eisini í sambandi við í sum verður nevnt nú við starvsmonnunum og og nýggi landsstýrismaðurin hevur eisini tikið tað upp eftir lspet mersetis gundlegsdóttur og hyggur upp á málið og tí verui ag onkur fundir so at taðer gongd í tí málinum men tað málið var eitt lít sindur størri avbjóðingar at fáa loyst soleiðis at tað vendi rætt men samgongan arbeitti tí málunum eisini tað er tað er ordiliga gott visti et havi fingið loys tað so so er tað høvuðssæt tað eina tað er tað fyrsta har tað er endurgjald fyri mista arbeiðs inntøku í sambandi við ansing og avvarandi verða flutt tð tað eru faktiskt tvær lógir sum dekka taðer dagpeningarlógin og so er tað almenna trygdu tænastur lógin og og so er tað taka punktuni fyrst bara framskunda persjón verður javnsett í fyritigar pensjón í í dagpeningarlógini longti dagpeningartíðarskeið persónar við útsettara pensjón fær rætt til dagpening og so er tað tær stjórar í smærri fyritøkum sum hava rætt sum hava nakað arbeiðsmegi afturat tí at verða stjóri verða eisini fevndir av sjálvbodnari tryggingarskipan sum eg líkasum tekur og hygga eitt sindur upp á ta endamálina við uppskotinum sum eg segði taðer fari betra um vælferðina tí at nøkur av hasum uppskotunum hava ikki ordiliga rokkið sítt endamál og og koma at røkka tað rættiliga nógv betri nú við hesum her broytingunum

persónur líkur treytir tað er tá man fer heim at ansa avvarandi tað kann verða við sjúku tað kann vera við við serligan tørv og tað kann vera doyggjandi so so hugsaði eg lítissindur tá ið eg las í tekstinum nakað um tað at at í nøkrum førum víst tað seg at hjúnafelagið man sigur tað var meira ikki tað sama fíggjarliga hjá einum hjúnafelag fór heim at passa

og tað ikki allar sum kunmu koma undir dagpeningarlógina og so verður mann mann ger tað at nøkur fara at fáa meir mær hugsi at mann kanska hyggur eitt sindur upp á at mann ikki altso at makið ikki skal kunna fáa minni við hann fer heim at passa nakan hjá sær sum sum eg sjúkur men hatta fer í trivnaðarnevndina vit koma hyggja nógv meira upp á hatta har hvussu útfallið eg er tí tí man hevur nevndararbeiði í sambandið heftar her men men hetta er sera ein positiv broyting sum gevur enn fleiri møguleikar enn dagpeningarlógin av tí tað er ikki øll sum kundu fáa ansingarsamsýning eftir dagpeningarlógini sum koma undir almannatrygd og tænastur og tí gevur tað enn fleiri møguleikar og so er tað tað framskundaða vistimann í framskundaða pensjón og og so hevur mann møguleika tí at summi teyð hava valt ati ella

nemliga tay sum hava framskundaða pensjón tá vevður hon samanluknað við satsin sum svara til hægstu fyritiapensjón og tað er tann møguleikin sum gjørt tað læktari og tað vurst tú hevur trý ár eftir inntil t kemur á fólkapensjón so hevur fyriteampensjón hægsa fyritea pensión hon hevur kunna havt eitt sindur tunga prosess so már valt at taka hetta punktið inn afturat framskunndepensjón og dagpeningur vegna sjúka persón ið hevur fingið játtað framskunandpesjón við einum satsi svarandi til hægsu fyriteapensjón ver javnsettu persón við hægstu fyi hetta er at gera tað arbeiðið lít sindur lættari og eisini tá ið ein sum hevur hevur fyriteapensjón fari sjálvandi eg kemur ikki innundir hetti við at hava rætt til dagpening tí ein hægsti fyriteapensjón fært tú av tí at tú hevur onga arbeiðsorku eftir og visti er ein arbeiðsørka so er tað til nakrar heilt fáar tímar og tað tað liggur í annars segði mann ikki hevði mann ikki fingið hægstu fyriteapensjón visti ikki var tað at førleikarnir at vera á arbeiðsmarknaðinum ikki vóru til staðar

altso longt dagpeningartíðarskeið altso tað hevur verilig øgiliga nógv tosað um tað at og tað er verveldug avbjóðing hjá nógvum tað at tú hevur havt fjøruti vikur tá eg sjúka leikará og tú kanska tann tíðin hvat mann møguligt skal skal verða undir reabilitering verðar endurvenjing koma fyri seg aftur og so er viðkomandi dottin út úr dagpeningarskipanini nú er tað longt til til tveyoghálvtrýss vikur í einum átjan mánaðartíðarskeiði dagpeningurin kann í ávísum førum verða veittur í longri tíð tað stendur eisini akað samanlukningar inni í uppskotinum har stendur í danmark nemligat hava styttri tíð men har eru so øgiliga nógvir møguleikar til for leingis inni í tí donsku skipanini ogt hyggja uppá leypandi fyri at fylgja við hvussu hvussu men hatta er ómetaliga gott tí at tað vísir seg at fjøruti vikur hava í nógvum førum verið fortepurt fór for stutt satt ta gera og tað stendur amin eisini at mann enntá møguleika fyr at leingja tað tí ofta tað at tú eisini tað tú kanst kanska periotiskt ikki beginna aftur fulla tíð eg veit ikki um um landstýrismaðurin kann eisini evrá hasum nýggjur økjunum men tað vísir seg ofta at vera giliga stirvið tá ið tú kemur í holt við hesari lóggávurnar entin skalt tú fult út aftur illa skalt tú velja slett ikki at at fara á arbeiðsmarknaðin í nógvum førum hevði ein kompinatión at tú kanska segði ein hvartíð hálvtíð soleiðis at mann líkasum fær prøvað tað av tí eg veit at summi tað fyrkiat vera akurát inni er hettar men summi hava tað øgiliga lógavanr íila stirvin tá ið tað kemur til tað at hava møguleika fyri at virka eitt sindur á arbeiðsmarknaðinum entin skalt tú hava kanska eina fulla pensjón ella skalt tú vera virkin tað er akkurátsum einki millum ting ella taðhevur hvussu verið biokratiskt ofta øgiliga tungt at arbeiða við og so er ta heta her útsett pensjón og dagpeningur tað haldi er ordiliga gott tí tá ið tú hevur valt at tað kom í í lóggávuna um pensjón at mann skal ha møguleika fyri at útseta pensjón og so hevði mann ikki møguleika fyri at fáa dagpening í sambandi við sjúku visti mann valdi at útseta pensjón tvey ár og var ein forsetaðan arbeiðsmarknaðin tá haldi eg at tað er ordiliga gott at tá hev tú valt at útseta pensjónina at tú hevr møguleika fyri at fáa sjúkrapengar á jøvnum føi við við onnur elspet mesetes gunleygsdóttir sum tá var landsstýriskvinna hevði het er frami ein øðrum máli sum sum vit snakkaðu um tá tosa vt um hetta her týdningin av at kunna so livrt onkuntíð sagt eisini at mann skal bæði hava dagpeningar dagpening og fólkapensjón og áaltso tað skal helst tað kann eisini blíva soleiðis tað haldi ikki altso eg haldi sjálv at atitá hevur mann ein part av fólkapensjóni bie heldur tú evr faktiskt rættiliga stóran part undirvertsarbeiðsmarknaðin og hon hevur tað so allíkavæl sjálvtsum sjúka kemur uppí men tá ið tað ikki er tað kann heldr ikki vera t tað má eisini vera javnbørtis innan fyri innan fyri vinnuna soleiðis at at tú ert nøkulunda á jøvnum føti við tey sum eru niðan fyri sjeyogtrýss sum standa á arbeiða við síðuna tey fáa ikki henda fólkapensjón afturat síni síni arbeiðsinntøku so eg haldi fínt at teinmun valt útseta pensjónina at tú tá kanst fáa fáa sjúkrapening visti tú blívur sjúkur enn kanska ein styttiri tíðarskeið og og arbeiða eina fiskavirki kanska attú ert at tú ert líka við onnur og so ver tað her síðsta her sum vit eisini snakka nógv um hetta her stjórari smærri feløgin í verandi skipan kann eitt stjóri egnum felag teknað seg sum sjálvbodna trygging á almanaverkinum skipanin verður við hesum lógaruppskoti víðkað til eisini at fevna um stjóri felagið sum hevur starvsfólk afturat sær oghar varð tað varð varð tað sagt her í eina viðmerking millum annað útróður at tá er tað ofta ein sum hevur bátin og oyðuran og so hevur hann kanska tveir persónir afturat sær og so hevur viðkomandi ikki kunnað fingið naka burtur úr hesær skipanini tí at og tá hevur mann ofta verið ómindilig illa stæddur tí mann er eigari av báti og taðhevur eisini víst seg við onkra aðrari skipan í samband við als har hevur mann heldur ikki kunna fingið nakað uttan soleiðis at bátur ogalt verður selt altso ein sum eigur ein bát har átti at vert øgiliga illa stræddur í tann almenna skipanin í forhold til onnur men tað er bara tann munurin kanska teir er tríggir við men tann eiini eigi bátin og tá ið so blívur raktur av sjúku so stendur hann fullstendiliga bera jól og kann einki tí at hann hevu ikki kunnað tekna trygging tá ið hann hevur onkran afturæ sær og vit onkuntíð snakka um hetta her í samband við arbeiðsleiðstrygging eisini ati vissu tað kemur ein ein steðgur í hjá teimum sjálvt um teir altíð at betala inn tá tá var einki problem tá sleppur mann í part men tá ið tað víst seg verða avbjóðandi til at fáa út teir skulu bæði gevast og og fara av báti og bátur skal baða seljast alt fyri at kunna fingið eitt oyra so tað var ofta verið øgiliga trupult hjá teimum sum sum eru virkandi við hesum bátinum og eiga teir eta er ordiliga gott og eg haldi eisini at hetta vór vað man byrjaður at arbeiða við áðrenn skifti bleiv í landsstýrinum tí at vit tosaðu undirritaði og elsper mersetis gunlasdóttir og vit sótu snakkað um hetta her við við útróðrinum og avbjóðingini í tí om mann hevur eisini havt onkur onkur dømi so hetta fer í málið hjám trivnaðarnevndina og sambandsflokkurin skal eisini vera við til at geva hetttær eina
eina góða viðgerð takk fyri frú forkvinnu ja nú fekst tú nokk so nógv erkatíð her tað er ikki so tá ið ja tá ið tín gongur so skjótt
ein viðmerking elsbett mersedis gunlestóttir ger sovælja takk fyri harra formaður ja er tað nakar sum kennir akkurát til hetta her við hvussu útróðrarmenn kunnu vera raktir so er tað røðarin og hon eg veit e hon hevur verið rættiliga áhugað í hesum økinum og tí er tað at fegnast um at við hesum uppskotinum nú er tað soleiðisnar at sjálvt um tað er stjóri í einum felagi sum rekur á ein útróðrarbad so er verður kann viðkomandi verða fevndur avsjúkradarpengum frá dag eitt so hetta her er virkliga mann sigur vit eru á rættari leið í í samgonguni tað má mú vit siga og tá ið thugsaði eisini um hetta her nú nevndi røðaran hetta her við lógina um almanatrygd og tænastu hesi her gjølduni ella ta samsýning sum ella lønin sum tey fáa fyri at fara heim at passa sítt egna sítt barn sum er sjúkt ella doyggjandi at har hevur mann hækkað eisini upphæddina eg meini hon var nvígatjúgu hon er farin upp át fimmog

edva jacobsen ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja tað er ótrúligt bæði hasin punktini sum elspet mersetes gunlesdóttur nevndi við meg akkurát nú undir ritaða tað í sambandi við hetta her við útróðrarfólki sum sum hevur verið ein kleppur r fantastiskt at atvit í samgonguni hava sett hol á at fáa tað gjørt og so aftur hitt at mann fær meira enn mann fekk áðrenn í sambandi við autematikutænastur at mann er rættiliga nógv styrktur í tí tí at tað fyrst rakar sjúka og og onnur ting sum gera ta avbjóðandi at fara út á arbeiðsmarknaðin og so tann fíggjarligi kleppurin sum kemur ónið hann hann er ikki atbera hjá nógvum familjum og tað er ikki bara tann sum er sjúkur tað ðtað fer tað serligar út í alla familjuna og og tað er ikkitilat komba rættkjøl so tað er øgiliga gott at mann hevur valt at seta hol á eitt her og fáa styrkt tey tær fíggjarligu hjálpirnar sum sum tey fólk
veruligan eg havi brúk fyri takk fyri takk fyri tá næsta røða verður herður
støttir ger so væl takk fyri frá fólkini ja vit viðgera broytingar í dagpeningaskipanini og sum tit sagt so er fyri tað so er talan um at gera fimm broytingar ið skulu tryggja betri rættindi til borgaran við hesum uppskotinum so verður dagpeningatíðarskeið longt úr fjøruti vikuni ein tólvmannarskeiði upp í tveyoghálvtrýss vikur enn átjan mannarskeiði umframt at mann eisini ger tað møguligt at fáa dagpening longri enn sær tveyoghálvtrýss vikurnar um tað er soleiðis at persónurin til dømis hevur álvarsliga ella lívsættisliga sjúkuhetta er at leingja tíðarskeiðið tað eru nakað sum vit hava viðgjørt áður tí tað sjálvandi kunnu koma støður har ið sjúka ger at tørvur er á dagpenninki longri enn í fjøruti vikur og eg haldi eisini gott at mann ger ein ásending um at tað ber til at fáa tað longri skuldi tað vera umstøður sum gerast við galdandi har umframt hasar broytingarnar sum verða eisini gjørdar broytingar soleiðis at stjórar og smærri fyritøkum verða betri tryggjaðir og at persónar sum útseta fólkapensjónina fáa rætt til dagpening hetta eisini broytingarsvitið í kjólatali er góðar og sum vit halda er viðtil at betra um rættindini og at styrkja bæði okkara skipanir og okkara arbeiðsmarknað har tá so verður tað eisini gjørt ein áseting um at vit sæðu persónir líka treytirnar í greinini fimmogtjúgu stykki eitt í lógini um almentrygdur tænastur so hevur persónur ikki rætt til dagpengar men til tað upphædna sum lógin um almentíðum tænastur gevur og tann upphædna er typis hægri so fyri summi verður talan um at fáa hægri veiting mann javnsetir eisini tey sum framskunda sína persón við fyritøkuar persónistar og viss mann skal siga um uppskotið generelt so eru hoyringsferðini til uppskotið rættiliga positiv sum eru hoyringspartin at vísa tá á ymisk viðurskifti ið tey høvdu yngstu eisini vórðu broytt millum annað kappamálsfelagið hevur verið við hundrað og tjúgu dagarnar og tað er sjálvandi nakað sum vit kunnu viðgera í nevndini sum fær viðgera og sjálvandi fær vit eisini at innkalla tær hóvurspartar sum eru relevantir so at vit fáa lívst málið væl men eg haldi vit síggja í orðaskiltum í dag at eg eri rættiliga stór ella breið semja um hesar broytingarnar tað sum kann falla mær í eyguni tá eg lesi yvirhøvur lovin um dagpeningur í sjúku so so haldi eg tað kann virka eitt sindur undarligt ella hvussu er eitt evni sum vit áttu at tikja kjak um um tað at teir fólkapensjonistar sum fáa fólkapensjón men eisini arbeiða við sinna av at teir ikki hava rætt til dagpening tá teir gerast sjúkir tað haldi eg hvussu at vit áttu at kunna kjaka sum tí at hetta er hóast alt tað hesum fólk sum eru á arbeiðsmarknaðinum og sum kunnu blíva sjúk men sum koma í arbeiði aftur tá tey gerast frísk og tí haldi eg hvussu at mann átti at viðgjørt tað tí at tað kann vera at tað eru summer fólkapersónistar sum eru at hanga við sær í upphæddini sum sum tey missa gera sær sjúk so tað eru eisini nakrir spurningar sum eg havi at fara at seta í undirnevndarviðgerðini soleiðis at tey fáa líst hvør ávirkan tey eisini hevur á lívið hjá hesum borgarunum men eg haldi at tey málið eru rættiliga væl lýst av teimum sum hava havt orðið áðrenn eg og tí havi eg ikki

frá eykum samuelsen gert tú væl takk fyri frá fólkum neyðanum nevndi her vóru pálsøktir nettu fólkapensjonistarnir har eg ikki náddi at koma inn á tí mínari røðu men eg haldi mann átti at kjakast um umverandi fólkapensjonistar tí gomlu skipanini tí tað er jú ein samansettur bólkur við øgiliga ymiskum inntøkum og í tí skipanini hevur mann kanska serliga staka pensjonistar sum ikki hava egin uppsparing tí mann ikki er komin so langt við tí og kanska lága inntøku bara pensjonina og kanska hava húsútreiðslur enn og so víðari sum kanska eru nokk so illa fyri og mann sá tað eisini í snið við fátækra vágum at hava serliga tey giftu fólkapensjonistan sum eru littir munandi upp í undanfarnu undanfarnu av samgonguskeið so har er ein lítil bólkur sum mann kanska
kundi hugt eftir takk fyri
takk hevur politiskir væl takk fyri takk fyri viðmerkingina egnum samastaðni eg eisini er púra samd eg hugsi at eitt fólkapensjonistur hevur tørv at so arbeiða við sína av og hevur verið farin á løn men gerst tú sjúkur og missir hesa lønina so kann tað vera ein øgiligur smeitur fyri persónin at missa ein so stóran part av sína inntøku og tað kann kanska ikki vera nokk til at gjalda falsar útróttrarar og so víðari so tí haldi eg avgjørt at tað er at kjaka eitt eiga at taka eisini mun til at lyfta ella at betra um
javnan í okkara samfelagi takk fyri takk tann næsti at røða verður steffan klein poulsen ger so væl
takk fyri forkvina her eru sum undanfarna røðara nevnt fimm justeringar í dagpeningalógini og summar av teimum eru nokk so beint fram og onkrar sindur størri øh og og tann fyrsta er at at tað eru nøkur sum mugu fara frá sínum arbeiði av tí at tey mugu taka sær av avvarandi og ein partur ein haldi ei øgiliga lítil partur av teimum kunnu so verða fevnd av bæði dagpeningaskipanini og almannalógini og viste ikki havi skilt tað rætt so er tað tá ið talan er tá tað er talan um sjúkbørn og om møguliga tað er aðrar søður sum gera við dekkara báðum men tað stutta at langa er at almannalógin hevur eitt hægri loft og og tí

eitt hægri útgjald tí at lofti er hægri og og tað er erliga og tað er serliga tey sum sum hava eina forhálsis hugaløn í forvegin men tað er so ein ein ein forbetring fyri ein ein part av borgarum sum í dag er fevnd av báðum og so er tað ein ein onnur lítil justering har ein sum fær framskundaða persón í dag ikki skal hava rætt til dagpening vegna sjúku tað verður so rætta ella justerað

kann siga hetta er kanska tann tann tann størsta broytingin sum verður gjørd og tað er at mann leingir dagpeningartíðarskeiði og og har er tað nokk so áhugavert at síggja hvussu langt tað er í londunui rundan um okkum og og við at leingja tað til hesar tveyoghálvtrýss vikurnar úr fjøruti vikum so liggja vit tað á støði við við londini rundan um okkum og tað er líka danmark sum hevur nokk valt ein annan loysn tí at har eru tað tveyogtjúgu vikur í í níggju mánaðir og men har eru nokk fleiri undantøk tað stendur í ølførum í viðmerkt at at tað eru fleiri møguleikar fyri at fáa longt so so við hesari broytingini so koma vit upp á støði við við onnur norðalond

tað sum fall mær í eyguni tað var hendan fjórða broytingin og hana mátti líka thyggja uppá tað er hetta við at vit hava givið enpensjonistum møguleikan fyri at útseta pensjóna

og almannaverkið vísir faktiskt á r r r tað so rætt at at teir fáa eina bíði við bót samstundis sum teir fáa dagpening og onkur tið hugsa eta eta kanska forlukrativt hvat hvat liggur í hesum men hinvegin so so má mann so eisini líka hyggja eftir treytuni fyri at útseta sína pensjón og tað er at tú ella viðkomandi arbeiði í minsta lagi túsund tímar í einum álmana nakkaári og og tað svarar til fimmogtjúgu vikur á fjøruti tímar fyri hvørja viku so tað er ikki at forsmáa teir tímarnir sum hesir pensjonistarnir biði draga við tá ið teir velja at útsena útseta sína pensjón serliga tá ið arbeiðsloysið er so lágt sum í dag og vit hava brúk fyri fleiri arbeiðshondum úti á marknaðinum

fyrstu alløvu skur a eitt sindur men so tá mann hugsar seg um so er tað kanska í lagi allíkavæl men eg haldi í øllu førum at trivnaðarnevndin skal skal viðgera serliga hatta punktið tað síðsta snýr seg seg um stjórarnir í smærri feløgum sum kunnu fáa fáa ligarligar treytir at at tekna sær trygging til dagpening og og tað er soleiðis at í dag er tað bara teir sum eru stjórar einsamallir og eiga alt felagið og ikki hava fólk undir sær har ke mann tað so eitt eitt sindur liðaligari við tað at tú kanst gott hava onnur fólk í starvi hjá tær og samstundis tekna hesa tryggingina so altíð alt so vísa metingarnar í uppskotinum at hesar fimm broytingarnir kosta eina komma fimm milliónir og tað er ikki tað sum kemur at knekka okkara fíggjarlóg men tað sum eg eisi fer t hugsa um frú forkvina at okkara vælferð hon og okkara vælferð skipan hon hon hon vindir s upá seg so spakuliga og ti sum sagt ikki hetta sími kemur at knekka tá men h men hvussu verða inntøkurnar framyvir og vit vóru á fiskivinnustevnini í gjár og oútlitini eru ikki ikki so góð fyri fyri semjum og og tað ser ússum at at at stovnar og nógv annað er yvirfiskað og so er tað æling og og nógv av hasum gjøldunum sum sum kunnu svinga øgiliga nógv og og og tað er akkurát tað sum kann koma at gera tað trupult hevur mann hevur mann bygt vælferðarsamfelagið á á forsvingandi upphævdir og inntøkur tað sæð at eg faktiskt hugsaði um undir hefsara fiskivinnustevnu tí at tað nógva tíð sumvit taka fer givið tað sum eg eri grundarlagið fyri øllum hesum tað kann knappliga vera vekk men tað skal ikki fara í frú forkvina tí at tað er ikki tað sum vit viðgera nútakk
tann næsta at røða verður rutt vang framsøgukvinna hjá framsókn
fyri frú forkvinna vit viðgera nakrar broytingar í dagpeningarlógini og hetta er broytingar sum í stóran mun fara at bøta um rættindi hjá lønmóttakarum soleiðis at møguleikarnar fyri at móttaka dagpening vegna sjúku verða víðkaðir okkurt er tann fyrsta er eitt sendra ein teknisk broyting at mann flytur nøkur fólk frá dagpeningarlógini yvir í almannalóggávuna almannalógina og og tað eru fleiri ferðir nevnt her eg skal ikki gera meira burturúr tí men tað er nakað við at av tí at makar sum ansa sínum sjúka maka hava verið løntur eftir dagpeningarlógini so fáa teir ikki somu upphædd sum vissu ikki var makin sum verður løntur eftir almannalógini sum kann fáa fimmogtjúgu túsund og tað ljóðar sum ein skilagóð broyting nokk so innlýsandi eg gangi út frá tey flestu taka undir við so er tað ein broyting viðvíkjandi framskundaðari pensjón tað var jú eini partur av pensjónsnýskipanini hjá undanfarni samgongu at mann vildi gera tað lættari hjá fólki sum nærkaðust pensjón at fáa sokallaða framskundaðar pensjón sum í veruleikanum er ein fyritíðarpensjón virkar up á sama máta og tað er hægsti fyri tí at pensjónssatsir og tað er ætlað fólki sum ikki hava arbeiðsførleika yvirhøvur ella soeiðis nokk so tætt upp á tað og tí gevur tað heldur ikki ordiliga meining at mann afturat skal fáa dagpening sum er ætlað fyri mista arbeiðsinntøku vegna sjúku tað blívur ein dupult veiting við sama endamál so tað ljóðar eisini nokk so skilagott eg veit ikki um tað er praktiserað tað kundi verið áhugavert og tegur sikkurt nakað mannfer hyggja nærri eftir í nevndini um tað um um hetta er bara galdandi á pappírinum ella um tað veruliga hava verið fólk sum hava fingið dupulta veiting so er tað hinvegin at tey sum útseta pensjónina at tey sjálvandi skulu hava rætt til dagpening tí at tey annars ikki fáa nakað vegna sjúku tað gevur eisini meining men hin vegin og tað er tað sum almannaverkið vísir á at kanska ger tað at nøkur fólk sum egentiliga ikki áttu at útsett pensjónina tí tað kanska ikki hava arbeiðsførleika ístaðin fyri at fara upp á pensjón so far upp á dagpening og fáa útsett sína pensjón í gásareyum havi hug at siga undir skeivum forsetum eg veit ikki ordiliga hvat eg skal halda um tað og eg gangi eisini út frá at tað er nakað sum nevndin fer at kanna nærri so er tta longda dagpeningatíðarskeið sum enakað sum vit oftani hava tosað um her og tað er etta hr við fjøruti vikum og vit vita væl tíbetur er tað soleiðis at fólk sum hava verið í drúgvari sjúku viðgerð til dømis vegna krabbamein koma fyri seg aftur blíva fult arbeiðsfør aftur og tí er tað ógvuliga óheppið at aftaná fjøruti vikur so skal dagpeningurin fella burtur nú verður tað soleiðis ati at vit fara frá hasanher maksfjøruti vikur at mann leggur upp til at tað verður maks tveyoghálvtrýss vikur innan fyri átjan mánaðar men at mann eisini undir serligum treytum kann leingja tað tíðarskeið og avgjørt er er tað gott sjálvandi vissi mann og sjálvandi er tað nógvur teknisk smálutur í hesum her sum tit fara at viðgera í nevndini men vissu arbeiðsførleikin visti mann ikki kann vænta at arbeiðsførleikin verður har enda aftan á enda dagpeningaskeið so veit eg ikki ordiliga nær i

so er taðhett her við stjórum í smærri feløgum at tað verður eisini víðkað tað hevur verið soleiðis at vist tú ert einsamallur stjóri og eisini vist tú hevur heilt leyst tilknýtta arbeiðsmegi so hevur tú kunnað teknað hesa her tryggingina sjálvbodnu tryggingina sum gevur tað rætt til dagpening um tú verður raktir av sjúka og tað verður nú víðkað soleiðis at eisini stjórar sum hava nøkur fá starvsfólk afturat í minni fyritøku at teir eisini verða umfataðaðir av hesum her tað ljóðar eisini skilagott

og og nøkur av teimum viðgera hetta her við serliga pensjonistum og fleiri hava longu sagt tað nú at mann eigur at hyggja eftir um tað eru nakrir pensjonistar sum burdi fingið dagpening sjálvt um teir fáa pensjón og tað er nevnt at tað eru serliga pensjonistar undir gomlu skipanini og eg eri við upp á at mann hyggur upp á tað meni eg eri eitt sindur skeptisk í at vit innføra sum standard dupultaveitingar g eg trúgvi vit skuldu vea eitt sindur varin við tí tí tað er øgiliga ringt at fáa sovorðt útfasað aftur visti mann fyrst hevur vant seg við høgar veitingar og spurningurin er um vit hava fíggjarligt grundarlag fyri tí altso til dømis sóu vit í sambandi við tær broytingarnar sum hendan samgongan gjørdi tá ið hon kom til tá sóu vit at vist tú til dømis tekur ein persón sum tjenar tretivu túsund sum er vanligur løntakari og tú hevur ein pensjonist sum eisini fær tretivu túsund og sum sjálvandi fær pensjón afturat tú snakki tskotna pensjón og g eg eg tosi um undir tí gomlu skipanini har sum hann ikki bleiv mótdroknaður ísaman mun so var tað soleiðis at pensjonisturin fekk útgoldið meira enn tíggju túsund meira um mánað enn vanligi løn móttakarin so vanliga tøka inntøkan hjá pensjonistum sum arbeiða í gomlu skipanini er munandi hægri og vissi mann so skal kompensera tann missin við altso dagpeningaskipan visi vissi mann frammanundan liggur nokk so høgt í mun til vanligan løn takara eg haldi eisini at manmma má taka tann vinkulin við

øhvit hava tá onkur hevur verið inni á hetta her tey sum stadvek ikki eru umfataði av dagpenningaskipanini tey sum arbeiða hjá minni vinnifyritøkum til dømis handlin tey sum ikki eru starvsmenn har kann tað har tað er ein stór stór avbjóðing serliga fyri smærri handilsfyritøkur tí at tey ikki tey tey skulu rinda alla

sjúkra periotina við fullari løn og í so máta eru tey virkini ikki serliga javnsett í mun til aðrar fyritøkur har sum dagpeningaskipanin tekur yvir aftan á nakrar fáar sjúkradagar og avgjørt haldi eg at tey flestu her inni í løgtinginum hava sýnt vilja til at fáa tað broytt tað er so ikki partur av hesari skipanina eg kundi hugsað mær at spurt landsstýrismanninm um tað er nakað mann arbeiðir við eg veit at javnaðarflokkurin hevur eitt uppskot sum tey fara at leggja fram nakað skjótt sum loysir hvussu her hevur eitt boð upp á hvussu vit loysa tann trupulleikan so tað verður eisini áhugavert at fáa viðgjørt sum heild so haldi a hetta er eittgott uppskot tað verður ikki gjørt so nógv burturúr fíggjarligu avleiðingunum mann metir ikki at hetta kostar serliga nógv eg veit ikki um tað heldur eg haldi í heila tikið at tað burdi verið soleiðis at mann altíð tá ið mann økti útreiðslurnar so burdi mann komið við einum uppskoti sum eisini økti inntøkurnar aðrastaðni men statvek hava vit ikki siðvenju fyri tí í hesari samgonguni tað harmist eg ómetaliga um men eg havi ikki meira at leggja afturat hetta
uppskoti takk fyri takk fyri ein viðmerking frá elsu
brent mær setist g kundleyis dóttir gemur so væl ja takk fyri heirra formaður eg skilji væl at mann hugsar um tað fíggjarliga sjálvandi skulu vit tað it framhaldandi skulu hava hetta góða vælferðasamfelagið sum vit hava í dag men akkurát hetta her við útsettari pensjón so so bara mann sigur uttan koma meira inn á tað so er tað eisini soleiðisnar í hesin er uppskotini at tað er ein fyribyrging í tí at tað at tú útsett pensjónina ger tað at tá ið tú so einaferð fært tá upptalt so fært tú sois nógv meir prosent í pensjónini so tað sigur seg sjálvt at mann má gera tað tað er eisini soleiðisn á ívesa lógini at tað ikki til at misbrúkan ella tiger fyribyrging fyri tí men altso eg haldi sjálv at vit skulu gleðast um at eisini fólkapensjonistar hava møguleika at fara til arbeiðis og tá tey komu illa fyri vera sjúku á tíðarskeið at tey verða frevnd á segu
lukra
tak ruttvang ger suvælafyri púra samd og eg vil siga at vis se ikki tað lá hetta her hoyringssvarið frá almannaverkinum so hevði eg slekki at hugsað um handan vinkulin sum tey vísa á og vit hava í dengra brúk fyri øllum á arbeiðsmarknaðinum í í løtuni so eg haldi at vit skuldu vera sera sera sera fegin um og takksom fyri at so nógvir pensjonistar arbeiða í løtuni tað hava vit veruliga brúk fyri og eg haldi avgjørt eisini at teir skulu vera tey sum hava útsjent pensjónina sjálvandi skulu teir verða fevndir av dagpeningaskipanini
takk fyri tøk tann næsta
røða verður aksel villoymson johannesen ger sovæl ja takk fyri harra formaður øh vit viðgerða eitt uppskot frá landsstýrismannunum sólvit nólsoe í almannamálum sum snýr seg umm nakrar broytingar sjúkradagpeningaskipanini og har eru nakrar tekniskar broytingar um kunnu siga tað soleiðis at mann flytur nakrar veitingar frá sjúkradagpeningaskipanini til lóg um almenna trygd annars eru tað fýra høvuðsbroytingaruppskotinum øh fær tær fyrstu broytingarnar snúgvau seg um fólkapensjonistar harnokk e vit nokk kallara fyri fylgir broytingar í samband við pensjónsníðskipanina tí tað er soleiðis við pensjónsníðsskipanini so kunnu fólk velja at útseta fólkapensjónina og í staðin fyri en vrða virkin á arbeiðsmarknaðinum og tey hava í dag ikki rætt til sjúkradagpening men tað eiga tey sjálvandi at hava tí tey fáa ikki fólkapensjón og arbeiða og verða tað sjúk so mugdu tey sjálvandi fáa sjúkradagpening oghin broytingin er eisini nakað við peskipanina at gera at mann hevur møguleikar til at framskunda fólkapensjónina tavil siga eg var niðurslitin sum kann fara á pensjón áðrenn mann e sjeyogtrýss ár og tá er mannikki tøkur á arbeiðsmarknaðunum og tá kan mn iki fá sjúkradagpeningar skipan so tað báar broytingarar taka vit íjavnafláski sjálvandi fult undir við og halda eisini eru neyðugar og upp á sítt pláss og so er spurningurin man kanska ikki eisini skuldi umhugsa at teir fólkapensinistrar te gomlu skipanini sum fáa fólkapensjón men eg eri virki á arbeiðsmarknaðunum og teir eisini skuldu fingið sjúkradagpening tá teir verða sjúkir tað teir fingið fyrr men tað broyttu mann fyri nøkrum árum

hhin broytingin ella tann næsta broytingin tað er tíðarskeiðin mann kann fáa sjúkradagpening har er tað soleiðis at í verandi lóggávu so kann mann fáa sjúkradagpening upp til fjøruti vikur í einum eitt ára skeiði og tað er eitt uppskot sum javnaðarflokkrin hevði eg haldi everi gott á góðum ári síðani í løgtinginum at broyta tað og tað sum uppskotiðs jna flork kikka út uppá tað var at broyta tað soleiðis at mann fekk sjúkradagpening so leingi mann var sjúkur og so til annaðhvørt suman var staðfestur óarbeiðsførur har við hevði rætt til fyritegar persjón ella varð staðfestir frískur og orsøkin til tað uppskotið er sjálvandi sum summ ta flestu vita her inni at eftir honduni er tað rættiliga nógv fólk serliga kanska krabbamannssjúklingar so kunnu vera ein sjúkra viðgerð væl longri enn fjøruti vikur og tí ikki í arbeiðsfør og tí er að rættiliga óheppið at tað ikki kund fáa sjúkradaapening meira enn fjøruti vikur tí ein vandi er fyri ati at tað ikki kunnu fáa fyritear persjón tí tey ikki hava mist endaliga sítt arbeiðsføri og tað heldur ikki kunnu fáa forsorg tí at tey annarðhvørt eiga pengar ella hava ein hjúnafelagsm evn inntøku so dutti tey niðri millum og tað rakar meint at ta man fyrstu eg verður eina álvarsliga sjúku at dragast við sum samstundis eisini koma í fíggjarliga fíggjarligt óføring siga tað soleiðis so vit eru fegin um at landsstýriðnú er komin tí broytingini og taka fult undir við tí men har er nakrar spurningar sumvit hava sumullu seta í trivnaðarnevndini tað er mann sigar í mesta lagi í tveyogháltrýss vikur so kunuvn gea nakrar undantøk men tað undantakið

er stjórar í smáum fyritøkum har er tað soleiðis at ert tú einum stjóri í einum smápartafelagi so a tú ikki rætti sjúkradagpening og tað er eitt uppskot sum javarflokurn eisini hevði fyri ei góðum ári síðani og orsøkin til at e løgdu eitt uppskotið fram beint tá tað var at ein persónur ring til mín sum var timpurmaður og fortaldi fyri mær at hann saman við tveimum kolegum høvdu valta byrja fyri seg sjálvar og so øvdi stovnað ett smápartafelag og í smápartafelagnum skuldi ein vera stjóri og heilt tilvildarlist var hann settir sum stjóri hann arbeiddi á jøvnu føtu og bestemmaði jøvnu føtun við hinar boðar kolegaranar hjá sær hann fkikki nakar samsýning fyri at vera stjóri men han var skrásetti sum stjórir tað skuldi vera onkur og stutt aftaná tað feir vór t byrjað fyri seg sjálvur so fekk han krabba mín var sjúkra sjúkur rættiliga leingi og hevði ikki rætt tíl nakra sjúkradagpening tað er sjálvandi rættiliga óheppið og kann í ringasta føri avskrekkja fólk kanska frá at vera stjórin í hesum lítlu fyritøkum um mannkann koma so illa fyri tað uppskotið fall tá uppskotið javnaðarflokkinum men tann segði landsstýriskvinnan í almannamálum sum var tá landssýriskvinna at mann arbeiddi í málinum og nú er uppskotið herbeint og tað fara vit í javnaðarflokkinum bakka uppg taka fult undir við tí at sjálvandi skal mann eisini tryggja stjórar í smáum fyritøkum ímóti at teir verða raktir av álvarsligari sjúku at teir ikki komu fíggjarligt ófør øh eitt sum mán kanska eftirlýsir í hesum uppskotinum tað er eitt triðja uppskot sum vit íjavnaðarfloksim hava havt fyrr í løgtingi og sum vit leggja fram lokkasa tingtingfundum í dag haldi eg tað er ein afturberingarskipan til smáar fyritøkur tí tað er soleiðis at smáar fyritøkur kann til dømis vera ein handil at vera ett fólk sjúkt so hevur manei skyldu til at betala viðkomandi løn undir sjúku og tað kann vera langtíðarsjúka til dømis at mann eðuraktur krabbamein og tað handil art tvey starvsfólk eru verta eini langtíðar sjúkur so skal mann rinda viðkomandi løn í meðjan viðkomandi sjúkur og kanska seta ein í staðin fyri og tá tað e einlítil fyritøka so kann tað í ringasta føri taka grundarlagið undan virkseminum tað er nummar eitt og nummar tvey fyri tann sum er í starvi so er tað soleiðis at tá hundrað og tjúgu dagar eru farnir so kann arbeiðsgevurin siga viðkomandi upp eg veit at soat siga allir arbiðsgevaraðar gera alt teir kunnas ikki g siga viðkomandi upp tá mann er í ein svárar støðu frammanundan men mann kann verða pressaður fíggjarliga so mikið nógv at mann følir seg noydda til at siga viðkomandi upp tí er tað eitt uppskot smvit vóna hóast ikki við í hesum upskotinum at at kanska uppskot sum javnafloki vrður samtykt ella at landsstýrið kemur við
tí ein seinni umfar takk fyri
takk eina viðmerking frá johannes joensen ger so væl takk fyri forkvinna ja vit í javnaðarflokkinum taka fult undir við hesum uppskotinum og akselv johannesen vísar eisini á at vit komu við einum líknandi uppskoti eisini um at fáa at stjórar í egnum partafeløgum kundu fáa góðskriva ela sleppa í dagpendingar skipanina sum teiy ikki kundu váðrenn laksosum starvsfólkini í í felagnum eg hugsaði bara at tað gjaldið eg meinitaðtr in trygging mann sum mann hevur har og og eer tað sum eg kenni til tað e tað at mann skal rinda trý túsund krónur fyri at koma ina trygging nú veit ikki orlga hví tað gjaldið er eg veit iki um aksel ve johanse kann kann upplýsa hví mann hevur sætt trý túsund krónur ella tað er bara nakað sum
veit tað takk fyri
jhannsengsja takk fyri h nú fær ja spepmersetes gunlesdeti fær orðibeitt aftaná meg nok at rætta meg um eg taki feil nú kennir honk hesa til uppskotið men sum eg minnist sú las rætt frá trý túsundo tey hundrað krónur og hálv árliga t hnskalt inda íg trygging tað virkar mær rímiliga høgt men men eg eg veit ikki heilt um tað er heilt høgt í mun til samanborð og annað meni tað er eingin ivi um tatð man tekur ein stjóra í í í í einum stórumstórari fyritøku tað kann vera also til dømis stjórin í í eelektron ella baknordikt ar líklandi so er tann tann fyritøkan eigur at hava ráð til a betala viðkomandi løn undir sjúku mentað er ei heilt heilt pikkalítil fyritøka so er tað trupult kanska atbetala løn undir sjúku tá tað eru í longri tíð og og tí haldi egupplagt o einar einum stjóri til dømis ta um tað er ein útróðrarmaður sum rør út hevur ein mánað afturat sær at hann kann fáa sjúkradagpening um at vera í sjúkur ell um ta geva ein stjóri í eini handverkarfyritøku har tit tveir tríggir kolegar sum smíða saman at hann eisini fær sjúkradaðpening
sjálvandi takk fyri tann næsta røða verður elsebet meretis gunnleysdóttir
ger sovælja takk fyri harra formaður eg haldi sjálv at hetta uppskotið er øgiliga hugaligt eg havi hug at tosa fyrst og fremst um hetta her við at fólk sum blíva sjúk langtíðari sjúk í dag er tað soleiðisr at tey kunna verða sjúkrameldað í ella verða undir hesari skipanini í fjøruti vikur og tað man so hækkað til tveyoghálvtrýss vikur tað í sjálvum sær er gott men tað sum eg haldi eisini er virkliga eg veit ikkum mnn skal kann siga ja næstan slógbrótandi tað er tað at vis eitt fólk verður sjúkrameldað ella sjúk kanska av krabba har tey verða sjúk vit vita tað at tey kunnu vera sjúk í hvørfal upp til tvey ár har tey fáa viðgerð bæði kemo og stralir og tey eru illa fyri nógv longri enn hesar fjøruti vikurnar ja men so kunnu tey halda fram í hesari skipanini inntil tey vorðin frísk ella inntil mann veit um tey skulu eina aðra skipan so tað haldi í sjálvum sær er heilt óalmindiliga gott fyri fyri tey sum tað verður ragt og vit vita eisini at krabbamínsfelagið er rættiliga væl nøgd við tað tann partin í hesum uppskotunum sjálvandi mann kann altíð gera okkurt betri og tað vænti eg yst tað skal vera so verður tað eisini gjørt í hesari setrini øhog tá ið tað kemur til tann partin har sum vit snakka um smá feløg har sum sum tað er í dag ati vis vit nú taka eitt dømi ja tað er eisini frá veruleikanum har sum tann sum verður raktur av einum skaða at hann er stjóri í felagnum ja so hevur hann ikki verið fevndur av sjúkradagpeningaskipanini og og tískilt er komin rættiliga illa fyri fíggjarliga øog eg minnist tá ið eg hoyrdi at er egtrú næstan ikki míni egnu oyrum at at tað kundi vera so illa statt men raskarrætt í tvey túsund og seytjan tað gjørdi mær eina eina broyting fyri at betra um hesi viðurskiftini og nú hevur mann so við hesum uppskotunum hevur mann so gjørt tað soleiðisa at um tað er ein stjóri so kann mann tekna eina trygging trý túsund og tvey hundrað haldtað vara uum tvær fram árið og so kann mann kanska tosa um um tað er for nógv men man siga hetta fer so í trivnaðarnevndina so kann mann taka ta kjakið upp tá men eitt er heilt sikkurt tað er tá ið tað rakar tá ið hendansjúkan rakar ella tey koma til skaða so eru hesar trý túsund ogtvey hundrað krónur so er tey so er tað eitt eitt ein lítil upphædd í mun til hvat ið hvussu hesi fólkini fara at vera fyri eg ætlaði at at taka bara hasi bæði punktini tvit hava verið ígjøgnum masiga her eru fleiri punktir eg kundi kanska nevnt msiedva jacobsen var inni á hesin her við lóguna um almannatrygdtænastur tí her er onkur uppskot sum har mann snakkar um lógin um almannatrygdutænastur og og tá er tað eisini hugaligt at kunna fortelja at tann upphæddin tá ið mann fer heim og passar eitt sjúktbarn at tann upphæddin er rættiliga nógv hækkað eg meini hon var niðri á tjúgu er farin upp á fimmogtjúgu túsund pluss frítíðarella eftirløn ella tey gjøldini sum eru so tað tað gongur tann rætta vegin og tann tann upphæddin er eisini tá ið tað snýr seg um at mann fer heim at passa ein doyggjandi ella fólk sum eru raktta seinheilaskaða so eg skal ikki gera so rælia nógv burtur úr meira men eg má siga at hetta her í hvørfall eitt uppskot sum eg haldi at og tað haldi eisini vit gera vit fegnast stórliga um hetta uppskotið og tá ið tað kemur til starvsmenn so kann eg haldi ikki tað er fór framligt at siga at meðan eg sat har úti sum landsstýrisfólk so var tað eisini upp at venda og eg ætlaði at fáa teð ígjøgnum men eg valdi so tá at koyra hetta uppskotið ígjøgnum fyrst tí at hitt kravdi nokk so nógv meir tí er tað ikki komið fram so eg ivist onga løtu í at núverandi landsstýrismaður harra formaður at hann fer um ikki so langa tíð at koma við
takk fyri takk fyri frúformaður tá hetta er ein kvinna sum situr í formanssessinum tað eru tvær viðmerking
er tann fyrra frá una rasmussen ger sovæltakk fyri ja eg haldi at tað er ordiliga gott at mann kann betra umstøðurnar eg hugsi serliga hjá teimum sum sum eru langtíðar sjúk sum koma ordilia illa fyri men men í samband við eisini hetta her við teimum smáu feløgunum nú verður tað snakkað eitt sindur um tað sum tað kostar tekna tryggingina tað kann mann sjálvandi altíð diskitera men visti mann hugsar um hvat tað hvussu skjótt er at kenna tað inn aftur tá ið onkur verður sjúkur so er tað ein góð vika hjá teimum arbeiða tað innaftur kanska hálv onnur í dag pengum so so hava teir fingið teir pengarnar inn aftur men onkustaðni skal mann beginna so kann mann eisini vordera um hvat er tað rætta gjaldið

elsbet mersetis gunlestóttur ger sovæl ja takk fyri harra formaður ja eg eri samd við una rasmussen í hasum og visti mæn vit nú hugsa um aðrar tryggingar hvussu nógv betala vit ikki til tað onkrar tryggingar betala við fleiri ferði um árið kanska fýra ferði um árið so men sjá fylgiligat hetta kann diskuterast og har kundi eg kanska eisini nevnt hetta her við at tað tað var soleiðisar at tá ið fólk blivu sjúk longri enn hesar fjøruti vikurnar ja men so fór te undir eina skipan har sum tað bleiv mótroknað bæði lønini og ognini hjá makanum men tað bleiv so broytt við lógini um almannatrygd og tænastu soleiðis at nú verður tað bara mótroknað íognini ikki lønini men við hesum uppskotinum so haldi eg at
har nógvar mátar eru komin á mál takk fyri tað var
hetta viðmerkingin er frá edu jakobsen gjørt væl takk fyri frá forkvinna minnist tá ið vit tá ið aftaná og vit vóru komin til samgonga so fór tað tosaðum í sumálini og settu tey á skrá og og nógv av tíð eg so við í hesum uppskotinum og tað haldi eg er ordiliga gott serliga at tær eru við við tey sum fáast við útróður millum annað og tey sum eru langt tíðarsjúk hava tá ið tað rakar so rakar tú øll hart og tá tryggingin og hugsið tað tryggingar gjaldi tað hugsi eg kanska tað er kanska eitt fast gjald sum sum ein trygging serligt tryggingin fyrr veggin um vit fáa flutt nógv upp á tað men men ein trygging er týdningarmikið sum tað eisini er saknið og vit tala biltryggingra fimm árið í so fall okkurt hendir tað men tann dag okkurt hendir vit ikki hava gjørt tað tí tá má merkis við hann so tað er gott at vit eru komin har til og so vóni eg at vit kunnu koma í holt við tað sum eitt starvsmenn kanska rættiliga skjótt
so mann fær tað á bannum eisini takk fyri frú forkvinna takk
so er tað elspett mersedis gunlestóttir gersuvælja takk fyri harra formaður ja g vist o onga løtu í atilandsstýrismaðurn fyri at koma við einum uppskot til starvsmenn um ikki langa tíð tað álitið havi eg á hanum og nú nevndi edvar jacobsa net verður tryggingar á bilar vit betala fýra ferðir um árið kanska ein gintá ið tað snýr seg um bilar og tá smakkar við um materiell ting hetta her við at tá ið ið fólk koma til skaða hvussu hvussu týningmikið tað er at tú hevur eina eina ordiliga tryggingv vit vita harra forkvinna at tað til dømis kom vit nítjan tá ið tað begynti at gera um seg tá kann eg líka lova fyri at tá var tað nógv sum angraði at tey sóddu eina trygging men heldurvís henda samgongan hon gav teimum ein møguleika takk fyri harra nei
frúforskandi takk fyri síðani verður tað landsstýrismaðurin sjálv við nólsoy sum fær orðið og forkvinnan fer at nýta høvi til at ynskja nýggja landsstýrismann til
virsessunum efrú forkvinna eg fari ikki at leggja so egiliga nógv afturat tí sum er sagt um uppskotið tað haldi eg verði lýst væl og virðiliga um allar taktirnar í í uppskotinum um endurgjald og framskundað pensjón og longt dagpeningatíðarskeið og sovíðari men eg vil taka undir við edvu jacobsen tað sum hon var inni á at eitt av teimum stóru frambrotunum í hesum haldi eg eri longda tíðarskeiðið longda dagpeningatíðarskeiði tí at undir tí sum er galdandi kann tað vera øliga stirvi til tíðir hjá teimum sum aftaná at fjøruti vikur eru farnar og hvat i so hendir aftaná tað summi kunnu fáa fyribils uppihaldsveiting sum tað eitur summi fáa ikki osumsummi kunni koma í trongar støðurða aftan á tær fjøruti vikurnar eru farnar so í hesum nýggja uppskotunum sum altso letur upp fyri at tú kanst fáa dagpening í tveyoghálvtrýss vikur yvir eitt átjan mánaðar tíðarskeið har eg sá ein ventilur aftan á sum ger tað at tú kann fáa longri enn tað viss støðan hjá tær er soleiðis atat tú noyðist at fáa tað ella inn til tað verður staðfest at tú kemur ikki út á arbeiðsmarknaðin aftur so tað haldi eg er eitt stórt frambrot í hesum her so hevur verið nevnt nakrar ferð atstarvsmenn eru ikki í hesum uppskotinum tað e rætt tað varð mett at skuldi mann taka tað við í hesum uppskotinum so fór tað kanska at taka ov leingi at fáa avgreitt men sum hevur verið fleiri ferð frammi so er tað tað arbeiðið sum er í gongd úti í ráðnum og har hevur mann havt nakra inleihandarfundir og tað er tað men tað er so eitt uppskot sum allarhelst fer at koma seinni tí at eg haldi øll hava staðfest at tørvurin er har tað eru fleiri ferð staðfest eftir hondini at tað eru fleiri fyritøkur sum kunnu koma illa fyri illa fyri í í fleiri førum har ið teystarvsfólk verða sjúk eg fari ikk at siga so nógv annað annað enn tað at fegnast um at undirsøka tykist verða fyri hesum og at mann er at hetta fær eina góða viðgerð í nevnd tað ivist eg onga løtu í tí at eg haldi at øll eru um ikki annað samd um endamál

viðmerkingar elsbet mersedes gunlesdóttur gersuvæl ja takk fyri harra formaður fyrst fremst fari eg at siga til lukku við landsstýrismannin við í fyrstu røðuni so og eg haldi ati tað var góð boð sum landsstýrismaðurin kom við hetta við at hann fer at arbeiða við at fáa hetta hetta lógaruppskotið um starvsmenn greitt í hesari seinni so tað fari eg at takka onum fyri tí sum hann sjálvur sigur at tað er virkuliga hart tiltrongt og enn einaferð tey sum tað rakar tað rakar hart so eg fari at ynskja landsstýrismannin bestu lukku
og takk fyrija
so er tað sólvit nolsøy gersuvæja hararar formaður tað er púra ræst sum elsbet mensetes sigur tað kann raka øgiliga hart og sum sagt er eitt arbeiði í gongd úti í ráðnum við tí so nær ið tað verður liðugt tað veit eg ikki men tað er sett í gongd so tað er øll fyrð nakað sum vit kunnu síggja fram til eg haldi eisini tvit eru

røgu tað sum eg nevndi tað er nemliga hetthr at ofta tá ið sjúka rakar tað er n eittsindur týdningarmikið at ráðir og ráð og ymisk partar av ráðnum duga kanska at síggja vinvinn visi mann er møguleika fyri kanska spakuliga at flyta seg út eftir arbeiðsmarknaðin ofta vísir tað seg at visti mann kemur kanska eitt sindur legaligari loysn so so ber einki til uttan soleiðis at at ent fert tú til tað sum tú vart áðrenn illa hongdi fastur í at skula fáa alt frá tí almenna tað mátti kunna flutt seg vistimann hugsaði borgarin í í sentrum og og kunna tikið eina persónliga samtalu og funnið útav at hetta er tað besta fyri viðkomandi so so kundi mann deilst um um útreiðslurnar og tað kundi verið meira jaligt at koma út ug mann ikki kláraða fulla tíð at er bar ein sovorðn burekratiið ger tað ofta tungt at entin entin ert entin er tað soleiðis sum sum knýskar reglar lla illa ber einki til ofta so kundi kanska tað at

sjúkufel eg prøvi samd við elivu jacobsen og eg haldi nemliga hetta uppskotið ger tað nógv smidligari tá tú kemur aftaná hósa fjøruti hálvtrýss vikurnar at mann tekur støðuna tá til uppá til til at meta hana nýggjum og fyri at gera tað lættari hjá teimum sum koma í hesa støðuna so absolutt
blút eg eri samd við eytvur jacobse hasæar ja takk so er tað
jóans høngirfall takk fyri har frá maður ja vit vilja eisini kanst siga vegna javnaðarflokkinum ynskja tað eitt lukku við fyrstu røðuni sovorðið nólsoy hetta er eitt fínt uppskot gott uppskot sum vit taka undir við men eg hevði ynskt tað at mann í nevndini reguleraði tryggingargjaldi niðureftir so tað ikki var eg haldi tað tað tað er í so høgt fyri fyri at fáa fleiri til at kunna brúka tryggingina tíðina tíð hon er

er so eitt eitt arbeiði sum nevndin kann taka upp tað er trý túsund tvey hundrað um hálvár sum eg skilji og er tað at ynski um tað at e mann ikki tikin við her er tað at ynski um tað so er tað sjálvandi kundi taka tað upp í nevndini so kunnu vit
taka heta til viðgerðina aftur takk fyri ja takk fyri so vórðu ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í trivnaðarnevndinna til víðari viðgerð síðani koma vit til fyrstu viðgerð av uppskotið til samtyktar tað er løgtinsmál nummar níggjuoghálvtrýss uppskot til samtyktar við vítjan rættin at arbeiða fulla tíð g biðj um framsøgmenn fyri fólkaflokkin er tað beinir johannesen fyri javnaðarflokkin eykun samuelsen fyri sambandsflokkin helga abramsen fyri tjóðveldi hervør polstóttir fyri framsókn ruttvang fyrst fær beinir johannessen orð gersuvæ
ja til samtyktar um at viðvíkjandi rættinevna arbeiða fulla tíð har mann skal heita á landstýrið um at taka stig til saman við viðkomandu pørtim ta tað almenna land og kommunur orðaru eina ætlan viðvíkjandi hvørjar átøk kunnu setast í verk fyri at tryggja at almenn løgtakarar hava rætt og møguleikar at arbeiða fulla tíð og grunda á hesar ætlan at leggja fram frágreiðing fyri løgtingið

sum heftaer í viðmerkinum til hetta heruppskotið so tosar hann eisini um tað atkanska serliga røkt bæði tá tað kemur tilbarnagarð og eisini eldrarøkt og og annað so er tað so sær at tað er ein heilt stórur partur av teimum í arbeiði innan tey økini sum arbeiða á niðursetutíð tað er kanska eisini summi sum gjarna vilja arbeiða fulla tíð men sum tá eisini tendur í viðmerkingum til hetta uppskotið so er tað kanska ikki ordiliga heilt hagtøl yvir allastaðni hvussu

hvussu nógv eru og tó so nevnir mann í her at har mann tekur tøl frá mantal í tvey túund g ellivu at fýraoghálvtrýss prosent av kvinnum arbeiða minni enn fimmogtretivu tímar um vikuna og og áleið tíggju fimtan prosent menn og og tað er so eisini eitt annað sum hetta her vísir tað er tað ateg voyni at tá tað kemur til kvinnurnar so eru tað fimmoghálvfjerðs ella seksoghálvfjerðs prosent av kvinnum sum halda ta tímatalið passar

eg haldi eisini t tað er gott at fingið nýggjari hagtøl upp á hetta her tí tað er øiliga nógv broytt í samfelagnum síðani tvey tsndog ellivu at mann kanska eisini fekk lýst tað nógv betur kanska hvussu nógv arbeiði niðursetta tíð í dag og hvussu

nógv halda ella hvussu nógv hava tað ynski at arbeiða niðursetta tíð ella at sleppa longur upp í tí

íhavi e viðgjørt tað her løgtinginum at eg eisini serliga innan hesi økini sum verða nevnd í uppskotinum inn á røktarøki at tað er stórur tørvur á arbeiðsmegi og tað er sum mann hyggur at inni á portalinum har tað eru starvslýsingar so samas tað eru nógv sum søkja eftir fólki eisini fulla tíð fullan brúk mensíðani eisini kanska trý kvartatíð ella hálva tíð ogso av reis tað fleiri dagr inni á at mann kann seinni samrøðast til meiri tímar

so eg haldi at og at mann burdi kanska fyri tað fyrsta fingið nøkur nýggjar hagtøl tá tað kemur í heta her sum mann veit akkurvathvar tørvurin er og so er spurningur eisini einhvvussu stórur trupulleiki er tað at sleppa upp fulla tíð í dag tá tørvurin er so stórur arbreiðsmeði sjálvandi kann vera torført hjá summum sum kanska arbeiða á einum stovni har tey dáma væl at tey kanska ikki á tí stovninum sleppa upp fulla tíð tað kann sjálvndi ein trupulleiki men tað vísir seg atgenerelt so

taka sær størv og átaka sær størv har tað eru tørvur á fulla tíð innan røkt og annað

ella hava fingið tað kanska meira betri hagtøl fyri tí og nú veit eg eisini til dømis tað at mann hevur hevur landsstýrinum í longri tíð arbeitt við at lýsa á dagstovnøki og hvat fyri tá tað kemur til normeringar og annað hvat mann kann hvar sproytingar skulu gerast har og um minstnormering og annað skal broytast men nú situr eg sjálvur ikki í rættarnevndini tá tað fer inni har men eg haldi tað hevir áhvirkt hjá rættarnevndini at tikið milum annað tað

sum eftirmetir og eisini tikið í onnur øki hvussu tað eru so men hettaher fer rættarnevndina og sum sagt so eri ikki limur harpeint mog eg vóni at tað fær ein góða viðgerð har mann eisini lýsir kanska eisini fær kanska meir greiðari hagtøl visti tað er møguligt at
takk fyri at koma
ja takk fyri ei viðmerking tað er eykun samulsen ger sovæl takk fyri harra formaður ja eg eri samd við nei viðrøðaranum at beinir johannesen at tað hev verið gott at fingið nýggjari hagtøl men vit hava so hoyrt fyri kortum bæði heilsurøktaar og heilsuhjálparafelagið at tey hava verið frammi at tey ynskja at teirraralimir fáa møguleikan at arbeiða munandi meira enn tey gera og tey hava so víst á nøkur tøl hvussu hvussu lágan brøk nógv hava so at tað eru hvussu er nøkur fakfeløg sum føra tað fram at mann ynskir at sleppa arbeiða meir men tað hevrur gott at fingið tølini og tað er eisini sum røðarar nevndi at tað eru sjálvandi vita vit at tað eru summi sum ynskja at arbeiða niðursetta tíð og tað skal mann eisini hava virðing fyri sjálvsagt tað er bara at fáa virðingina báðar vegir so tey sum ynskja at arbeiða fulla tíð eisini
sleppa tað takk fyri ja tæk steffan klein poulsen ger so væl neir oruað

takk fyri harra formaður ja altso tað eru eg haldi at mann kundi eisini fingið vitað frá fakfeløgunum líkasumaltso tsjóndi ta eg nevna ofta tað at tað er fleiri eg ynski atarbeiða meir men somuleiðis so lýsa tey eisini at tað eru stórur tørvur á fólki á hesum økinum og og tá er tað kanska itt sindur misfrøst ella sindur so mótsigandi at mann sigur at fyrst sigu mær tað at fólk ikki sleppa at arbeiða meira enn tey vilja og so sigur mann samstundus at tað er stórur tørvur á fólki at arbeiða meir men sjálvandi t sum egðan at tað kann vera tað at tað eru summi fólk á einum bestemt stovni sum ikki sleppa sum dáma øgiliga væl sítt arbeiðspláss og ikki sleppa upp í fulla tíð á tíðarbeiðsplássinum og kanska ikki eara møguligar fyri tí og tað er so ein viðkomandi spurningur at havea viðhar takk fyri harra formaður
ja takk so er tað stefan klein polsen sum færðieina viðmerking gerso væl jaharra formaður hevur nevnt at at tað skuldu finnast nøkur átøk sum sum tryggja arbeiðrinum ella almennu almennu løntakaran at hava rætt og møguleika at arbeiða fulla tíð og tað sum skur eitt sindu meirum orðini er at hava rætt til hetta her tí sum røðarin lýsir so kann tað vea øgiliga trupult í einum isoleraðum stovni at at ein knappliga jmen eg havi rætt til at arbeiða fulla tíð so skal eg hava fulla tíð tað kann gera tað øgiliga trupult hjá ein daglileiðara at fáa hvussu spæl at ganga upp visi mann veruliga meina tað at allir almennir løntakarar skulu hava et rætt at velja fulla tíð ella ikki tað er ynskiligt at vit koma har upp til og vit síggja tað serliga innanfyri summir starvsbólkar hjá sjúkrarøktarfrøðingum millum annað at at tað er trupuligt at koma upp á fullan brøk men men eg veit ikki um um tað sskal vera ein rættur tað tað
haldi eg kann blíva avbjóðandi
ja takk ger so væl beini hansen ja eg haldi at tað heta ver ein góð lýsing sum steffan klein poulsen hevur attil dømiss man tekur ein dagsstovun og tú hevur sjey starvsfólk fimm arbeiða fulla tíð og sima tvey á hálvari tí í dag og tað er tað játtanin trekkji til og um etey sum arbeiða hálva tíð geva kav upp av arbeiða fulla tíð so má sjávandi antinkommunan seta meir pengar í ella sleppar tann eini upp í fulla tíð sum á hin víkja ella hvussu altso tað er hatta er øgiliga góður spurningur a sum mann eisini í rættarnevndini og annars ikja hesi kerkini o framvegis kann líkasum lýsa og spyrja umrættin at sleppa upp fulla tíð hann avhongur so sjálvandi eisini
av fígging og øðrum takk fyri harra formaðurja takk so er næsti røðari tað verður eykun samuelsen ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit viðgera eitt uppskot til samtyktar frá javnaðarflokkinum sum eg havi lagt fram vegna javnaðarflokkin sum snýr seg um rættin at arbeiða á fulla tíð øh og tað snýr tað er orðað soleiðis har etta uppskoti at mann heitir á landsstýrið um at taka stig til saman við viðkomandi pørtum at tað almenna landi og kommunur orða eina ætlan viðvíkjandi hvørji átøk kunnu setast í verk fyri at tryggja at almenni løntakarar hava rætt um møguleika a arbeiða fulla tíð og at leggja eina frágreiðing fyri løgtingið orsøkin til at fyri tað fyrsta at mann orða tað sum tað almenna tað er sjálvandi tí at mann vil ikki fara út og lóggeva privata arbeiðsmarknaðin tað kann mann heldur ikki og hitt við at orða eina ætlan tað er vil eg siga eisini er tí at hetta er ein øgiliga kompleksur spurningur sum mann hevur snakkað um í nógv ár og sum mann kanska hevur ynskt at gjørt nakað við í nógv ár men men sum tað ikki er hent serliga nógv innan fyri tað økið og tað er sum tað verður sagt í viðmerkingunum at uppgávan hjá ein tað fremsta uppgávan hjá tí politisku skipanini er sjálvandi at skapa karmar so arbeiði er til allar hendur og hetta her við at arbeiða og hava møguleika at breyðføða seg taðer ei mannarættir og tí eiga allir løntakararnir at hava sama møguleikan til hendan rættin nú bleiv tað sett burtmasegd við um tað skuldi vera ein rættur men tað haldi eg tað eigur at vera og vistu vit hyggja eftir so er tað sjálvandi serliga á hesin her umsorganarøkinum vit hava havt tað verið nógv tosað um tað øki og tað veruð nógv uppskot frammi eisini bæði innan fyri heilsuøki og eldraøki og almannaøkið um hetta her við tørvin á arbeiðsmegi og vit vita at tað eru fólk sum tað eru øgiliga nógv sum arbeiða niðursetta tíð sjálvt um tølini hjá okkum eru frá tvey túsund og ellivu so tað sum mann hoyrir frá fakfeløgunum eisini innan fyri hesi økini so eru tað statvek soleiðisnar at kanska helvtin um meira enn tað av kvinnunum arbeiða niðursetta tíð og mann veit eisini at tað er ein partur sum ynskir at arbeiða meira enn tað brøkin sum tey fáa øtey tølini frá tvey túsund og ellivu har tað tjúgu prosent av kvinnunum sum halda at tey fáa fáa arbeiðstímar øh og tað sum halda er viktigt at siga tað er tað at hetta snýr seg ikki um tey sum ynskja at arbeiða niðursetta tíð tað skulu tey sjálvandi hava fullan rætt til men tað er hin partuin sum ikki fær tann møguleikan sum mann ynskir sær arbeiðsmarknaðinum at arbeiða meira enn enn hálva tíð ella hvat hann hev er og akurupp á hesi her hagtølini so er tað sjálvandi so eru tey gomul men tað er gjørd ein ein kanning ella nøku gransking og sovr skrivað frá teimum ymisku norðralondunum tað er tay sosialu flokkarnir í norðralondum sum hava gjørt sær eina kanning saman við fakfeløgunum og har sær mann so at at aftaná føroyar so er tað ísland sum hevur tað hægsta talið fyri at arbeiða niðursetta tíð og tað er vaksandi í tvey túsund og tíggju vór fýraogfjøruti prosent í íslandi sum arbeidda niðursetta tíð og í dag er tað í tvey túsund og nítjan er tað hálvtrýss prosent so tað er komnið upp á nakað tað sama sum hjá okkum og búskaparráðið nevnir eisini hetta her í temalfrágreiðingini har mann lýsir henda tørvin alstóa tørvin á arbeiðsmegi í framtíðini innan fyri vælferðarøkini at hetta er upplagt at mann fer at hyggja upp á hvussu mann kann lata fólk fáa fleiri arbeiðstímar so at tey sum ynskja tað at fáa møguleikan í januar mánað tá vórðu heilsurøktararnir og heilsuhjálpararnir frammi við at tey yngsktu at fáa møguleika at arbeiða meir tí at tað er nakað við at vaktnar eru fýra tímar og seks tímar tey ynskja átta tímar svaktu so kunnu tey sleppa at arbeiða og heilsurøktararnir rhar settu tey nøkur tøl fram at fimmogtjúgu prosent av teirra limum arbeiddu null komma hálvtrýss brøk og og fimmogtjúgu prosent ljógu millum hálva tíð og fimmoghálvfjerðs prosent og tað vóru bara fjøruti prosent sum arbeiddu frá null komma fimmoghálvfjerðs upp til fulla tíð innan fyri heilsurøktaran so hatta er eldra økið so at hasin har propematikkurin er nógv innan fyri ikki bara eldraøki men eisini innan fyri onnur vælferðarøki at tað arbeiða á hálva tíð so kann mann ella har á leið ov minni og so kann mann so diskutera um um tað er tí fólk vilja arbeiða hálva tíð ella ella ella hvat tað er sum ger tað hví fólk ikki arbeiða meir og har vísur í hvørnfalli ella har har tosa hini norðralondini um at at tað er hetta her við at normurin er niðursett tí og mann skipar arbeiðið upp á up á tann mátan at mann ikki fær fulla tíð mátin arbeiðir skipað uppá til dømis ett her við vaktunum at har eru fýra tímar seks tímar ikki átta so tað eri blivin ein normur innan fyri tað almenna í faktiskt øllum norðralondum at at arbeiðið er skipað soleiðisr at mann kanska hevur ilt við at fáa so nógvfulla tíð sum fólk ynskja sær og tað ávirkar so eisini vísir hendan her kanningin at tað virkar eisini mann kann siga kvalitetin mann kann siga fólk sum arbeiða á nakrar fáar tímar tey hava leysari tilknýti til sítt arbeiðspláss tey hava verri við at at sleppa upp í tær puljurnar sum hettaher við skeið og og at mann fær uppgradera sínar førleikar tey eru kanska ofta ófaklærd og sovíðari førleikamenning og og til dømis vis mann tekur eitt sovorð sum kanska heimarøkt men eisini eisini onnur økir so so er tað blívur tað so brotið at at at dygdin hjá borgaranum brúkaranum verður eisini kanska vánalig tí at tí at fólk tað skiftir jú mann kennir ikki veit ikki hvønn hvønn hvør kemur til arbeiðis í dag mann kennir ikki arbeiðsfólkini og tað skiftir tað verður ikki tann sama dygdin í í í kanska tí tí arbeiðinum sum sum mann sum mann fær tað er so gvussur nakað sum mann snakkar í hinum norðralondum at at at mátin tú skipar ar ubeiði uppá er øgiliga avgerandi fyri bæði hvussu mann kann uppgradera røktina og hvussu mann kann førleika menna fólk og so víðari og sovíðari og eisini fyri brúkaran sjálvan og av tí at øll kenna hendan her stóra trupulleikan við mangla arbeiðskraft so so serliga innan fyri hesi her økini so so sær mann tað sum ein øgiliga viktigan part at at fáa broytt mátan sum mann skipar arbeiðið upp á so at tað eru fleiri sum fáa møguleika at arbeiða fulla tíð vit hava sæð at kanningar við við lægri arbeið við at lækka arbeiðsvikuna bæði í íslandi og aðrastaðni eisini hevur víst tað at teimum lækkar arbeiðsvikuna so eru faktiskt fara fólk at arbeiða fleiri tímar og tað sum mann hugsar tað er ella sum mann sær í hvussu er í okkara grannalondum tað er tað ati at tað er ikki nokk bara at tosa um hvussu vit fáa fleiri vit skulu sjálvandi royna at fáa fleiri at velja hesi her vælferðarøkini við at útbúgva fleiri vit tosa um útbúgva fleiri námsfrøðingar og fleiri heilsuheilsu starvsfólk og sovíðari men tann rekroteringin er ikki nokk tí at tað verða so nógv fleiri sum kumnu hava brúk fyri tænastuna í framtíðini at at tað at fáa ung at útbúgva seg og at velja arbeiði innanfyri hesi økini tað tað er tað tað hjálpir men tað tað loysir ikki allan trupulleikan tí er tað so øgiliga viktigt eisini at fáa tí arbeiðsmegina sum er innan fyri vælferðarøkini at fáa hana at fáa broytt arbeiðsviðurskiftini soleiðisr at tann arbeiðsmegin fær hug til at arbeiða á mair og mann kann økja tann partin eisini øh og hvussu skal mann so gera hetta vit hava hoyrt um forskelligar arbeiðsbólkar sum landsstýrið hevur tað eru hvussu er fleiri uppskot sum eru feld tí mann sigur at landsstýrið arbeiðir við málunum og tað hava eg so ikki sæð nakað úrslit av enn men mann kann aðalráðini kunnu lýsa hvussu umfatandi trupulleikin er innan fyri teirra øki og hvat mann kann gera fyri at útvegja fleiri fulltíðarstørv landsstýrisfólkini kunnu áleggja teirrar av sektorum at lýsa meira ella skipa arbeiðið øðrvísi so tað ber til og mann kann fara í deolog við kommunufelagi og tað er ikki langt síðani eg hoyrdi at kaff vildi eisini koma inn á henda banan við hvussu mann kundi fáa fleiri fólk at arbeiða meir øh mann kann skipa normeringar av størvum av nýggjum og mann kann skipa vaktirnar so at í møguligt arbeiða fulla tíð so har eru nógv ting sum mann kann gera tað sum krevst tað er at mann fær tykis seg sama ella partarnir finna saman og fara lívsendan her trupulleikan og koma við loysnum uppskotum til hvussu mann kann loysa henda trupulleikan og tað er tað sum faktiskt stendur í ella tað sum hetta her uppskotið snýr seg um at heita á landsstýrið um at fara saman við pørtunum og koma við einari ætlan hvussu mann kann loysa hendan her konpleksta trupulleikan tí at sum vit siga at tað er ein mannarættur at mann mann hevur rætt til arbeiði um møguleikan at breyðføða seg og tann parturin havi so slett iki verið inni á hvussu tað ávirkar bæði meðan mann er í arbeiðslív men eisini tá mann fer a eftirløn táat mann hevur arbeitt niðursett av tí tað nega

merking tað er djóni nólso joense ger so væl ja takk fyri harra formaður ja sera gott uppskot sum sum eykum vegna javnaðarflokkin hevur lagt fram á ting og sum umtalar hetta her við at fáa rættin til at kunna arbeiða fulla tíð tá iðeg ynski er um tað øtað verður tosað nógv um tta her avbjóðingarnar sum eru á serliga eldraøkinum og umsorganarøkinum generelt hettaher við at fáa starvsfólk og fáa nokk av starvsfólkið til at arbeiða á økinum og har eru avbjóðingarnar fyrst ogfremst tann sum eykum samunsen eisini nevnir í í sínari røðu hettaher við tí lágu lønini sum hevur verið hildin niðri í nógva nógv for leingi og pluss so hetta er eisini eft her at hvussu skal tað vera tá ið fólk sum hava ynski um at sleppa arbeiða í fulla tíð ikki sleppa tað og har eru sovorðnr undanførslur haldi eg sum eru at at tað ikki ber til har eigur tað vera ein sum ta eisir stendur í uppskotinum eina ávísar fleksibilitetur at mann leggur í skema og mann kann skifta og arbeiða kanska í í eldrarøkting sum kann arbeið á einum stovni ella vera úti í at tað eigur at vera møguleikar sum mann eigur at kunna troyta nógv betri enn enn
bara at siga tað at tað ikki ber til takk fyri harra formaður
ja takk ger so væl gjuns samulsen ja takk fyri harra formaður ja eg eri nokk so nokk so vís í tí sum djóni nolso joensen eisini nevnir at tað er hetta her við at vit verða noydd at nýhugsa hetta hesi her vælferðarøkini fyri at kunna upprætthalda teimum í framtíðini og eisini fyri at kunna tryggja at tað almenna gevur góða tænastu til teir borgararnar sum hava brúk fyri almennum tænastum so má man nýhugsa hetta øki og nógv av tí trúgvi eg liggur í hvussu mani arbeiðsviðurskiftini hvussu mann skipar arbeiði og tað at tað er eisini tað at tað er so logtloynt so mann verður noyddur at hyggja eftir arbeiðsviðurskiftunum og lønarviðurskiftunum fyri at fyri at kunna til sessa fleiri og vit verða noydd til at fáa fleiri at arbeiða innan fyri hetta økið og kann mann so byrja við at fáa tey sum eru í arbeiði á longu nú at arbeiða meira so hevur mann eiin
mann her vunnið nokk so fitt takk fyri harra formaður
jatakk so er tað helgi abrabsen sum fær orðið ger so væl ja harra formaður hetta er eitt uppskot sum eygun samuelsen hevur lagt fyri tingi hon sigur af tí vegna javnaðarflokki tað sendir nokk ikki í uppskotinum men tað er líkamikið hon er so umboð fyri javnaðarflokkinum undir øllum umstøðum og hetta nemur so við eini kendan trupulleika sum vit ofta hoyra um her í løgtinginum tað at tað atserliga kvinnur ikki sleppa at arbeiða fulla tíð og tað sæst so aftur bæði í lønarinntøku og og eisini tá ið tá mann nú skal spara upp til egna pensjón so sæst eisini aftur tá vist mann ikki hevur havt í so langt arbeiðslív ella so nógvar tímar meðan mann varða til arbeiðis og sjálvandi í nógvum førum so er talan um eitt frítt val og og tað nevndi eygun samelsen sjálv eisini at tá er tað sjávandi ikki ein trupulleiki a har fólk og kanska serliga kvinnur sum velja at vera saman við børnunum meira og tí arbeiða niðurseta tíð tigur so frítt val og eg haldi at tað rætta mun hevur tann væl møguleikan men sjálvandi hitt er ein trupulleiki tá ið mann ikki sleppur at arbeiða fulla tíð og serlig í tíðum hvar ið vit mangla arbeiðskraft og vit innflyta arbeiðskraft og fyri at fáa fáa ella arbeiði ni gjørd sum er ikkra landi so er tað eitt sindur øvugt við seg fólk mogu arbeiða niðurstetta tí tí tey ikki fáa fulla arbeiðstíð og tað burdi sjálvandi verið ein treyt fyri áðrenn mann fær for nógv onnur henda til arbeiða at at okkara egnu fólk sleppa at arbeiða fulla tíð var tað sostart at mann hevur ofta í í allar loysnir tá man í andstøðu sum mann ikki hevur tá mann í samgongu og tí má eg líka nevna tað at tað undrar meg lítið sindur at eygun samuelse leggureit uppskot fram tí hon umsat hetta øki í farna valskeiði og í februar tvey túsund og átjan fyri júst fýra árum síðani tá legði eykun samoldsen eina frágreiðing fyri løgtingi til eitt eyðaorðaskifti um javnstøðu og álitið kallast javnstøðupolitikkur tí tað loysir seg hog í álitinum har stóð millum annað ig fór biðja
formann og loyvi latið endurgeva úr álitinum gersovæl helvtin av kvinnunum á arbeiðsmarknaðinum arbeiði niðursetta tí og fimta hvør kvinna sum arbeið niðursetta tíð ynskir at fara upp í tí men skipanin loyvir teg ikki hetta mugu vit gera okkurt við segði eygun samelsen fyri fýra árum síðani landstýriskvinnan segði at hon hevði valt fimm høvuðsøki út sum arbeiða skuldi við og undir teimum vóru sjeyogtjúgu ítøkilig átøk at loysa óru akt tilvitan um kyn og javnstøðu javnstøðu arbeiðsmarknaðinum í arbeiðslívinum menn og javnstøða harðskapur og haturstala og lóggáva og altjóða sáttmáli latið okkum í felag kvinnur og menn gera okkurt til at føroyngar gerast eitt enn betri samfelag at liva í har kvinnur og menn stríðasttrívast og hava somu møguleikar segði landsstýriskvinnan fyri júst fýra árum síðani tað yloysi seg snøkgsagt ikki at lata vera segði hon tá undir høvuðsøkinum javnstøðu arbeiðsmarknaðinum var eitt átak sum kallaðist økimøguleikan fyri at arbeiða fulla tíð lønardeildin í fíggjarmálaráðnum skuldi hava ábyrgdina av hesum arbeiðinum meðan heilsuverkið kommunufelagið og fakfeløgi skuldu luttaka tíðarætlanin fyri arbeiðið varð sett til tvey túsund og átjan til tvey túsund og tjúgu øh nú nevndi eygun samelsen at at tá ið uppskot til samtyktar við lagt fyr i tingi so sigur mann bara landsstýrið arbeiði við hesum her og so hend ikki meir men men sum eg skilji á tí álitinum so skuldi landsstýrið altso undir leiðsla eygum samelsen á hesum økinum havt arbeitt við tíg tá so eg fari at spyrja hvar bleiv tað arbeiði av og tað undrar meg at tá var landsstýriskvinnan nú fýra ár seinni leggur eitt uppskot fyri tingi um at løgtingið skal heita á landsstýrið um at taka stig til saman við viðkomandi pørtum at tað almenna land og kommunur orða eina ætlan viðvíkjandi hvørji átøk kunnu seta seg verk fyri at tryggja at almennir løntakarar hava rætt og møguleiku at arbeiða fulla tíð og grunda á hesa ætlan leggja fram frágreiðing fyri løgtingið hetta er júst tað sama arbeiðið sum skuldi gerast fyri fýra árum síðani so mín spurningur til eygun samulsen er øh hvar endaði tað málið altso hhtað skuldi gerast fá tveytúsund og átjan tvey sundogtjúgu hvat hvat bleiv tað av hendi einki meiri annars so eri eg slettiki ósamdur við eygun samelsen og líkamikið hvat hent fyrr og hvavt ikki hent fyrr og hvat eg sagt fyrr og ikki sagt fyrr so er hetta sjávandi ein avbjóðing og og og tað er fínasta slagi um mnn tekur tað upp men eg kundi hugsað mat vita hví hví einki hendi tá ið mann skuldi gera nakað við tað tá men vit fara so at viðgera hetta málið í rættarnevndini og har skal hann nokk fáa eina góða viðgerð takk fyri
ja tað er takk stuttligt viðmerking til eyðgunsammarsen trýst væltakk fyri harra formaður ja eg bleiv ordiliga glað og heit um hjartað fyri at helgi abramsen nevndi at eyðgum saman senn hvussu er sett út í kortið tá og royndi at gera nakað við at her øki og tað var ikki rætt at at eg umsæt arbeiðsmarknaðin tað gjørdi eg ikki men tær vóru í so átøkini sum hann eisini nevndi at lønardeildin skuldi arbeiða við viði hesum her hvussu mann kundi fáa møguleika at arbeiða fulla tíð lønar ella lønardeildin hon hoyrdi undir fíggjarmálaráðið tað ger hann enn og tað arbeiðið skuldi vera liðugt í tvey túsund og tjúgu so eg haldi at eg fari at spyrja tann landsstýrismannin sum tók við í samgongdini hjá helgi abrahamsenum aftaná vælini í tvey túsund og nítjan um arbeiðið er liðugt ella hvar tað liggur tað er tað sum eg kann svara upp á tað men hetta er glað fyri at helgi abrahamsen vísir á at at mann áhaldandi hevur roynt at
teg gjørt nakað við tað takk fyri
ja takk ger so væl helgjaababsen harra formaður eygun samelsen umset ikki arbeiðsmarknarmál hon umset javnstøðumál og í tí sambandi komu við hesum uppskotinum til eygalorðaskifti um javnstøðu millum annað á arbeiðsmarknaðini í tvey túsun og tjúgu tá ela hetta landsstýrið situr nú tók við í septembur tvesndg nítjan tað var fýra mánaðir eftir til tvey túsund og tjúgu eg havi ongantíð hoyrt um hatta arbeiði meðan eg sigur landsstýrinum eg minnist tat tðvar ett eygalorðaskifti í undanfarna samgonu so so eg gangi út frá at eygun samelsen veit okkurt um at arbeiði hvar hvar tað bleiv av og hetta uppskoti sum leggur fyri tingi nú er er ein áheitan á landsstýri um at gera akkurát tað sama sum hon tá eisini skuldi gera so so at her er okkurt sum er blivið vekk í systeminum á vegnum men ókey altso trupulleikin ela avbjóðingina sama og tað skuli hona

ja vit viðgera eitt uppskot sum eykun samuelsen løgtingskvinna hevur lagt fram um at gera eina ætlan fyri atella við átøk fer at tryggja at almennir løntakarar hava rætt um møguleika at arbeiða fulla tíð at tryggja rættin til arbeiða fulla tíð tað er eitt mál ið vit í tjóðveldi taka undir við tað var eisini ein partur avuppskotnum hjá okkum um at tryggja nøktandi vælferðartanastur sum var til aðru viðgerð í síðstu viku og sum tíverri fall h sum tað eisini veður víst til í viðmerkingunum til uppskotið so vísti tølini frá mantal frá tvey túund og ellivu at fýraoghálvtrýss prosent av kvinnunum arbeiddu minni enn fimmogtretivu tímar um vikuna og havi eg eisini sirkað tíggju tila fimtan prosent minni enn menn og at tjúgu prosent av kvinnum og tretivu posent av monnunum sum luttóku hildu seg fáa ov fáar arbeiðstímar vit vita at genereltað hevði tað verið gott visu vit høvdubetri ella fingu lýst føroyska arbeiðsmarknaðin betri enn vit hava í dag men eg hald tølini frá manta at tey vísa at talan er um rættiliga mong ið siga seg viljað arbeiðað meira enn teir tímarnir tey fáa tað at tað serliga er kvinnur sum arbeiða niðursetta tíð hevur eisini nakað við javnstøðu at gera og tað ávirkar eisini fíggjarstøðuna og lívsinntøkuna hjá kvinnum sum støðan er í løtuni við stórum starvsfólkatroti bæði á almann og privata arbeiðsmarknaðuin oghetta uppskotið sum snýr seg seg um um almannar løgntakara so hevði tað hjálpt nakað um tey ið vilja sleppa upp í fulla tíð sloppu tað vit vita at í vælferðartænastunum so manglar tað starvsfólk og vissu tey starvsfólkini eru har sum arbeiða niðursetta tíð høvdu kunnað farið upp í fulla tíð ynsktu tey tað so hevði tað eisini merkt at tað hevði bøtt um støðuna nakað men tað er eisini ttýdningarmikið at hava við ati tað javnaður verðu víst á at arbeiði í eldrarøktini og í barnamenningarøkinum eru tung arbeiði og at starvsfólkini ofta ikki orka at arbeiða fulla tíð tí tað tey slíta so illa av tí so har er eisini nakað at arbeiða við millum annað verður eisini vístut á at at fara undir at stitta arbeiðsvikuna kann vera við til at hjálpa upp upp á tað tað hevur týdning at vit fáa skipað umstøðurnar betri á hesum størvunum so sar normeringarnar eru betri at arbeiðsuppgávan ikki er ov tung at arbeiðsumstøðurnar umhvørvið er nøktandi og so framvegis

eru stórar avbjóðingar í vælferðartænastunum tað vita vit tað viðgera vit javnan og tær eru eisini nógvar og ymiskar og tað krevja fleiri ymisk átøk fyri at betra um støðuna at tryggja rættin til at arbeiða fulla tíð er eitt átak sum vit eisin taka undir við men tað er eisini viktigt at hava við at vit javnan hoyra frá teimum í arbeiða í tvíðskiftisvaktum frá teirra fakfeløgum at tað er trupult at halda bæði sáttmálan við fullari tíð og at halda lógina um hvílutíð o tí vísir tað at vit egentiliga skipa ein arbeiðsmarknað á ein almanna arbeiðsmarknað sum egentiliga ikki ber til atisum ikki hongur saman o hann ber sletki til at røkja soleiðis sum vit skipan beint nú tí hevur tað eisini týdning og tað so tað tjóðvendi eitst pp undir at mann fer undir at stytta arbeiðsvikuna soleiðis at mann fær tryggja millum annað teimum sum arbeiða í trískiftsvaktum at tey kunnu halda bæði sín sáttmála og lógina um hvíltíð og tað at stytta arbeiðsvikuna hevði eisini minkað nakað um arbeiðssyngdina ø men generelt um hetta uppskotið so eru vit positiv um tað vit halda at hetta eit gott átak og vit síggja sjálvandi eisini fram til atað vera gjørd fleiri átøk sum kunnu vera við til at bøta um støðuna í okkara vælferðartænastum og okkara í við vælferðastørvunum sum eg í løtuni og vit hava eisini víst fleiri ferð á at vit gjarna síggja at landsstýrið samgongan tekur andstøðuna við í arbeiði og kanska eisini geva okur nakra upplýsingar um hvussu hvat tað verður arbeitt við í landsstýrinum tá tað kemur hetta øki soleis at vit fáa a tryggja eina breiða semju men eisini at avbjóðingarnar verða loystar og og gtað verða haldført tvørtur um andstøðu og samgongu tey eisini tryggja betri stabilitet í okkara vælfertað sum vissu flokkarnir kunnu seta saman kom við ymiskum hskotum tí vit hava allarhelst øll øgiliga nógv ymisk og góð hugskot so tað er ein uppfornangd til landsstýrið at kalla flokkarnar inn so vit kunnutaka eitt megnartak og loysa hesar stóra avbjóðingarnar sum vit standa fyri

sora viðmerking tað er edva jakobsen ger so væl takk fyri harra formaður hetta er týdningarmikið at at umrøða hisi tingini tí tað eri so stóru mangul á nógvum økjum arbeiðskraft og so er tað samsýniligs fleiri sum tað sum eg ofta hugsi tá vit tosa um hesi her evnini ta er ta mann mann saknar eitt sindur av hagtølum hvussu stórur partur eg veit at eg kanna eitt sindur í tí men men tað skiftisk alla tíðina hvussu stórur partur er eftir ynski niðri atretivu tímum og fimmogtretivu tímum og hvussu nógv høvdu og kanska stovnar hvat hvat høvdu fólka møguleika fyri inn hjá tykkum á tykkara stovni um tey vildu arbeiða fulla tíð tí mann hevur kanska føling av at ongahasan ber til og vænti at allíkavæl er tað eitt nokkso nokkso stórt val hjá nógvum so tað er ein spurningur um eisini hvar ber tað til akkurát sum hann hevði sæð eitt sindur av tølum men tað kunnu kanska higgja sig nærri upp á í í ja ver eg ikki í nevndinime har nevndini tað fór í ha at hvat er eftir egnum

ja og so er tað hervur polstóttir gersuvælakk fyri men eg eri púra samd við edvi jacobsen arbeiðsmarknan ír føroyum er illa lýstir vit vita øgiliga lítið vit hava øgiliga fá hagtøl og tí hevði tað kanska verið ein sterk útmelding vissæ ein sanarættarnevnd kundi heitt á landsstýri um at lýsta okkara arbeiðs ella fara undir at arbeiði at lýsa okkara arbeiðsmarknaðir betri og at fingið nøktandi hagtøl soleis at vit eisini kunnu gera nøktandi átøk fyri at bæsa teir tær avbjóðingar og tær trupulleikar vit

skot frá eykum samuelsen sum er eitt uppskot til samtyktar viðvíkjandi rættinum at arbeiða fulla tíð eg haldi at et hetta e eitt áhugavert uppskot hetta er eisini eitt viðkomandi mál áhugavert mál eg kant vga ein undarligur trupulleiki tí at soleiðis sum støðan er í so skríggjar arbeiðsmarknaðurin eftir arbeiðskraft og serliga arbeiðspláss har sum har sum tað verður arbeitt í øgiliga stóran mun niðursetta tíð so hetta burdi ikki verið ein trupulleiki og tað er tað kortini og hví er tað so tað í so máta haldi eg tað hevði verið ógvuliga skilagott at fingið lýst hetta økið og finguð gjørt eina frágreiðing tí eg trúgvi at hetta svarið uppá trupulleikan er nokk so samansett og tað handlar ikki bara um at fólk ikki sleppa at arbeiða fulla tíð tað tað snýr seg eisini um um um mentan og ynskir og væl hjá hjá fólki vit vita at vit hava nakrar skipanarligar avbjóðingar altso eg nú var eg áðrenn eg kom í løgtingið var eg deildarleiðari í barnaungdógsdaldini hjá tórshavnar kommunu sum var av dagstovnu økinum har var mínar royndir var ati áhugin at arbeiða fulla tíð var avmarkaður tað er heilt týðiligt ati tey allarflestu ynsktu at arbeiða niðursetta tíð mann sá tað nokk so týðiligt í sambandi við at tað viðhvørt vóru eyka tímar til børn sum skuldu hava stuðul so var tað fleiri sum vóru sinnaði at arbeiða fulla tíð í eina tíð men ógvuliga vanligt varda at fólk vildu sleppa niður aftur í tí og so er sjálvandi spurningurin er tað tí t stræt tað er so strævið at arbeiða hesa arbeiðsplássina á hesum arbeiðsplássinum at tað er fortungt at arbeiða fulla tíð tað r tað er ein góður spurningur hinvegin so var veruleikin eisini tann at hjá teimum sum ynsktu at arbeiða fulla tíð so var tað faktiskt ein avbjóðing tí onkursvegna gongur roknist ikki ikki upp altíð á hesum her ymsu barnagarðsstovunum til dømis vissu onkur arbeiðir fulla tíð so skal onkur kanska heilt niður á hálva tíð í staðin fyri trýíhvart so up á tann mátan øminnist eg hvussuur tá og nú erður normering og og o alt broytt síðani men tað var gjarna soleiðis at vissi ein skuldi arbeiða fulla tíð á einari barnakortsstovu so skuldi helst øll arbeiða fulla tíð so entin øll fulla tíð ella øll niðursetta tíð og tað er sjálvandi ein óheppin avmarking og so sjálvandi er alt frítíðarskúlaøki har er jú ikki opið fullan dag har er opið fimm dagar um vikuna frá kanska sirka klokkan ellivu og fram til til klokkan fimm so har er ikki ordiliga grundarlag fyri at arbeiða fulla tíð so har er aftur ein ítøkilig forðing so er tað tann mentanin vit hava altso tað at kvinnur arbeiða minni enn menn tað er ikki eg eg hugsi eisini at viðhvørt skulu vit minnast til og kanska samanbera við onnur lond altso í øðrum londum eisini í europa er tað púra vanligt at tá ið mann fær børn sum kvinnan sum fer so heim nú hevur slett ikki teir ansingarmøguleikarnir sum vit hava her í norða londum og og samtíðis so vita vit eisini at vinnutíttleikin hjá kvinnum føroyskum kvinnum er høgur rættiligahøgur og allíkavæl er tað ein stórur partur sum arbeiðir niðursetta tíð tað er eisini áhugavert tað verður oftani víst á at tað eru nógvur sjómenn í føroyum tað at maðurin er burtur partur av tíðini ger tað kanska eisini serliga freistandi hjá kvinnuni at arbeiða niðursetta tíð tí at tað annars kann vera ringt at fáa familjulív at hanga saman og so er tað hetta her við vøktararbeiði nógv av okkara umsorganarstørvum serliga á eldraøkinum og heilsuverkunum har er tað arbeiðið døgnin runt soleiðis at mann arbeiðir í trý skiftisvaktum og har verður oftani víst á at tað er trupult at fáa tað at hanga saman við at arbeiða fulla tíð og onkur vil enntá vera við at tað er ógjørligt at halda sáttmálan og har vil eg so vísa á at ljósmarafelagið til dømis hevur gjørt altso hevur fingið avtala í sáttmálanum nakrar treytir sum ger at náttarvaktir og kvøldvaktir telja meira enn meira enn tað ger hjá øðrum og sum eg skilji á lagnum so so hevur tað veruliga gjørt mun soleiðis at tað er munandi lættari at arbeiða fulla tíð í trískiftisvaktum og tað er jú ein gongd leið hetta er so gjørt við sáttmálasamráðingum og ikki í nøkrum í í nøkrari lóg ella soeiðis áseting av nøkrum slagi hinvegin er tað áhugavert at strandferðslan hevur jú eisini fólk lutvíst í í í trýskiftis vaknum sum sýnast at kunna arbeiða kortini mann tosa nógv um hvílutíð og sovorð nakað har men tað kundi eisini verið áhugavert at at sammeta tey økini so er tað eitt afturat sum eg vil vísa á sum eg havi víst á fyrr tað er hetta her við hugin til at arbeiða fulla tíð og eg haldi at tær flestu samfelagsella búskaparfrøðingar eru samdir um at tað hevur sera sera stóran týdning at fólk hava hug at arbeiða tí er ikki bara eitt slagorð hjá fólkaflokkinum at tað skal loysa seg at arbeiða tað er tað er nokk so grundleggjandi at tað má ikki blíva soleiðis at tað ikki loysir seg arbeiða og har trúgvi eg at okkara skattaskipan spælir inn meira enn vit trúgva eg havi fyrr ntikið eitt dømi fram sum eg havi roknað upp á sjálv út frá hvussu lítið tú fært meira burturúr at fara frá til dømis trý hvarstíð upp á fulla tíð og nú herfyri sá eg eitt ítøkiligt dømi ein ítøkiligan lønarseðil yvir fleiri mánaðar hjá einari kvinnu sum var farin upp í tí hon fór fimm túsund upp í løn meira enn fimm túsund fimm túsund millum hundrað og tvey hundrað krónur upp í løn um mánaðin hon fekk sekstan hundrað krónur meira útbetalt og hetta var ein kvinna við børnum sum sum var komin til ta niðurstøðu at familjulívið var so mikið strævnar at arbeiða fulla tíð at tað ikki gav meining fyri sekstan hundrað krónur um mánaðin og tað er millum annað okkara progressiva skattaskipan sum spælir inn har og og eg eg sigi ikki at vit skulu avtaka progressivan skatt men tað er altso nakað sum spælir inn

eg vildi hilduð at hetta burdi verið eittein vinvinstøða onkursvegna havandi í huga hvussu stóran tørv vit hava á arbeiðsmegi í løtuni eg havi spurt mær fyri her í havnini og og tað sum eg hoyri er at at tað eri nokk so ymiskt kring landið og at eldraøkið kring landið kanska í størri mun enn í havnina oeg nú nú sigi eg lutvísti sovorð sum eg lutvíst hava fingið upplýst og lutvíst kanska gitið mær til at mann ymsastaðni skipað seg á ymsa máta og og tað sigst at onkustaðni hevur mann skipað tað soleiðis at tú bara hevur størv upp á niðursetta tíð innan fyri eldra økið og tað er sjálvandi sera sera óheppið at atvilst tú burt eitt stað og hevur eina útbúgving sum heilsurøktari til sjúkrarøktarfrøðingur og ynkera arbeiði í nærumhvørvinum at tað ikk skal ikki vera gjørligt hjá tær at fáa eitt starv upp á fulla tað haldi eg at vit øll burdu staðið saman um at tað er sera sera óheppið akkurátsum hetta her uppskotið er orðað hetta her við at mann hevur rætt til at arbeiða fulla tíð eg eg haldi at tað ljóðar nokk so bombastiskt skal mann til dømis hava rætt at arbeiða fulla tíð á einim frítíðarskúla sjálvt um tað ikki e grundarlag fyri at arbeiða fulla tíð so má mann heldur kompinnera tað við onkrum øðrum í eg haldi t ikki soleiðis at mann skal hava rætt til eitt fult starv vist tað bara er brúk fyri einum starvsfólki upp á upp á hálva tíð men eg taki fult undir við at vit fáa lýst hetta økið at fáa lí hvulsu r umfatandi trupulleikin er og eisini í hvønn mun tað reelt er ein trupulleiki og í hvønn mun tað bara er eitt væl hjá nógvum fólki tí tað er eisini galdandi í ávísan mun øheg haldi hetta ertta er sum sagt at viðkomandi uppskot sum er sum útgangspunktunum eru post
í mun til takk fyri ja takk fyri so er tað
eygun samelsen sum fær eina viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja nú nevnir rutt vang hetta her við orsakað at visti mann arbeiðir einum stað har tað bara hevur brúk fyri hálvari tíð so skal mann ikki hava rætt til fulla tíð sjálvsagt ikki tað er ikki altso tað er ikki soleiðis a mann hugsar rættin tað er meira prinsipp tí at tað sum vit síggja í dag er kanska tað at mann organiserar ein ein stóran part av tí almenna sektorani soleiðis nær at tað slekki ber til at arbeiða fulla tíð tað er hvussu mann skipar og normerar ger við vaktum og sovíðari a at amann vil venda tí við til at tað skal sum meginregla vera møguligt at arbeiða fulla tíð ikki ikki sum í dag sum meginregla ikki verða møguligt tað er líkasum soleiðis tað skal skiljast haldi eg mann kann siga

so er tað ruttvang gersu væl ja eg eg tók eisini sum givið at tað var nokk soleiðis tað var varð hugsað og sum sagt eg haldi at tað hevði verið ordiliga gott at fingið hetta her lýst og og fyri at síggja er nakað sum eigur at verða broytt og og hetta er hetta snýr seg jú um almanna arbeiðsmarknaðin hattað snýr seg um land og kommunur hetta er ikki soleiðis at mann nú blandar seg upp í hvussu privatar fyritøkur skipa sítt arbeiði tað haldi eg eisini hevur

fyri harra formaður ja hetta eri uppskot frá eykun samuelsen javnaðarflokkinum um t orða eina ætlan viðvíkjandi hvørji átøk kunnu setast í verk fyri at tryggja at almennir løntakarar hava rætt og og møguleika at arbeiða fulla tíð og tað eru sjálvandivmann tekur yvirskipað so er tað sjálvandi grundir til ati at summi fólk arbeiða niðursetta tíð og grundleggjandi so er tað jú eisini ein fyrimunur at mann kann tillaga arbeiðstíðina eftir hvat gevur meining fyri familjulív og fyri arbeiðsplássi fyri nógv fyri summi so er tað sjálvsagt at fara niður í tíð til dømis fyri at hava meira tíð saman við børnunum tá børnini eru smá men tað er ein javnstovutrupulleiki at tað í høvuðsheitum eru kvinnurnar sum fara niður í tíð helvtin fýraoghálvtrýss prosent av kvinnunum arbeiddu í tvey túsund og ellivu minni enn fimmogtretivu tímar um vikuna meðan millum tíggju og fimtan prosent av monnunum arbeiddu niðursetta tíð og hyggja viti eftir tølunum so eru altso eisini seytjanhundrað løntakarar sum ynskja at arbeiða meir sum ynskja at fáa fleiri tímar samstundis hava vit eisini ein arbeiðsmarknað sum veruliga og eitt vælferðar øki sum rópar eftir hesum starvsfólkunum á økinum nógvar avteimum sum fara ella nógv av teimum sum fara niður í tí halda faktiskt fram við at arbeiða í niðursettari tíð eisini aftaná at børnini eru blivin stór sum ofta er orsøkin til at mann av fyrstan tíð fer niður í tí og tað ger sjálvandi at inntøkan hjá kvinnum er markant lægri enn inntøkan hjá monnunum og tað ger seg eisini galdandi fyri til dømis eftirlønina og kemur at fylgja kvinnunum í langa tíð teimum kvinnudómum er á størvunum sum vit vita so er tað serliga at tað verður arbeitt niðursetta tíð partvíst tífleiri ynskja tað ja sum vit eisini hava sagt her í dag haldi eg men eisini tí at karmarnir um hesi størvini er soleiðis skipað at mann søkir meira eftir niðursettari tíð vaktirnar eru øgiliga stuttar so tað ber illa til at at at arbeiða á fulla tíð tá ið vaktin er fimm seks tímar hvørja ferð h og eisini hetta við at tað er ógjørligt at yvirhalda reglur um hvílutíð teimum arbeiðar í trýsskiftisvaktum uds so hava vit eisini aðrari mansstomunerar fakbólkar har tað ber til at arbeiða fulla tíð hóast tað er eitt døgn arbeiði til dømis í politinum har fýrs prosent av teimum sum arbeiða eru menn har eru tey flestu sum arbeiða fulla tíð men har er so eisini arbeiðsvikan sett niður í nei sjeyogtretivu tímar tí at tey arbeiða eftir donskum viðurskiftum og hetta við at stytta arbeiðsvikuna tað er eisini nakað sum vit í javnaðarflokkinum hava havt uppskot frami um tvær ferðir í valskeiðnum og vit halda at tað er ein týðandi loyðslur í at tillaga arbeiðsmarknaðin til samfelagið sum vit hava í dag forkvinnan í felagnum føroyski sjúkrarøæktarfrøðingar hon segði í mars í fjør at allarstørsti parturin av teirra limum arbeiða niðursetta tíð og at tað ikki er stórur munur á í í dag ella næstan eingin munur á í dag og so tá mann gjørdi hesa kanningina sum vit øll hava nevnt tá iðtvey túsund og ellivu tey nýggjastu tølini sum vit hava samstundis varð eisini víst á at tað sama varð galdandi á øðrum starvsbólkum innan fyri vælferðar økið og fyrrverandi landsstýriskvinna og javnstøðumálum hon segði tá at sum svar upp á hvat mann skuldi gera fyri at betra um viðurskiftini altso elsbett mersetis gunlegstóttur at kvinnur skuldu søkja sær betri betalt størv skuldu krevja formanssessir skuldu krevja sessir í nevndum har sum nevndarsestirnir vórðu betaldir men tað er so alt í lagi ynskja sær tað men tað loysir jú yvirhøvur ikki trupulleikarnar innan fyri vælferðarøkið at mann so eisini tekur tær kvinnurnar sum so eisini starvast hær og biðið tær fara at søgja størv og útbúgva seg til nakað annað samstundis haldi e eisini at tað gera mann talar niður á hesar starvsbólkarnar tí at mann ikki kann líkasum geva teimum ta virðing sum tey hava uppiborið ja í veruleikanum so tryggja øll allir øll hesi starvsfólkini sum arbeiða við barna ogeldramenning og røkt at arbeiðsmarknaðurin koyrir at vit eru tann virknasta arbeiðsfjøldin í europa tí at uttan eitt væl virkandi vælferarøki so vita vit at meginparturin av okkum má fara heim nú er tíðin hjá mær tíverri farin so eg
fara eg ættur takkan fyrija
takk fyri so er ein viðmerking steffan klein poulsen gersu væl ja harra formaður tað undrar meg eins sum røðarin kemur inná at at fleiri fakbólkar hava so svert ið at koma upp á fullan brøk serliga innan fyri fakær har kvinnu dómuner á millum annað hjá sjúkrarøktarfrøðingum o annað sum hava brúkt nógv ár at útbúgva seg og so ikki koma upp á fullan brøk men men ein rættiliga stórur partur ynskir nokk at arbeiða niðursetta tíð serliga tá tað kemur til kvinnur so er tað ein stórur partur sum ynskir og frívilja fer niður at arbeiða á niðursetta tíð so tá ið røðarin nevnir at tað er ein javnstøðugtrupulleiki at kvinnur arbeiða niðursetta tíð er hetta so eisini ein partur av javnstøðutrupulleikanum er tað ikki í lagi at tær kvinnur sum frívilja ynskja tað sum er við til at skeikla hesa myndina sum hann pelsar út er er hann so ikki nógv minni í veruleikanum
tá tær frívilja velja hetta ja ingilív
stømgjørt høvd ja her kundi mann her kundi mann kanska farið út í eina eitt eitt longri kjak um um tað tað fría valið vit sjálvandi tað eru nógv sum ynskja at arbeiða nylsætta tíð ja men tað er eisini ein stórur trupulleiki innan fyri vælferðarøkið at tað er allasa í at tað í stóran mun verður søkt eftir fólki at arbeiða partí at vaknar eru so stuttar at mann fimm seks tímar í hvørjum hvønn dag so skalt tú arbeiða í øllum førum hvønn dag og ja nærmast meira enn tað fyri at koma upp á fulla tíð so tað er ótrúliga týdningarmikið at vit eisini innrætta tey fagini har sum kvinnur í stóran mun arbeiða til at mann kann arbeiða fulla tíð tí at vilt vit ikki gera tað so syrgja vit fyri at at serliga tær kvinnurnar sum arbeiða innan fyri hesi fagini tí tað eru í størstan mun kvinnur at at tann lækingin í inntøku fer at fylgja kvinnunum alt lívið og tað er ein javnstøðutrupulleiki eisini tá ið tað fer at snýð
teg snúgva seg um eftirløn takk fyri hara formaður ja takk næstu
røðari er steffan klein poulsen gersu væl ja takk harra formaður hevr verður heitt á landsstýrið um at koma við einari ætlan finna nøkur átøk fyri at tryggja at almennir løntakarar hava rætt og møguleika at arbeiða fulla tíð og tað sum skurrar mín orð oyrum tað er at mann velur at brúka orðið rætt at at tað skal verða rættur at arbeiða fulla tíð arbeiðsmarknaðurin havin er øgiliga dinamiskur og tað verða tímar verða seldir og keyptir øh og gsu vit hugsa um ítøkiligir stovnar so ger tað tað øgiliga trupult fyrileiðarin ið skal seta fólk og leggja sema og og tey sum seta pengar av at at at ein rættur skal vera har til arbeiða fulla tíð og eygun samensen vístir so á at at hetta er iikki tað sum hann ikki tað sum mann hugsar við hesum vorðinum men so skilji ikki bara at hví mann ger so nógv ting til ein ræt og kalla tað ein rætt tað er kanska negðmari at selja tað men eg haldi eg haldi tað er skeivt at orða seg up á tann mátan øh men tað er tó rættiliga áhugavert tann áhugaverdir parturin í hesum her tað er at kanna í rættarnevndini hvat tað er sum veruliga forðar hesum fólkunum at arbeiða fulla tíð kann tað vera at stovnarnir hava nokk av fólki tað er ikki galdandi fyri allar stovnar er tað kanska lættari at leggja skemaðið eftir hesum starvsøum sum sum verðurnevnd í uppskotinum sum eitur null komma sjey ella null komma átta og og og hvussu ber tað til at vist vit taka ein sjúkrarøktarfrøðing sum sum lesur í trý fýra ár og og síðani kemur út á arbeiðsmarknaðin eftir hesa languútbúgvingina ikki kann koma upp á fullan starvsbók tað er tað er til undrast á og tað er ein tað er ein trupulleiki vissu vissu hesi fólkini ynskja ein fullan brøk ømen hvussu nógv er tað veruliga sum ynskja at arbeiða fulla tíð og og er er tað kanska nokk so stórur partur sum faktiskt ynskir at arbeiða niðursetta tíð tað er eisini ein áhugverdur spurningur øog og tey hagtølini sum eygun samonsen vísir á eru frá tvey túsund og ellivu og og har verður víst á at tað er umleið trettan hundrað kvinnur og fýra hundrað menn sum ynskja at arbeiða meira og í dag er tað talið allarhelst væl lægri tá ið arbeiðsloysið er so lákt og og tað er arbeiðið til allar hendir sum ynskja at arbeiða meira ella minni og og spurningurin er um um tað ikki er e nokk nokk so stórur partur sum sum ynskir hetta sum arbeiðir íniðursetta tíð tað haldi eisini hevu r áhugavert at fingið betri tøl uppá men vit mugu hyggja heilt aftur í tvey túsun og ellivu fyri at ja og eg haldi ikki eg haldi ikki tað er tað tað lýsir støðuna í dag tá vit fara so langt aftur og aso í útgangsstøðini so haldi eg ikki tað er ein trupulleiki at at kvinnur arbeiða á niðursetta tíð vist tær ynskja tað vissu í einm hjúnabandi at mann mann er mann blivur samdur um tað hett tað sum hann vil og kvinnurnar eru jú tey sum føða børnini um mann vil t ella ei kvinnar eru tey sum sum geva børnunum broyst um mann vil t ella íi og og vit fáa ikki vit fáa ikki broytt upp á ta biologiuna men men har við so so merki teg ikki at at vit ikiskuldu hyggja uppá hesi tingini og kanna hví er tað so ringt hjá teimum sum ynskja at koma har upp til og eg vita iki vusu nógv tey eru at at kanna hví hvat hvat kann broytast har men fyri at koma aftur til orðið rættin so haldi eg at tað er teg ikki rætti máhaldi at gera tað uppá vit mugu ikki imugu ikki fara kalla hetta ein rætt og gera tað ð til ein rætt at koma upp á fulla tíð tí tað blívur tað kann skjótt blíva eltila ein ein steinur í maskinarínum sum gevur leiðara og og og stovnum og øðrum avbjóðingar men tað sum er áhugavert í hesum her er at kanna hvat liggur í vegin hvat liggur í vegin hjá viðkomandi starvsfólkunum fyri at koma upp á fullan brøk men tað eru fleiri sum gera tað frívilija tey sum hava valt tað og og eg síggi ikki avbjóðingina við tí

nógvætlað ella ynskja at arbeiða á niðursetta tíð og ikki og hvussu nógv ikki ynskja tað men vit hoyra fakfeløgini vit hava hoyrt so seint sum í í januarmálanm avat vit hoyrt bæði heilsuhjálparahjálparafakfelagi og heilsurøktararnar at tosa um at tey hava nógvar limir uttan av sett tal á men tey hava nevnt hetta her við at tey ma fingið gjørt vaktirnar broyttar soleiðisnr at teir ikki bara vóru fýra og seks tímar so tey fingu meira arbeiðstíð tí tey ynskja meira arbeiðstíð ein partur av teirra limum so tað er okkurt sum tíðir upp á at að stadvek eru fólk sum ynskja at arbeiða nei arbeiða fulla tíð øh vist nú mann gjørdi mann kann siga hví eitt er afture væl at mann fer at arbeiða niðursetta tí meðan børnini eru smá men mann kann siga hví forsetir mann alt lívið vist nú arbeiðsumstøðurnar blívu øðrvísi innan fyri tann almenna sektorin so kundi tað hent at fleiri høvdu hug vísarbeiðsvíkan bleiv stytt til dømis hevur mann sæð aðrastaðni at fleiri høvdu hug at arbeiða eitt sindur
meir
stefan kleinpoulsen ger frá ja formaður tølini hjá okkum eru ikki serliga góð vit vita ikki hvussu nógv velja tær frí vilja og vit vita ikki hvussu nógv ynskja at koma upp á ein hægri brøk tá ið vit kunnu bara gita um og tað blívur bara orðið móti orðið og vit í rættarnevndini fóru sjálvandi at royna at fáa eina greiðari avbending av hvussu hetta hongur saman og og vit hava so tíðliga í valskeiðinum tí vit gjørd varður við hendan trupulleikan at at vagnar liggja keðiliga og og hetta við hvíli tí og annað ger tað trupult at koma upp á fulla tíð og tað undrar meg at at vit mugu her inn í løgtingi upp á upp á hægsta nivóð at finna tað hvussu hvussu fáa tey tær eitt herpa pláss tí fyri mær virka tað ofta sum nøkur lágpraktisk ting sum burtur kunnu umskipaði tað burtur kunnu umskipað soleiðis at mann sleppur at arbeiða fulla tíð og visti er okkurt skal gerast uppi á hesum nivóðum sum ít sjálvandi
hyggi upp á tað ja so er tað akturt
gersvæja takk fyri hara formaður til viðgerðar er eitt uppskot frá okkum í javnaðarflokkinum sum snýr seg um rættin til at arbeiða fulla tíð hjá tí almenna øhh og tað inniber at rættindar arbeiða fulla tíð at fólk sum ynskja atarbeiðar fulla tíð skulu fáa møguleikar til at arbeiða fulla tíð men sjálvandi er tað nógv sum ynskja at arbeiða niðursetta tíð av av ymiskum umstøðum tað kann vera børn ug familja og og annað og tey skulu sjálvandi skal mann virða at tað ynskir at at mann ynskir at arbeiða niðurseta tíð og orsøkin at uppskotið kemur beint nú tað er a vit standa yvir fyri nøkrum avbjóðingum sum samfelag vit hava hoyrt ta seinastu vikurnar millum annað ati at í í klaksvík standa inan fyri eldraøki nakrar sangurtómar tí mann ikki hevur starvsfólk og tí ikki kann taka fleiri inn sjálvt um plássið fyri fleiri vit hava hoyrt um dagstovnar millum annað her í havnini sum ikki hava opið alla vikuna tí teiy mangla starvsfólk og vit hoyra tað sama aðrastaðnis í landinum

ikki nýggj tøl at eg seytjan hundrað føroyingar serliga kvinnur sum arbeiða niðursetta tíð sum ynskja at arbeiða meira men ikki sleppa at arbeiða meira og tá vit standa og mangla arbeiðsmegi bæði her og nú og sambært búskaparanum kom mangla nógv meira arbeiðsmegi innan fyri vælferðarøkini og nøkur fá ár so er taðt sindur tápuligt at tað eru fólk sum ynskja at fara upp í tí og ikki sleppa upp í tí tað er sjálvandi ein avbjóðing fyri samfelagið og fyri kjarnuvælferðina skulu bjóða vælferð bæði tá tað kemur til eldraøki tá tað kemur til almannaøki og tá tað kemur til dagstovnaøki so er tað neyðugt at hava nokk av starvsfólkum tað er ein avbjóðing ein onnur avbjóðing er ójavnin í samfelagnum og kanska eisini ójavn millum kynini tí tað eru serligan so at hyggja eftir fakun har serliga ná kvinnurnur arbeiða har eg lønin lægri millum annað hjá heilsuhjálparaum og sjálvandi skal tann lønin neyðugt at hækka ta lønina men hyggja vit eisini eftir brøkinum tey arbeiða so var forkvinnan í heilsuhjáltarfelagnum í miðlunum tíðliga í ár og segði tað at miðallønin miðallønin hjá hennara limum nær góðar fimtan túsund krónur um mánaðin miðallønin og so tú hugsar um at her í havnini túð kostar kanska ein kjallara íbúð tíggju túsund krónur um mánaðiri atat leiga ein kjallar íbúð hvussu skal mann tá kunna liva av fimtan túsund krónum so tað er eina avbjóðing s vit og politiskuskipanir eiga at loysa og so nummar trý tá ið munurin verður so stórur í lønarbólkunum eisini tí at fólk arbeiða niðurseta tí ímóti sínum vilja so fáa vit eisini ei samfelag sum er ójavnt fyri at fáa javnar samfelag som mugu lova teimum sum vilja sleppa up í tí at fara upp í tí

at hyggja eftirhesum her seytjan hundrað sum ynskjat far upp ítí eg veit at tølini frá tvey tund og ellivu tað hevi ikki heilt nýggj men eg eri rímiliga vísur í at tað sær minst soleiðis út í dag kanska er tað enn fleiri sum arbeiða nisa tí eg ynski at fera upp upp í tí bara út frá tá mann tosar við fólk fakfeløgnum og fólk sum arbeiða innan fyri hetta økið her peint so ynskj a teir fera upp í tí htaðseytjanundrað fólkini frá tvey túun og ellivu men so erutð onnur fólk sum kanska ikki parturin seytjan hundrað soum møguleikin var til stagar so ertú heilt sikkurt farð upp í tí tí sum s skipanin er í dag nógvastaðnis innanfyritað almenna og hjá kommununum til dømis eldraøkinum so eru vaktirnar soleiðis at til dømis eru vakt seks tímar tá ein vakt er seks tímar skalt tú komapp á fjøruti tímar so mást tú arbeiða allar sjey dagar í vikuni og tað ger eingin tí má mann tryggja sær at arbeiðskevuri leggur arbeiðis soleiðis til rættis at tað ber til at koma upp ímóti fjøruti tímum og bara at arbeiða fimm dagar u vikuna ella tá in man arbeiða í vikuskifti at an kan hava langar vaktir til dømis náttarvaktir frá millum leygardag sunnudag opp á tann mátan fáa nógvar tímar inn hvussu má mann hugsa um hendan probematikkin inn at fáa tey starvsfólkini sum ynskja at arbeiða meir at tey hava møguleika til tað øh útganðspunkti hjá arbeiðsgevara eg hugsi hjá landi og kommunumi má vera tað at eitt starv verður lýst lest skal man arbeiða fulla tíð tað er útganðspunkt undantakið er tá fólk ynskjat arbeiða niðursetta tíð so skulu vit sjálvandi virða tað h visuman hyggur eftir runt um í í norðralondum so hava tey akkurát somu avbjóðing sum vit hava bæði tað at tað fólk arbeitt niðurseta tíð ati at tey at fáa relativa lítla løn men eisini tað at tey mangla starvsfólk innan fyri eldraøki innan fyri dagstovnøki innan fyri sjúkrahúsøki og so framvegis tí at aldurssamansetingin broytist jaldursamansetingini ger at tað er tørvur á fleiri starvsfólkum og tað fáa tey ikki ikki bara í føroyum heldur í danmark íslandi svøríki norra og finnlandi o soframvegis og har hevur mann gjørt nøkur ting í danmark ue koma millum annað at sjúkrarøktarfrøðingar hava rætt til at arbeiða flla tíð tað er innført í danmark í íslandi hevur ann gjørt tað m stytt arbeiðsvikuna fyri tey sum arbeiða í vaktar vaktarskipan fyribils úrslitini tað er nokk so nýtt men fyribils úrslitini er tað at prodevteturen er farin upp og faktiskt eru tey sum arbeiða niðursettu tíð fara upp í tí tá mann tytt í arbeiðsvikuna htí at tað kanska síggja tað soleiðis so at tað er meira realistiskt at koma í fulla tíð tá arbeiðsvikan er styttur hetta eiga vit læra av í føroyum og endamálið hsin uppskotinum er at fáa kjakið og fáa varpa ljós á hendan propimatikkin soleiðis at vit kunnu fáa tey fólkini sum ynskja at arbeiða meira tá vit hava tørvað á teimum at tað kunnu arbeiða meira fyri at eita grundlegjandi vælferðartænastur men eisini soleiðisat tey kunu fara upp í løn tí hasum fólkunum hava so lágað á inntøku at tað er trupult at liva av ikki minst sum sum hnn er einsamallur í húsarhaldinum og skal forsyrgja
eina barnafamilju takk fyri harr formaður ja takk so fari
justinvitakk fyri harra formaður eg skilji áalmindiliga væl at javnaðarflokkurin er farin næstan hálvtrýss prosent av veljaranum í teimum nýggjastu veljarakanningunum tí teir skjóta upp at stytta arbeiðsvikuna so fáa tær eina rúgvu av veðaldsfólkum og nú skjóta ter upp at leingi arbeiðsvikuna og fáa meiri tímar upp á og so fáa tær ein rúgva av veðaldsfólkum altso teir skjóta upp at øll skulu sleppa at gera akkurát tð at vilja nøkur skulu arbeiða á niðursetta tíð nøkur skulu arbeiða uppsetta tíð nær skulu fáa meiri løn burtur úr minni minni tíð og nørkpliva meiri produktiv minni tey arbeiða altso hetta er fantastiskt hetta her er eitt samfelag sum ja sum eg haldi tey flest kunnu gleða seg til tá hendan samgongan hevur sagt farvæl
tað má eg siga takk fyri at komið
sóra akseliuhannesen ja er samdur biljus stinussen í tí at føroyingar stúru gleðastur til at hendan samgongan sænt farvæl har er samdur men hetta hongur væl saman biljus stinussen á stytta arbeiðsvikuna er veruliga neyðugt vit hava longstu arbeiðsviku í norðarlondum og tað hava vit havt í eftir hondini meira enn tretivu ár og fyri at fáa familjulív og arbeiðstøður hanga saman so er neyðugt at stta arbeiðsvikuna men tað sum tosar um hesum førinum tað eru ikki fólk sum ynskja arbeiðniðurseta tíð lat tey arbeiðniðurseta tíð teir skulu virða men tað eru fólk sum arbeiðniðurseta tíð sum ynskja at fara upp í tíð tey ynskja at fara upp í tíð men steppa ikki upp í tíð og tað er serliga hjá tey almenna samstundis sum kjarnu vælferð manglar arbeiðsmeg manglar starvsfólk fyri at geva geva heilt vanligu fólkum vanligu fólkum fólkum sum tørvar hjálp frá tí almenna hjálp tí vit hava ikki starvsfólkin so sjálvandi ein mann loysar tann trupullefólkum tykkin so fólk vilja fara upp í tí latið fara upp í tí og so fær eisini eitt javnari samfelag so eisini at hesi her fáa eina lønarhækkan sum tey alvorliga
hava tørv á
jóhannes joensen takk yhara formaður ja aksel johannesen lýsti øgiliga væl hvussu tav hvat fyri støð vit hava ti hetta málið her og hvussu hvussu vit síggia tá málið er ein ein partur av av eini heild hvussu vit fáa ment okkara vælferðarsamfelag eg hugsi tá mann snakkar um at stytta skúladag dagstovnardag og á arbeiðs dag so var tað eisini tí at mann vil geva familjuni møguleika at vera meir saman harhar vit fáa kvalitet í í okkara lív tí lívið er ikki bara at arbeiða tað er eisini at liva og hava tað gott so hetta er ein partur av tí eisini at fólk mugu sleppa at arbeiða tað sum tey ynskja í fullari tíð men at tann fulla tíðin ikki er fjøruti tímar men heldur
í tímin ella lægri takk fyri
aksl joansen ja tð tað er tað undarliga við tí at tá mann styttir á arbeiðsvikuna sum koma trú ókey nú arbeiði øll minni og sjálvandi tey sum arbeiða fulla fulla tíð tey arbeiða minni tá man stiti í arbeiðsvikuna men royndir bæði tað tá tá frágreiðinginsum kom frá frá fakfelagssamstarvinum seinasta heyst vístu tað at nógv fólk v arbit niðursetta tí at tey fóru upp í tíð tá mann syti arbeiðsvikuna og tað vísa at nýggjast royndirar í íslandi eisini innan fyri umsorganarøkið innan fyri kjarnnu vælferð at tað t stytta arbeiðsvikuna so fóru tey sum arbeitt niðurseta tíð faktiskt upp í tí tí tað gjørdist meira soleiðs so realistiskt um tað er sálarliga ella hvat er tað veit ikki men tað tað vísa úrslitini so tað tað hevur tað við sær at at tey sum arbeiða nógv tey sum arbeiðar fulla tíð at tey fáa betri samanhang ímillum arbeiðslív og familjulív men tey sum arbeiða niðursøtlatíð og kanska ynskja atfaraeitt sindur upp ella síggja tað sum ettmøguleika va itsindur upp at tey faktikt fara upp tá mann stytir arbeiðsvikuna øhtað ljóðar ikki so logiskt men soleiðis vísa
úrslit aðrastans kránni ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskifti er enda og hetta málið verður beint í rættarnevndina til víðari viðgerð og vit eru so komin til tað seinasta punktið á skránni sum er framløga og tað er eitt mál at leggja fram tað er eitt uppskot til samtyktar um at gera broytingar í dagpeningaskipanini sum verður lagt fram og tað er uppskotsetararnir er eru tingbólkurin hjá javnaðarflokkinum aksel johannesen ingilín strøm bjarni hammer hennrik old djóni nols joense johannes joensen og eykum samuelse tað kemur so á skrá á einum seinni fundi so eru ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur í morgin annan februar kynlilsmessudag og skráin er munnligir fyrispurningar fyrst og síðani fyrsta viðgerð av løgtinsmáli nummar tveyoghálvtrýss tað er uppskot til eykajáttanarløgslóg fyri januar tvey túsund og tveyogtjúgu framløgur oystir á skránni hesin tingfundurin byrjar klokkan ellivu í morgin annaða veburar so er hesin fundur lokin